so er tingfundur settur vit fara til dagsskránna í dag ellivunda mars og vit fara at viðgera trý mál undir einum tað er løgtingsmál nummar hundrað og níggju uppskot til ríkislógartilmæli um at seta gildi fyri føroya annorning miðkrafttretivin forferurini á forskeljiu lóg um endring av lóg um auteurisation og sunnhispersonur og um sunnhetsfaklig virksemet sum stendur ymiskt annað í parantes eisini og so er tað fyrsta viðgerð av løgsmánn nummar hundrað og tíggju uppskot til ríkislógartilmælin setir gildi fyri føroya annorning íkrafttretiv forferðina á forskelliga lóg um endring av lóg um vitinskaps etisk behandling av sunnhestikaligum fortinsprosjekti og løgtismálnuma hundrað og ellivu uppskot til ríkislógarfilmað at set gildi fyri føroyar annorgningu íkraftirin og forskelliga lóg um endring av sunnhes lógin og hesi málini verða viðgjørd undir einum og vit skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokksin erla unir rasmussen fyri javnaðarflokkin djóni nolsø joensen fyri sambandsflokkin rósu samuensen fyri tjóðveldi siri stenberg fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn eir tað ruttvang fyrst fær uni rasmussen
orðið ger so vælja takk fyri ja nú skulu vit viðgera hesi trý ríkislógartilmælini nummar hundrað og níggju hundrað og tíggju hundrað og ellivu og og hetta blívur sjálvandi orsakað av hatta er danskar lógir sum sum vit vilja hava broytingar í og tí verður tað gjørt uppá hendan mátan og hetta er ikki stórar broytingar tar lógirnar eru stórar men men broytingarnar eru ikki so ógvusligar í hesum her tað fyrsta tað er hetta her um audurisatión og har eru nøkur ting í har sum skulu broytast onkur útbúgving verður góðkend og onkur viðgerð hjá kerepraktorum verða eisini góðkend og so ver tað okkurt við ambulantsu fólki so har eru nøkur sovorðn ting sum skulu tilpassast so sum sum eg ikki havi so nógv forstanda uppá men eg gangi út frá at athat tað er ting sum eru í lagi og so taðn næsta nummar hundrað og tíggju har blívur tað tað hjá hjá pasjentum ella møguleikarnir hjá teimum at at taka avgerðir og og onkur sovorðin ting sum skulu broytast til dømis skulu tey hava møguleika at at taka avgerð í um tey vilja hava viðgerð at mann kann taka ug bestemma seg meðan mann stadvekk er frískur um mann vil taka ímóti viðgerð vis mann kemur út fyri onkrum sum sum ger at mann ikki er førur fyri at taka avgerðina tá til leingjandi viðgerð tað er so ein partur av tí eisini har og so í nummar hundrað og ellivu har er tað meir í sambandi við gransking at áðrenn ein gransking fær góðkenning at fara í gongd so skal tað eisini vera møguleiki hjá fólki at sum luttaka í granskingini at vera meir við í tí og fáa meira at vita um hvat granskingin gongur út uppá og og hvat alt hetta ymiska inniheldur tá ið tey fara í holt við hesa granskingina so tað er eisini meir fyri at tey sum eru við í granskingini skulu føla seg eisini at vera meir við og og vita hvat er tey ganga inn til so tað eru faktiskt tey tingini sum hesar broytingarnar ganga út uppá so eg havi faktikt ikki meira at siga um hetta nú men tað skal so fáa eina viðgerð í trivnaðarnevndini so
takk fyri ja takk fyri so verður tann næsti framsurmaður og tað er
ja nú hevur formaðurin í trivnaðarnevndini gjøgnumgingið esi ríkisógartilmælini eitt sindur ið stuttum og tað er soleiðis at her eru trý og tey verða viðgjørd undir einum sum uni rasmusen eisin nevndi so er tað at a draga tað seg um autorisatiónslógina kommitlógina og sunnuheitslógina sum teir verður tosað

har er tað tey sum endamálið við uppskotinum ella fyri øllum er at dagføra kongari fyriskipanina soleiðis at hon samsvarar við donskum lógávum á økinum og í tí fyrsta sum hevur við autovisatiónslógina a gera so verða nakrir fakbólkar nevndir í har sum tað kemur at ávirka og har millum kær praktur virsøki hjá teimum verður broytt og tannlæknar kunnu gera opperativu inntriv ambulantsviðgerðar við serligum førleikum paramedisinarar teir kunnu fáa auterisatión h og so er tað nakað við formasótum á apotekum og eitt sum verðurnevnt eisini sum er nok soáhgavert tað er at sjúrahúslæknar kunnu fremja læknaliga rúsevnisviðgerð av persónum sum er innlagdur á sjúkrahús tað hevur sum eg havi skilt á lagnum eisini verið men nú er tað líkasum í lógini blivuð staðfest og og tað er eisini eitt týdningarmikið at nevna haldi eg í hesum her høpunum her í mun til tað fyrsta uppskotið so og tað er galdandi fyri av teimum trimum so so er tað eitt av teimum sum hevur nakrar fíggjarligar avleiðingar sum tað verður nevnt av uppskotunum og men hetta fyrsta hevur ikki tær stóru fíggjarligu avleiðingarnar men undir punkt tvey tíggju har sum tað hevur verivð so kunnu hesar broytingarr í konglifyriskipan innihaldi revsuásetingar so tað er eisini at hava viktig at hava við í mentu te im man tosar um hettar at tað er nakað við at tá i mann hevur autosatión so er tað fylgja eisini nakrar tann ábyrgdin við

í mun til tað seinna uppskotið sum hevur við kommið teglógina at gera og sum uni rasmusen eisini nevndi sum hevur við sum tryggja rættindini hjá hjá sjúklingum betri og tað er tað er gott so er tað vert at nevna at

at tá er tað nakað við at nærmastu avvarandi ella verjið kann samtykkja til luttøku í heilsuvísindaligari granskingarverkætlan í førum har granskingarluttaka ikki er førur fyri at samtykkja sum verður eisini nevnt nakað um at ung ið eru fylt fimtannar skulu geva samtykki saman við foreldramyndugleikan at luttaka í heilsuvísindarligar granskingarverkætlan so hetta her eru og so verður nevnt ein røð av øðrum tingum eisini sum ger tað at mann fær eina kenslu av teiman lesur eftir og kannar hetta her at tað er til tað betra fyri sjúklingin hetta her seinni hevur eisini nakað við við viðhvatmar perónlýsingar at gera og tað verður viðgjørt væl í í hesum her lógartekstinum og bæði javni og megd sum eru hoyringspartar tey taka undir og við hesum uppskotunum og mæla ella og siga millum annað attað betrar um trygdina hjá sjúklinginum men men javni nevnir eisini at tað gevur heilsumyndugleikunum eisini víttfevndar heimildir meir enn enn tað hevur verið so tað er eisini vert at hava ið menta teimum viðgera hefta her eisini víðari í í trivnaðarnevndini og akkurt í mun til tað seinna ella tað sum hevurvir komin til lógina at gera so í mun til tað fyrsta so hevur tað eina tær avleiðingarnar kann mann siga undir ta tað sum hevur lógartekstina at gera at mann metir

hesar verkætlanirnar og av tí so fer nevndin kanska at fáa størri arbeiðsbyrðu ella tað var ikki nógv men men mælt verður til at tað verður ein faklig skrivari settur í í hálva tíð at hjálpa nevndini við at avgreiða mál og tí verður tað mett til eina meir útreiðslu upp á trý hundra og álvtrýss túsund krónur og við øðrum útreiðslum eisini so samanumtikið kann mann siga tað at teir fíggjaróleiðingarnar verða mettar umleið fýra hundrað túsund og tað verður so víðari nevnt ati hetta betrar um rættartrygdina tað síðsta í ríkislógartilmæli í hesum umfari tað er sunnlaiðislógin og hari tað sum hevur við eisini sum hevur við lkasmsen siga sjúklingaviðgerð ella tað at gera har verða rættartrygdin har tað er nakað við samandrát í núskipanini har stendur at tað er ásetingar um innheintan og víðari latandi av heilsuupplýsingum og betraðar ásetingar um rættarlæknaligt lík sín og obduktión

og so verða tað nøkur nøkur ting sum eisini mannagongdir sumverða gjørdar einklari í mun til er ein røð av av øðrum tingum sum mann ikki nær at koma inn á men men eitt týdningarmikið á síðu tólv í hesum lógaruppskotinum tað er ati ein nokk stór broyting tað er mann fer frá

lívstestamenti sum er ásett lógini til nakað sum kallast viðgerðartestament og skipanin við lívstestamentum fór úr gildi fyrsta januar tvey túsun og nítjan og sjúklingar kunnu tí ikki longur skráseta eitt lívstestamenti munurin á viðgerðartestamenti og lívstestamenti er at eitt lívstestamenti bert er vegleiðandi fyri heilsustarvsfólk meðan eit viðgerðartestamenti er løgfrøðiliga bindandi og víðari verður sagt at við einum viðgerðartestamenti kann sjúklingurin tryggja sær at læknarnir fylgja ynskjunum hjá sjúklinginum viðgerð um sjúklingurin ein dag ikki sjálvur er førur fyri at siga frá og so er tað nakað við at í einum viðgeratestamenti so kann ein til dømis frávelja lívsleingjandi viðgerð herundir uppaftur veking eftir hjartastupp og hetta bert í ávísum førum sum til dømis vár sjúklingurin liggur fyri dayganum og viðgerðin bert kann leingja lív men ikki viðføra sjúklingurin fær tað betri ella pínan verður og í einum viðgera testamentin kann sjúklingurin eisini frávelja nýtslu av tingsli um hann ikki longur er førur fyri at taka sær av sær sjálvum til dømis um sjúklinguin er vorðin dementur eisini er møgulit at taka avgerð um at avvarandi skulu hava síðsta orð at siga í mun til eina avgerð um fáav viðgerð og haldi heta her hesin parturin ið er nokk so áhugaverdur og tí vildi eg mælttrivnaðarnevndini til kanska eisinihav tikið etiska ráðið við í í hetta hetta kjakið tí at hetta eisir nakrar spurningar haldi eg eisini sum eisini hava verið frammi í í danmark tá ið hendan lógin verður viðgjørd niðri og í tí sambandinum kann mann siga at í hoyringsskrivunum frá megd so mæla tey til at nettup tað sum eg nevndi áðrenn í at avvarandi skulu hava síðsta orð at siga í eini avgerð um frávela viðgerð at megn mælir til at nágreina hvør avvarandi tað skal vera so tað blívur meira greitt fyri ja fyri øllum hvør akkurát tað er ikki so broytt og tíbetur so hevur og tað er gott at heilsumálaráðið tekur viðmerkingar hjá meg til eftirtektar og tað er týdningarmikið at staðfesta at tað verður so kanska í kunngerð ella hvussu tað verður sagt at tað verður nágreinað hvør líkasum av teimum avvarandi tað er sum so alt eg alt samanumtikið so haldi eg hetta her eru góðar broytingar sum verða gjørdar og til tað betra og fyri eisini fyri fyri trygdina hjá hjá sjúklinginum og at tað verður meira gjøgnumskúkt tað fær mann eina kenslu av teimum at lesur ettar og og tí fara javnðarflokkin at viðgera tað jaligt í í
nenanevn takk fyri harra formaður ja takk næstur ati røða verður rósa samalsen fyri sambandsfloki ger so væl
sum sagt so eru tað trý broytingar í trimum ríkislógartilmælum broytingin í atratiónslógini á sunnaslógini og kommoterlógini tað er soleiðis tað at heilsuverkið er heilsumál er ikki yvirtøkuøki og tí er tað so ein samstarvsnevnd sum situr og viðgerð og fylgir við hvat hvat broytingar verða gjørdar í danmark sum mann so eisini hyggur eftir hvat kannhvat man kal taka við í føroyum og ikki minst hvussumnn kann broyta um tað ber til at broyta tað soleiðis tað verður tikur hjatdr fyri tey føroysku

tað er niðri í tað er sunnaðis misterii sum sum ger uppskotið mentað er heilsumálaráðið hjá okkum sum so tilevnar til føroysku viðurskiftini og tað verður so góðkent aftaná tað

í føroyum sum vanlig vanlig tingmál verð at viðgjørd til so til síðst fáa fáa endaliga staðfesti niðri í danmark sum sagt sor onnur sagt eisini tað sum er í hesum her broytingunum tað er ásetingar um virchøchácepraktor og estropetun tannlæknar kunnu gera meira oggera meira skurðviðgerði og so er tað eisini ásetingar um allantsaviðgerðar teir sum koyra ambulansirnar ella teir sum viðgjørdu á blansinum tæir nú eisini kunnu fáa eina auteratión og tað er einki ivast í at tað er rættiligan kærkomið tí tað er teir sum í oftani á kudlstøðum sum koma og hava øgiligan stóran týdning tá ið telin er um at fyribyrgja so er tað eisini viðgerða farma cótar sum er starvssettur inni á primergeirarn í apotekinum sum eisini fáa afteratión og so er eisini eitt sum stendur her at tað er áseting um forboð til konsteratión av kunnstaðari hymet av av jomfruhindini og tað er kanska eitt sindur løgið at mannsetir tað sum forboð menmann kann siga tað at tað er bæði kanska upp á grunda av religiøsum støðum at tað kemur fyri at tað verður biðið um at fáa eina sovorðna skurðviðgerð ela a ha kalla tað písetan men í veruleiganum kann tað eisini vera at at forða fyri at tað verður eyðsýnt at kanska eitt barn er kyni i at misbrúkt at mann skalseta ljomfrá hindina upp aftur soleiðis tað at tað ikki er sjónligt hvat er hvat er hent íð barninum so at kanska tað ljóðar kanstka esa sinir løgið eit sfra forboð við sætt men tað r inki ivast í at tað er neyðugt og serliga sum kvinna haldið hin er rætt tá mann setir orð á ás tingini ein onnur áseting er eisini t um krøv til nálaakkopunktur viðgerð og eisini einverður tað so staðfest eisini at atsjúkrahúslæknar kunna fremja rúsviðgerð at persónur sum er innlagdur á sjúkrahúsinum tað er soleiðis at ta ikki vanligt sum hava rúsdrekka misnýtslu blíva avrúsaði á einum landssjúkrahúsi tað er tann uppgávan sum kanska í meskta í føroyum verður gjørd á viðgerðastøðunum men í fleiri førum er tað soleiðis har tað er kompliseraði viðurskiftir har sum fólk hava sjúkur og eru noydd at verða verða viðgerð á einum á einum sjúkrahúsi at tað er neyðugt at við einari rúsevna viðgerð eisini o tað er so sligið fast her beint nú sjálvt um teir hava kunnað gjørt tað so eru tað meirisligið fast nú í einari greiðar áseting og so er tað eisini ein áseting um hoyritólaviðgerð og tá ið so koma til broyting í sunnuslógini so er ta eisini ein partur av okkara viðgerðartrygd at tað er neyðugt at vit fylgja upp upp á øllum teimum tingunum sum henda í í sunnaslógini og tað er til eina kerð á tíð er neyðugt at vit eru vit eru á jøvnum føti við okara grannalond ikki minst tað vit fylgja væl við og upptater á okkara lóg og tað r tað sum mett er rættiliga týdningarmikið í sambandi við ta viðgerðartrygdina sum vit skulu sum vit arbeiða við fáa sett í gildi í føroyum tað sum broytingarnir kum eru sum í hesum her ásetingini er áseginin um innheintan av víðari latan av heilsuupplýsingum hansær svara greiðar heimildir hvør hvussu hvør kann hvør kann veita upplýsingar til hvønn og eisini um betraðar ásetingar um ættarlæknarliga til rættarlæknalind líksýn atuppsión so er tað eisini betura um ásetingar um samtykki til viðgerða børnum ungum soleiðis at viðgerðirnar verðar gjørdar ella tað verður viðgjørtmeira smidligt enda hvat teð hvr g gjørt higartil eh og so er tað talan um um um um um eftirsýn eisini eftirlin etirlit orsaka ahasa málið vil ikki ræðlig væl í í dag men tað er so tað og eisini til um áhjá hjá sjúklinginum um at taka at taka sjálvir at kuna avgerði um tær skulu viðgerast ela ikki kemur tú út fyri eina alvórliga hending ogs skalt tú gjøgnum eina eina píniliga viðgerð sum kanska bara linnar í eina tíð og kanska ikki er nakað endamál við henni so kann kann peskenturin sjálvur gera av um hann vil hava um hann vil hava viðgerðin ella ikki og tað e ikki taðsumhann tosar um aktiv deyshjálp tað ikki har vit eru á nakra pvønsan máta men at sjúklingurin sjálvur kann gera av at nokta at taka eina viðgerð

gransking so veru tað eisini meira neyvnt gjørtú ásetingar ásetingar um tá ið tað kemur til tiltil granskingar verkætlanir tá til dømis tað kemur til heila daða so skuldi endamál tað tað skal ver eitt endamál og ta skal eisini æarat loyvi til verða gevat loyvi og tá mansn tosar um tá ið tey sum eru millum fimtan h og seytjan ára gomul so skulu tey eisini kunna geva loyvi tá ið tey eru msusig koma í ina støðu altso tá tað er frísk og einki er hent men tá tað koma í eina støðu tanska tendura ætlanir at hava givið loyvi til at kunna brúka teir organir einki ivast í at hetta er eitt t tiltrongt og gottella góðlgarásetingar sum verða gjørdar og tær hoyringarnar sum hava verið inni har verða nakrar viðmerkingar verða gjørdar og tær flestu allar eru tiknar til eftirtektar serligan er ein áseting sum kommunulæknafelagið kanska ikki var so glað fyri men tað er so rættað inn og linkað soleiðis tað at veruleikanum er tar flestu allir partarnar eru samdir í tái broytingara skulu gerast triðna nevndin fer atviðgera málið við vælvild og eg rokni við hettar eitt uppskot sum verðr áhurvert at hava nakrar hoyringar inn yvir men eg vænti ikki httað verður nakað eitt mál sum skal liggja leing

ja takk so ei viðmerking tað er edvar jacobsen ger so væl takk fyri harra formaður nú er tað málið viðgjørd á einum og har eru so sigur mann kanska smávegis broytingar men men allíkavæl so haldi eg sera týdningarmikið at mann fylgir upp upp á tey tilmænnumsum liggja og far tað ígjøgnumført hjá okkum tí tað kunnu vera rættiligar broytingar betýða nógv fyri borgarar sum eru í í ymiskum støðum tí at vit skulu samanl vil vilja gjarna vera á evnum føti við viðlondunum um okkum og tað at mann er tí er glað fyri at landsstýrismaðurin kemur við hesum og líkasum uppraðfestir og farið at sjúrðurført tær skipanirnar sum sum ikki hava verið galdandi í føroyum men sum eru innan fyri sjúkrahúsverkið at vit blívan partur av tí vað heldur rósa samelsa um tað tí tað tað kann gott vera eisini at mann faktiskt ikki er nakað serlig við tað og so liggja teir bara bíða so tað er og so leingini teir bíða so verða tær ikki til gagn fyri tey sum sum skulu brúka

ja takk gerst vælastur samu hvør senn tú einki ivast í at tað er rættiliga týdningarmikið at fylgja upp upp á tær lógar ásetingarsøgu sum vóru gjørdar innan fyri heilsuøkið hjá okkum og nú at hoyra vit ella heilsuøkið er so danskt málsøki og tað er talan um viðgerðardrygd og tað er sjálvsavgerðarættur tí gjøgnumskygni og tað er øgiliga neyðugt at vit fylgja upp øll tær tingini tí at vit skulu vera á hædd við okkara grannalondum og ongantíð betur um at tær broytingar vóru gjørdar líka so skjótt broytingar vórðu gjørdar niðri so skulu tær eisini vera gjørdar og viðgjørdar í føroyum líka so skjótt sum so vit øll
føroya ja takk so er næstu røða sigur streymberg fyri tjóðvellið ger so væl
takk fyri harra formaður tað er landsstýrismaðurin sum hevur lagt tríggjar dagføraingar av heilsulóggávuni fyri tingið tað eru trý ríkislógartilmælur nummar hundrað og níggju hundrað og níggju og sjálvandi etað soleiðis at broytingar henda alla tíðina innan fyri hetta her øki tað flyta seg skjótt og tí má mann alli tíðina hava dagføringar av heilsulóggávuni tað er eitt nokk so tungt system allíkavæl tá ið mann skal hava ríkislógartilmælur tað skal altso fyrst er tað soleiðis at tað eru broytingar sum eru framdar á fólkatingi og so skal landsstýrið taka støðu til um mann ynskir at seta broytingarnar í verk í føroyum og hvørjar av teimum og so fer tað fer tann fráboðanin niður aftur og so at eta eitt samskifti ímillum londini áðren mann kemur har til h og tá ið mann so hevur fingið tað samtykt her so betíðir tað ofta at mann aftur skal til at lýsa ymiskar kunngerðir so tað eru nokk so drúgv prosess at fáa broytti heilsulóggávurnar og so er tað tað afturat at at á onkrum av hasum her økinum hava okur føroyska lóggávu og at onkrum hava okur danskað og tí blívur tað kanska upp aftur meira flukt fyri fólk at gjøgnumskoða tí havi eg altíð hildið at tað e nokk so gott tað visti tíð til tað at mann at mann ger seg kanska tað at mann kann kanska bjóða nevndunum til at fáa lagt tað fram ella eitt annað fyri at mann betri bara skilir tað tað var bara kundi verið enn ein góður máti men tað hetta eru eru trý uppskot tað fyrsta uppskotið hundrað og níggju tað snýr seg um broytingar í auterissatiónslógini og virkisøkinum hjá heilsustarvsfólkum og yvirskipað haldi eg mann kann siga ati tað er øgiliga gott at mann hevur eina skipan har mann hevur fólk sum eru auteeriseraði tað bitíður tað tey arbeiða undir ábyrgd og at tay eru undir eftirliti og at vistu tey ikki halda seg innan fyri teir reglar sum eru so kundi antil fáa eina átalu ella missa pappírini ella eitt annað og tað er altíð til frama fyri sjúklingartrygdina so tað er gott at at hava auteuriseraði starvsfólk absolutt í hesum uppskotinum har broytir mann nakað við keripraktin keriprakturin teirra virkisøki mann fær ein nýggjan bólk oppý sum eitur asteopatar sum kunna fáa auterissatión tað eru fólk sum viðgera liðug musklar og sovíðari eg dugi t at síggja tað at tað er ikki ein formaliserað útbúgving til hetta her økið í ídanmark men í øðrum londum og tað er ikki enn ein viðgerð mann kann fáa tilskot til men kanska er tað nakað sum kemur akkurát sumi keropraktur var nakað sum sum eisini kom fyri nøkrum árum síðani so er broytingar í tannlækna virkisøkinum er eisini nakað við at ambulansaviðgerðar og paramedsinnarar eisini fáa auterisatión tað haldi er gott okur hava ambulantsa fólk í føroyum sum hava fingiðe nøkur skeið gjøgnum tey síðstu árini eru blivin uppgraderaðir men tey hava sjálvi eisini víst á at tey mangla kanska at fáa nøkur skeið afturat og í tí sjúkrusætlanin sum bleiv gjørd fyri nøkrum árum síðan har er eisini ett tilmæli um at mann eisini uppgraderar ambulantsa fólkini aðhaldi er neyðugt tí taðer tey fyrstu superj úti so tað haldi eg er oriliga gott vistimann kann taka og arbeiða víðari við tí formasótar har snakkar mann um viðgerðar famasótar altso ikki fornarsótar sum bara framleiða og selja medisin men sum eisini kunna viðgera tsum kunna fór nýggjar deseptir kunna koppseta og so víðari aðrastaðni og ta kjakið skal mann eisini tora at taka her um ikki formasótarnar í føroyum kundi loyst nakrar uppgávur og tora at fara inn á hett her við at uppgávur eisini mugu kunna glíða ímillum fakbólkar tí hetta ru eisini autooriseraða fólk sum hava eina vitan ø og so er tað nakað við akpontur og sjúkrahúslæknar og hoyri tól og sovíðari heta eru alt tekniskar fakligar broytingar og eg havi sjálvandi álit á heilsumyndugleikunum tá i tað y siga at a hetta er í lagi tí heta heur verið í gjøgnum tað er hoyringar sum tað skal og tað eru tiknar til eftirtektrtar h og so er tað uppskot nummar hundrað og tíggju sum snýr seg um vísindaetiska viðgerð og heilsuvísindagransking tað tá blívur tað lísindi meira flukt tí tá okur eisini nokks nógva føroyska lóggávu á økinum í mun til tað donsku tað er sjálvandi nokk at taka hæddfyri so sjúklingar og fólk eru vard tá ið tað kemur til gransking tað snýr seg um persónsupplýsingar tað snýr seg um biologiskt tilfar hvussu tað verður goymt hvat tað verður brúkt til og hvør hevur atgongd til hvat hvat fólk skulu játta og hvørji loyvi skula vera tøk til gransking og sovíðari og har hava okur góða sterka lóggávu í føroyum sum tryggja persentarnar ella fólki samstundis sum tað sjálvandi eisini skal bera til at granska so tað er akkur som hvussu finnur mann ta javnvágina tí sjálvandi er tað tað sum eisini flytir okum fram at tað ber til at granska og okur hava so tað føroysku íløgulógina og okur hava eisini okra egnu vísindasiðsemisnevnd og her eru so ásetingar um hvussu heilsuvísindavísindaliga gransingar vergætlanin verða góðkendar ígjøgnum ta føroysku nevndina og eisini ásetingar um rættindini hjá teimum sum skula luttaka í gransking og tað eru ásetingar um samtykki og annað og so er tað eisini nakað við at ung sum eru fylt fimtan eisini kunna geva samtykki saman við foreldramyndugleikanum altso úpløst ikki at vera átjan nú men tú kansn vera fimtan visti tú kann geva samtykki saman við foreldramyndugleikanum og eisini at nærmasti avvarandi kann geva samtykki í nøkrum førum har viðkomandi kanska ikki førur fyri tí og so er tað eisini ásetingar um hvørja upplýsingar kunnu innheintast hvussutær verða brúktir og goymdir og hvør hevur rætt til teir og hvussu mann viðger gjekni hjá granskarum hvussu mann kann fáa endurgjald við shenda mistøk í einar granskingari vergætlan hvussu tú kann brúka genomupplýsingar og ein alt millimalijør so eg vil siga at næstan hvørt av hvør av hesun her hvør linju av hesum her hevði verið eina heila viðgerð verd so nógv eru faktiskt í hesum uppskotinum og tað er eingin ivi um tað at tá tað kemur til gransking og ganggransking og persónsupplýsingar so er tað tað nýggja gullið og okur síggja at í sambandi við koppsetingina sum fer fram nú so er tað lond sum hava viljað fingið sær framíhjárættindir til koppseting við at lata data til heilsugransking so tað er eingin ivi um tað at tað hevur stórt virði og tað sulgu sjálvandi passa uppá og verja okra borgarar sum tað kann blíva brúkt her her hava eisini verið gjørdar hoyringar og so gott sum altíð tikið til eftirtektar og tillaga til føroysk viðurskiftir so tann síðsta broytingin í sulógini hon bleiv eisini dagførd í átjan tað snýr seg um hvussu man innhaintar og kann víðari geva sjúklingaupplýsingar her eru eisini nakrar ásetingar um rættar læknarligan líkskorð og opduktión og tá vendir mann altíð aftur til hetaher problemið sum ofta verið í føroyum við at tað verið so trupult at fáa patolog eg vet ikkihvussu støðan er nú men tað hevur ofta verið øiliga trupult hjá okum hevur tað ikki verið problemið at hava lóggávan í ordan problemið at hava nokk av teimum fólkunum sum skulu útføra til praksis og tí hava okur kanska eitt lógarverk sum er fult á sjúrð men praksis er ikki altíð á sjúrði og so eru tað mannagongdir um samtykki tá ið tað snýr seg um at viðgera børn og ung og so eru tað komin eisini ein áseting um hvussu mann e kann føra eitt tað sum eitur risikopa sera til sín altso tað er tað vága grundaða eftirlitið sum landslæknin skal føra har vóru tað nokk sonógvar sakjir í danmark fyri stuttari tíð síðan har mann metti at tað bleiv ein nokk so stórur jakstran á fólk sum høvdu gjørt vóru komin til at gera ein feil í heilsuverkinum í mann kann siga í besta meining í í viðgerðini ogm mann var nervøsur um tað vistimann hevði for strangt eftirlit ella vtað bleiv for strongd jakstrans fóru fólk iki at tor at arbeiða men tær gin ta lógina hevur mann broytt niðri aftur og okur valdu so at bíða tá og nú dagførir mann sso til tað tær broytingar sum eru gjørdar sog tað haldi eg var gott at okur gjørdi tí at tað skal heldur ikki vera soleiðis at fólk ikki tor at arbeiða men sjálvandi skal tað eisini vera soleiðis at tað er eitt ordiligt eftirlit ø eg haldi tá ið tað kemur tilhetta her við eftirlit við heilsustarvsfólkum og eftirlit við stovnum tá hava okur eina stóra uppgávu at røkja sum kundu verið nógv nógv sterkari enn hon er í dag t hvat eftirlit er til dømis við stovnum sum veit á rúsviðgerð til dømis hvat ftirlit er úti í eldraøkinum hvat eftirlit er á íí sjúkrahúsverkinum og hvat eftirlit er úti í kommunulæknaøkinum og sovíðari alt lógarverkið er eisini í ordan men har er eitt sindur sami spurningur hvussu er hvussu fungera tað í praksis og so er eisini sett nakað inn um tú hevr rætt til at avvýsa viðgerð visti tú er ella habilur stendur tað tað er nokk so tað meina væl við at tú er førurt fyri ella at tú kann taka ábyrgd av tær sjálvum at tú er klárur isu mn kann siga tað so og so er tað eisini rætt til sjálvavgerðarætt yvir tína egna biologiska tilfari altso visti tú hevur latið blóðroyndir ella eitt annað til mikrockopering og so er nakað nýtt komið inn sum eitur at mann fær eina áseting um at mann kann fáa eitt viðgerðartestamenti altso at mann kann skriva um mann vil hava viðgerð ila ikki altso man kann eisini mannheva eisini rætt at frásiga særi viðgerð men fyrr hetta eitt lívstestamenti nú eitur tað eitt viðgerðartestamenti eg havi fylgt eitt sindur við debattini niðri har mann hevur havt nógv so nógv frammi um hetta her við fráetiska ráðnum eisini tí i mannheur arbeitt nógv viðgerðartrygd sum eisini er gott men sum eisini hevur eina baksíðu tí at tað verður víst á at mann faktisk næstan bara hevur trygd í fyri at fáa viðgerð altso mann her næstan mann evu ki umsorganartrygd altso mann hevur ikki trygd fyri at ein heldur í hondina tætdu doyr ella tú kanst ligja einsamallur ella eitt annað at mann manmann kann faktisk man er trygd fyri at blíva viðgjørdur í hel visk eg kann siga tað soleiðis uttan at tað skal blíva misforstaðið tí sjálvandi gangi eg eisini inn fyri at mann færa viðgerð men men mann skal bara vita at tað hevur eisini eina eina eina aðra síðu at mann eisini kann koma til at viðgera meira enn neyðugt men her hevur mann so eisini rætt
til at frásiga sær viðgerð og so vóru tað nøkur ting afturat men nú er tíðin farin takk fyri so er tað næsta røða tað verður steffan klein poulsen fyri miðflokkinum ger so væl
ahara formaður av vit viðgera trýríkislógartilmæli viðvíkjandi sjúkraverkinum hjá okkum og e lati meg siga beinanvegin harra formaðu hettaer ikki mín kompetansa og tí krøkimið fyri enin stóran part í hoyringsskrivini sum eru í til hesi trý ríkislógartilmælini og her eru soleiðis yvir orðnar nógvar smáar og tekniskar broytingar men hetta tað so skal til lógarmál nummar hundrað og níggju tað snýr seg um autoauterisatión og tað er soleiðis at henda visu mann er fevndur av hesari lógini so so fær mann rætt til at brúka ávísar titlar og her er so ymiskar broytingar hjá kopraktorum tannlæknum og tannlæknarnir teir fáa eitt sindur víðari heimild og og annars eru ymiskar justeringar har og og visu manhyggur eftir hoyringsskrivinum so eru tað heilt heilt fáar viðmerkingar av sær kanska tvær linjur sum verða broyttar so har eru ikki nógv kritiskt í í hasum uppskotunum og øllu førum ikki út frá hoyringsskrivinum og tann næsta lógarmálið nummar hundrað og tíggju tað snýr seg um um gransking innan heilsu ogh eg tími so illa at taka afturí aftur alt tí at eg haldi undanfarni røðara hava greitt væl frá teimum broytingum sum eru her millum men millum annað er tað at ung ið er fylt fimtan ár tey fáa ella tey skulu gevast samtykki við foreldramyndugleikanum til at luttaka í heilsuvísindarligar granskingarverkætlan og har eru nógvar slíkartillagingar sum gera tað lættari hjá granskaranum ella makrita kanska banan eitt sindur greiðar út og mann gevur eisini luttakaranum nøkur rættindi og og vsu an hyggur eftir hoyringsskrivnum har so snýr tað seg mest um um heta her við datunvernd datueftirlitið vísir á at atso her hevur mann nakað við við hvat mær dátur at gera og og og tað fyllir bara meir og meir vit hava vit hava fyrikki so langari tíð síðani dagført datuverndarlógina og og alt alt verður skrásett og og tí er tað øgiliga viktigt at vit hava greiðar reglur á tí økinum og til seinast so er tað sunnhilslógin sum er lógarmál hundrað og ellivu og her eru aftur nógvar ymiskar broytingar millum annað hetta har viðgerðartestamenti sum sum gjóni nólso joensen eisivar inni á har mann mann hevur flutt seg frá tí sum bleiv kallað lívstestament yvir til ella flyt seg nú yvir til viðgerðartestamentið og og tað merkiraltso tað praktiski týdningurin av tí er at at lívslívstestamentið bert er vegleiðandi meðan viðgerðartestamentið er løgfrøðiliga bindandi so har fær sjúklingurin í øllum førum meira at siga so her eru nógvar broytingar harra formaður men tær tykjast øll fr teir flestu at venda rættan vegin og hetta er eitt øgiliga tekniskt øki í øllum førum fyri meg tí er tað ringt at ja at gjøgnumskoða allar broytingar og og til hetta síðsta lógaruppskotið so fara eisini smáar justeringar fram ígjøgnum hoyringsprosessuna so sum heild so so haldi eg at altso hoyringarnar eru øgiliga positivar og broytingarnar tykjast at verða til tað betra fyri sjúklingin og og krita banan eitt sindur greiðar upp fyri fyri sjúrahúsverkið og og sjúklingar
ja takk so er næstur at røða ruth vang verður framsókn ger so væl
takk fyri harra formaður ja vit hava til viðgerðar trý ymisk ríkislógartilmæli sum eru ymsar broytingar í sunnuheitslógina og tað er jú soleiðis at tað vanliga er at vit í føroyum fylgja teimum broytingum sum verða gjørdar í danmark og tað er hetta so eisini ein roynd upp á at gera tað er ikki so øgiliga nógv politiskt í hesum her uppskotinum hetta er ímyndi eg mær mál sum vit í áí stóran mun øll taka undir við tað handlar nokk so nógv um

altso viðgerðina innan fyri heilsuverkið at mann sum heild ynskir at gera tað betri og tryggari eitt nú er tað nakað við auturisatión at mann nú kann auteurisera tað sum vit í útlendskum máli kenna sum paramedisinarir ambulantsifólk sum faktiskt hava eina eina stóra uppgávu í mun til vanlukku viðgerð tað er oftani altavgerandi at at mann hevur fólk sum eru sjúkkaði til at loysa nakrar akuttar uppgávur í sambandi við eitt nú vanlukkur so víðkar mann eisini møguleikarnar hjá apotekarum at mann gevurella fólki á apotekinum heimildir til í ávísum førum at ordinera ella endurordinera heilivág sum longu eru ordineraður av einum lækna so handlar tað nokk so nógv um gransking rættartrygdina hjá sjúklinginum í sambandi við gransking sjálvsavgerðarrætt viðgerðartestamenti og so víðari tað sum kanska er nokk so ella tað sum tað mest eksotiska í hesum uppskotinum tað er tað at mann fer ati ella mann leggur upp til at mann forbjóðar rekonstruktión avm tað er ikki nakað sum vit vanliga viðgera her á løgtingsrøðara palli og eg haldi eisini at vit eg eg vil viðmæla at nevndin hyggur nærri upp á hetta her tað er sjálvandi ein praksis sum vit kenna mest frá muslimskum umhvørvi tað er jú soleiðis at í ávísum mentunarligum umhvørvi er tað ein ein stórur trupulleiki trupulleiki vissu kvinnan ikki er jomfrøð tá ið hon verður gift og tí er tað ein praksis at mann opirationelt kann fáa tað at síggja út sum mann er jomfrú hóast mann ikki er tað hetta er sjálvandi ein praksis sum eg trúgvi vit øll flest øll í føroyum taka frástøðu frá hetta hevur sín uppruna í einari mentan sum fyri okkum er er nokk so fremmant men eg eg fór á forvitni at hyggja at hvat ið etiska ráðið hevur sagt um hetta málið og har er tað nokk so áhugavert haldi eg at av sekstan limum í etiska ráðnum so er tað fimtan sum frámæla at mann forbjóðar hesum og tað er ein limur í etiska ráðnum sum er nokk so ivasom í hesum her so etiska ráðið heldur ikki at tað er eitt gott hugskot at forbjóða hesumsjálvandi heldur etiska ráðið eisini at tað er harmiligt at tað er brúk fyri hesum men mann má minnast til at hetta er hetta er sjálvandi nakað sum tað almenna heilsuverkið ikki skal bjóða men at at hetta er ein viðgerð sum vaksnar kvinnur undir serligum umstøðum kunnu velja at gera og mann meinar at tær negativu avleiðingarnar fyrr enn nakrar kvinnur at hetta er iki at hetta ikki er ein møguleiki er størri enn tað at mann forbjóðar hesum í danmark tá etiska ráðið ger nokk so nógv burturúr hesum her so eg vil viðmæla nevndini nú siti eg ikki sjálv í trivnaðarnevndini sum fara at viðgera hetta evni at at kanska taka tað við í viðgerðina sum etiska ráðið sigur um hetta málið eg gangi út frá eg havi ikki hoyrt um at hetta er eitt problem í føroyum ella heila tiki eitt ykkitú í føroyum so so so kanska

kanska eisini øgiliga aktuell í í mun til tað koronastøðu vit hava í dag og og har kundi eg kanska ynskt mær ella vit hava jal hvse sk veg siga h altso vit hava fyrihildið okkum til koronastøðuna í eptemilógini tí at hon verður viðgjørd sum ein eptemi sjálvandi men faktiskt eru vit við at fara yvir til at korona verur nakað vit skulu fyrihalda okkum til upp á sigt og tí kundi tað eisini verið áhugavert at viðgjørt tað meira yvirskipað hvussu fyri halda vit okkum til korona uppá sigt í okkara samfelag tað er nú ikki ein partur av hesum uppskotinum men eitt sum til dømis bekimra meg ella sum eg haldi vit treingja til at viðgera yvirskipað og vit høvdu tað frammi nú í fíggjarnevndini í sambandi við hetta uppskotið hjá okkum var til viðgerðar um at játta

vit vit brúka vit koma til óðansað koma vit til at brúka vaksinir sum eru neyð góðkendar tí at vit síggja heer ein hættislig sjúka og tí viga mann upp ímóti at mann kann góðtaka at tann vaksinan sum vit brúka er neyð góðkend tað vil siga hetta er ikki vaksina sum hevði verið góðkend undir vanligum umstøðum men tá ið mann nú flytir seg frá at brúka vaksinina til bara tey fólkini sum eru í álvarsligum vanda fyri at doyggja av korona til at brúka tað til ung fólk sum kanska út frá einum heilsu fakligum sjónarmiði slett ikki hava brúk fyri einari vaksinu tvørturímóti verður endamálið at brúka vaksinuna sum eittpass eitt nú til roskelefestival gfestival eg sakni eina yvirskipaða diskussión av tí at mann vaksinerar ung fólk við einari neyðgóðkendari vaksinu ung fólk sum í prinsippinum ikki hava brúk fyri einari vaksinu frá einum heilsufakligum sjónarmiði eg haldi virkuliga at vit hava brúk fyri tí diskussiónina áðrenn vit bara góðtaka ta mannagongdina tíverri er tað ikki ein partur av hesari viðgerðini
leggi afturat takk fyri ja takk so er tað landstýrsmaðurin í heilsumálum kali ogholm johannesen sum
takk fyri harra formaður og takk fyri øll framsøgufólkini tit hava nevnt upp til fleiri ferðir nú hvat hetta her snýr seg um reint yvir orðnað harra formaður so so snýr hetta seg um rættindi rættindi hjá okkara sjúklingum eisini rættindi hjá teimum sum arbeiða við okkara sjúklingum og sum arbeiða innan fyri ávísar fakbólkar og hetta snýr seg í botngrund um alt tað formaliga alt tað formella viðvíkjandi at hava eina góða viðgerðartrygd ikki uppá spit ikki upp á tretivu dagar ella hvat er men at tú hevur tað formtey formligu tingini í lagi tá ið tað kemur til eina viðgerðartrygd og eg haldi tað er tað er øgiliga neyðugt reint politiskt yvirorðnað harra formaður at tá ið vit eru vit eru deild eitt sindur uppmillum føroyar og danmark vit hava lógaruppskot sog hava vi ríkislógartilmæli at vit hava eina plykt til eisini sjálvandi at at sjurðføra hesi ríkislógaræli ríkislógartilmælini loypandi soleiðis at øll rættindi altíð eru optu deyt og tað r verðið tað er verur nevnt øgiligani nógv ymisk ting hetta her við við hvussu skuli mann ger við hesun her testamentunum sjálvur um tú sjálvur kann ráða fyri visti tú kemur út fyri eini ell øðru vanlukku ella visti tú skalt hava lívsforleingjandi heilivág at tú sjálvur kansnt siga hvat tú ynskir og eisini sjálvur kansn steðga vis tað er forpínufult og forleingi so at at hetta er sovorðið sum rakar kanska hugsar mann ikki so nógv undir danum men tað rakar øgiliga harta einkulta menniskja

tað er eisini nógv etiskt tað er eisini nógv etiskt í hesum her tá mann tosar um til dømis eldri fólk sum eru út í ellisheimum ein danskur politikari hjá vinstru sum eg kenni væl hann fortaldi mær at hann hevði verið ambulantsuførarar í kjøpna havnarumráðnum í fimmogtjúgu ár og av og á so blív teir útkallaðar til ellisheims at at at at geva hjartamalsasi og og fáa teð at liva upp aftur við nógvar nógvum stoyti gjøgnum kroppin htá ið tú er blivin fimmoghálvfems so er tað øgiliga hart fyri liklami og hann líkasum setti spurnartyggið við sjálvur tað etiska í tí at tú fert so harðliga við einum eldri menniskja sum kanska fær ann sovorðna bihandling at at tú ligir ein mánað aftaná ella eella eitt hálvt ár so hann spurdi eisini um tey etirsku ítí altso kann mann í einum testamenti skriva púra útforoligin jí hvat tú ynskir tá ið tú blívur so gamal og tá ið tú fært eina so harðliga behandling fyri at fáa teg at at livna aftur ha so so her er her eru øgiligan í hesum uppskotunum her hetta er faktiskt øgiliga umfatandi lóggáva og hevur øgiliga nógvar rættnislinjur og sum fleiri av framsøgu fólkum eisin hava veri inni á at tað er tað er tann ábyrgdin tú hevur alla somlu tíðina við tað arbeiðið sum tú gerst er undir ábyrgd at hetta her viðvíkjandi auteresatión hevur stóran týdning fyri teir fakbólkar sum arbeiða vtit minnast tá ið vit skuldu yvirtaka sakføraravirksemi har bleiv proppursettur í harra formaður so eftirtryggiliga tí at mann var bangin um sínar auturisatiónir sum løgfrøðingur tú skal eg ikki fara inn á tar einku løgfrøðingarna men men men mann var bangin fyri autorisatiónum og so hvat mann kundi og hvat mann skuldi vita og skal vita og og slett ikki veit og sovorð nakað tað er alt ein ábyrgd sum tú hevur tá ið tú fært eina autorisatión eg haldi siristenbergur inni á tí eisini eina vinkul sum haldið er vera áhugaverdur tað er hetta her í stórum organisatiónum visti tú verður so hart straffaður fyri ein pikkilíta ella ein lítlan fótfeil skapar tú ikki so eina organisatión hvør øll bara ganga bangin t vit vit sóu hesar koppsetingarnar íg hasa har tjúgu koppsetingarnar sum blivu trýsta á indar forkertu armarnir ha har fór alt upp at leika í totalt og so má mann siga ókey hatta var ein feilur nú rætta vit øll inn og broyta vit kós so nú siglau vit nú siglaðu vit aftur ha og so hoyra vit nakrar dagar aftaná niðri har vóru einogtretivu skamt blakarar í skrellispannuna tí at mann fann ikki út av at at at fáa finna ein arm at stinga tær í ha og og so fert tú yvir í tað óetiska at at blaka skamtur sum mangul er upp á at blaka skamtur í skrellispannu og tað kann eingin halda vera smart at mann blakað ta út tí at tey høvdu eisini her niðri í danmark tey høvdu tey sum skuldu prikast og so søgdu eisini hendan her eykalistan sum øll spyrja um men tey á eykalistanum møttu heldur ikki upp og so skuldu tey bjóða nøkrum løgreglumonnum teir tordu sjálvandi ikki tí at tað fólk var so øgiliga ill við sær vistu mann brúka tað til taðha so mann tað tær endaðu bara í skrelsband so tað er tað er óetiskt ha so tað skal tað skal ikki vera soleiðis at mann ikki torir at arbeiða meir tí at tann einkultdi feilurin sum ikki er so øgiliga stórur at mann jakstrar og jakstrar og jakstrar altso mann má hava loyvi til at gera feilir og læra av feilur haraformaðar stóran týdning at mann ger tað so altíð alt haldi eg at hvussusø av fólkinum har úti sum hava arbeitt við hesum her tey meta hetta var hetta var hart tiltrongt at mann ger hesar her reguleringarnar sjúrðføroyingarnar og sum sum vit hava inni á tað tað broytist alla somlu tíðina so ati nú fekk eg líka sum luft eisini fyri hetta her við feilum hvussu stórir og lítlir feilirnir eru og hvussu leingi mann skal renna eftir fólki
ja so er tað
viðmerkingar høgni hoydal fyst gersu væl harra formaður eg fekk ikki nógv burtur úr hesa røðuna hjá lanstýrismanninum eg hali eg tosaði um altað almenna uppskotið sjálvt og kom so inn á hesa støðuna viðvíkjandi koppseting og eg fari bara at staðfesta her sum formaður í tjóðveldi at alt tað sum hent við kospsetin í føroyum tað er orsakað av vantandi leiðslu vit hava sær ikki landsstýrsfólk taka ábyrgd í landinum tey haldi ter skudu skriva á facebook og vera osopopuligur men eingin stendur við endanum tekur ábyrgd hvør hevur ábyrgn av tí sum farið fram tað er sjálvandi landstýrismaðurin og løgmaður men nei nei teirr hava onga ábyrgd og turka tað upp yvir á øll onnur ger eina plan fyri hvat er samfelagsskiftristorv tað er tað sum á politiska uppgávan er tosa við aðrar flokkar um tað í staðin fyri altíð bara at renna undan ábyrgd eingin hevur ábyrg
har er eingin plan fyri nøkrum tað er veruleikin
keiliu hol johannesen gersuvælja sjálvandi eg kann bara vera keddur av at høgni hoydal ikki fekk nóga av tí við sum eg segði men eg gann hvussu forteljan at han fekk enn um minni við sum á hinum søgun tí hann akrat kunnu g hann slettikki lurtað eftirog han sletiski fylg við so hann er slett eingi fingið við av tí sum er hevur verið áðrenn og hann plagar tat bonda seg upp í við ein sovorði politiskur vinklur men sjálvandi hann er formaður í tjóðveldi so má eg lurta tí at tá ið formaðurin formaðurin í tjóðveldi kemur og gevur ábreiðslur so so haldi eg mann eigur at rætta inn og og og tað vil eg sjálvandi gera so hvør hevur ábyrgdin av hvørjum vit liggja nummar fimm í heiminum haldi eg nú viðvíkjandi koppseting og vist haðn gongur heilt væl so haldi vit koma út í fyrsta mai tá hava øll fingið hetta sprikið so tað haldi eg er ikki so galið allíkavæl tí at tað eru onnur lond í heiminum sum ikki fáa nakað prik fyri num eini trý ár so hvat skal mann grenja um og hvat skal mann finna upp á at grenjau
sum tað er eisini relativt
takk fyri ja nú kom lantstýrismaðurin sjálvur innáhetta her við at mann hevur hoyrt um at lpsskantur í danmark er farnari skrell og her hevur mann hoyrt um at kanska e tey veaeitt sindur til vildarligt hvør hevur fingið avlopsskantur so eg ætlaði at spyrja landsstýrismannin um mann hevur fingið stýr upp á tær har at tað eru fólk sum hava tørv á tí sum fáa tær avlopsskanturnar sum nú einaferð eru í hesari vaksna sjónstilgongdina sum vilja eisini siga at eg sakni eitt sindur eisini kunning umkoronastrategina tí vit eru við at flyta okkum frá einari gutteiri støðu yvir á nakað sum sær út til at blíva meira varandi so tað skal eisini vera ein áheitan
frá framsókn um at fáa meira kunning hvat fyri tankar mann ger sær
takk fyri so er taðtakk fyri harar formaður tað hevur verið stýring á á vaksinuætlanini frá dag eitt av eg veit at her nøkur mánn vit roynar at brúka politiskt upp á at nøkur fá tjúgu haldi umleið sum tað kom skeivt fyri i eitt kvøldi í einari ókeðiligari støðu men tað er óalmindiliga gott stýr á okkara koppingarætlan vit hava totalt kontrollatíð vit hava kunngerðir úti sum mann bara kann lesa so sær mann og vissiman ikki fatar tað so kom mann fara inn á kalendaran sjálvan har sær mann akkurát nær mann kemur frá mat akkurát hvønn aldur mann hevur og er tað so t mann stríðist við einum lørum einavbjóðing um mann hevur ein læra imunverju sum ikki fungerar utomat so er tað ein serlækni sum avgerð og tað er øgiliga viktigt at siga at tað tað er ikki tey sum síggja út til at skula hava eina sproytin sum skulu hava eina sproytu og tað er serlæknar sum avgera tað og eingin annar og tað er ein vaksinubólkur sum situr og sigur hvør skal hava og ur hvørjari rekkifylgju so at vit skuldu ikki fara inn politiskt at at velja út hvør skal ið hvør skal ikki
hava vit ikki hóming av
jakk fyri so er tað siri stenberg sum fær eina viðmerking takk fyri harra formaður ja eg haldi at tað er nokk so viktigt at mann tryggjar hetta her við at eisini at hava eitt ordiligt eftirlit tí sjálvandi koma tað henda feilir og tað má heldur ikki vera soleiðis at fólk ikki tóru at arbeiða tað eru púra samd í men men tá ið tað so verður víst til at at tað verðurð gjørdur feilir í koppsetingini so taðikki akkurát tað sum akkurát hetta uppskotið er um tí at visti tað skuldi tí hetta snýr seg um vit skuvu gjørdt feilir í samband við tína auterisatión so skulu tað verið tað ti eiv stungiðí ein skeivt soeisar armurin og lammaostl eitt annað t tað er ikki har sum okra feilr hava verið kanska meira hvør er koppsetur g ikki men tað er heilt annað mál sum eg ikki skal fara inn á her men mín spurningur til landssýrismannin er hvussu fáa okur gjørt fyri at fáa eitt gott og sterkt eftirlit til dømis havta tað er ætlanin við at fáa gjørt hetta føroyska heilsustýrið eg má komin eitt sindur víðari við tí ella hvar liggur tað í systeminum tí tað er virkuliga brennandi ynski haldi eg hjá
eisini okra flokki at at tað verður gjørt
ja so er taðkeilihonsenmeða men eg eri púra samdur vit mangla eitt føroyskt heilsustýri tað eri púra samdur í og eg havi sett arbeiðið í gongd aftur as á skinnarar aftur og og eg havi givið eina tíð út og tey arbeiða fullsputur við hvussu vit skulu skipa hetta her og hvørjar bólkar ella hvørjar stovnar vit kunu leggja inn undir hettar her soleiðis at vit skapa eitt eitt fakliga vælvæleitt væleftirlit av øllum tí sum hendir og og og g eri faktiskt rættiliga spentur upp á hvussu tað kann koma at fungera eisini viðvíkjandi øllum sum eitur yribyg altso at fyribyrgja at koma út í sjúkri hvussu kunnu vit gera tað upp á tann besta mátan og eisini at fáa fleiri fakfólk saman sum vit kundu diskutera nøkur ting og gera tingini beturi landslæknin hevur gjørt eitt fínt arvak hn er e eitt gott arbeiði yvirorðana eingin ivi um tað men sjálvandi vistu tað bara hann kann eisini verða avlastaður upp á tað longra upp á longr
eisini ha takk
maður r taa er hødew jacobsein og cesefol takk fyri harra formaður nú koma trísinatilmæl kom eisini ein annað dag komu nøkur tað eru nakrar nakrar sjúrðrføringar av lógum sum er komnarigildin niðri sum hava verið fyri í fólkatinginum er tað soleiðis at landsstýrismaður sum situr eisini líkasum ynskir frá danmark av at vit vilja koma upp á sama støði a vit vilja hava tær lógnar gjøgnum føroyum sum eru niðri tí eg haldi at lanstýrkismaðurin í heilsumálunum er komin við fleiri ár sjúðurføroyingum sum eg haldi ta er ordiliga góðar og sum eg haldi er er óheppi at vit ikki ynskja líkasum at halda lívið hesini her og fáar sjúrðurføringarnir heim til tí eisini til okkara borgara og tí ver eru eitt sindur av eg haldi eit tí veru fyrimyndar sum evur gingið fyri seg sjálvandi er tað altíð broyt nú kom tað eisini hinna koronu og altíð tær geg haldi at vit kunbaa hyggjahona um okkum so síggja vit hvussu væl teg er fyriskipað og eg veit ikkum tíð farvæl altso e tað er eitt sindur av

rja als tá eg byrjaði tá i eg byrjaði heilsumálaráðnum so tók eg samgonguskjalið so tók eg skrivað upp á talvuna har úti í samgonguskjalinum hvørji hvørji hvørji vit skuldu málið settu okkum og eitt av teimum málunum var á srðuføring av allari heilsulóggávu og tað hetta er ein partur í tí málinum sum eg setti mær tá at eg sigi við fólk at fara og arbeiða við tí so at vit fáa alt upp tudeyt alt eitt sjúrðført tað var eitt av mínum málum og tað er tað sum eg arbeiði við og tað arbeiði slaviskta g eg eg fylgi øgiliga hart málum sum sum sum e seti mær frá fyrsta dag av og so síggja fólk eisini hvat stendur á talvuni so vita bleiv kurát so veit mann akkurát hvat han skal gera altso hvussu mann skal sigla og hetta er eit partur av tí at sjurðføra alla alla lóggávu og og og eg haldi at tað er eisini viðvíkjandi ábyrd yvir fyri sjúklingum yvir fyri læknum yvirfri tannlæknum evir fyri kommunulækn fyri øllum teimum fakbólkum sum arbeiða við hesum økjinum her og tað er ein part
av av allum alt sum eitur viðgerðini sum vit arbeiða fram móti í føroyum
takk fyri sýnta annika olsen sum fær orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður eg haldi sjálvandi at tað er ógvuliga gott at mann fer dagført lóggávuna á økinum og eisini alt tað her við autostationum eg hevði sjálvandi ynskt at tað var á føroyskum hondum men støðan er nú soleiðis at hetta her er framvegis donsk lóggáva og tað er umráðandi at okkara lóggáva er á sjúrført alla tíðina og at mann ger tær tillagingar sum skulu gerast men tað sum fekk meg at taka orðið í hesum málinum tað er kanska serliga grein tveyoghálvfjerðs tykkja á tað sum ruthið vang var inni á í ánini hetta er við at at mann vil seta forboð fyri at konstruera hesa her serligu kunnstigi hjálpfrøhenduna og tað haldi eg er ordiliga gott eg undrist á at etiska ráðið ella fimtan av teimum hava sagt at mann ikki eigur at seta forboð tí tað sum jú eg kann gott skilja tað at at tey koma við teirri viðmerkingini tí at nógvar avhesum kvinnum tí serliga muslimskar kvinnur sum eru í vanda fyri at missa lívið sum eru í vanda fyri at blíva maltrakteraðar tí at her eru kanska ikki reinar í gásareyðum tá ið tey fara inn í hjónarbandið so sjálvandi út frá einum etiskum sjónarhorni so hugsi eg at tað er tí at etiska ráðið hevur hevur mælt til at mann ikki skal seta forboð fyri hesum men eg eri ógvuliga glað fyri at tað verður sett forboð og at okkara lóggáva sjálvt mugu ikki hava hesa støðuna í føroyum so haldi eg at tað er ógvuliga gott at okkara ikki beginna at innføra muslimskir tilstandir í føroyum hetta er eitt heilt spefikt ting hetta her er eisini í mun til kvinnurættin hetta nýtur akkurát koma í forbí átjan í dag mær okur eiga ikki at leggja okum undir eina sovna ja vanarisliga máta at viðgera kvinnuna í samfelagnum sum heild so tí vil eg bara leggja tað afturat hara formaður at eg eri glað fyri at mann hevur hetta við og eg vóni ikki at mann fer at lurta eftir etiska ráðnum í hesum førum

ja takkfyri so er tað ruttvang ja eg eg nú veit iki um anikoolsen er í í trivnaðarnevndini men men eg vil bara mæla nevndini til at hyggja eftir hesum herskrivinum frá tíastur tí donsku etisku nevndini og egri púra samd við við anniku olsen at hetta er ein praksis sum vit sjálvandi taka frástøðu frá tað er bara avleiðingarnar fyri tær kvinnurnar sum enda í hesari ðui at mann skal eisini taka hædd fyri tí og at mann neyvan við at forbjóða hesum fær útrudda ta mentan sum hesi fólkini í danmark liva undir so tað er bara líka at taka øllaallir vinklarnir við annars eri eg púra samd við anniku olsen at sjálvandi er hetta ein praksis sum vit yvirhøvur eri
kunnu taka undir við takk fyri
dfari eg at lesa tað skrivið frá etiska ráðnum bæði væl og virðiliga men men tað sum tað sum eg haldi er er skeivt tað er at mann onkursvegna vil vil innføra hetta at tað er ókey tí tað er eingin sum sigur tað visti ein kvinna fer sett eina eina ksiajomfrøhindi í kroppini hjá sær at at tað fer at fríðgeva henni fyri fyri at blíva útsett fyri vold og annan harðskap tað er einki sum fríðgevur tað men við tað at mann setir tað inn í ein lóggávu at mann skal kunna gera tað tá haldi eg at mann óbeinleiðis legotimerað nøkur ting og tað vil eg bara taka staðiligani frástøðu frá tí at her er ein ein fullkomiligan sjúk skipan sum okur á ongan máta eiga ati at innat seta inn í okkara lóggávu hvørki so ella so okur eiga at koma á hesum til lív soleiðis at kvinnurnar kunna liva í friði í náðum uttan at skula hav
ari einum manni upp á hendan mátan ja takk fyri so eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið og hesi trý málini sum hava verið viðgjørd undir einum tey verða beind í trivnaðarnevndina til víðari viðgerð áðrenn vit fara til tað næsta málið so fara vit at atkvøða um eitt farloyvi til soleiðis at tað er komin eitt bræv frá høgnaheita løgtingsbandi til løgtingsformannin undirritaði vil eg biðja løgtingið um farloyvi frá mánadegnum fimtanda mars tvey túsund og einogtjúgu og næsta fólkalista tjóðveldis tekur sæti á tingi í farloyvistíðini eg boði løgtinginum frá tá ið eg afturtaki sæti á tingi virðingarmest høgni heitanum og tað er soleiðis at tann næsti á tjóðveldislistanum hevur ikki verið á tingi í hesum valskeiðnum tí mugu vit kanna valbrøvini og eg fari at heita á heðin zachariasen aksel johannesen og sirið stenberg og stefan klein poulsen um at kanna valbrøvini hjá tjóðveldinum og tingfundur verður so niðurlagdur ímeðan tað verður gjørt og so taka vit eisini ein eyka døgurðasteðg ímeðan og taka tingfund upp aftur klokkan trý korter til eitt klokkan fimmufjøruti tá mugu so vera meira enn seytjan ja tingfundurin er uppafturtikin og tað er soleiðis at vit hava kannað væl brøvini í samband við í farloyvi og heðin sachariasen fær orðiðger so væl
harra formaður aksel vego hannesen rósu samuelsen siri steenberg og stefan klein poulsen vit og eg sjálvur vit hava kannað valbrøvini á sjónveitslistanum og vit eru komin til at inngolfsøllarin olsen er nummar átta við tvey hundrað og áttaogfjøruti atkvomul tað er tað og vit ja og vit mæla til at ingovsølari nólsoyn tekur sæt tað tingið fyri høgna heidal takk fyri
ja takk fyri vit skulu so ella eg fari at mæla til at vit uttan atkvøðugreiðslu iksu eingin mælar ímóti tí samtykkja at inghol sólvar olsen tekur satið á tingi fyri høgna hoydal frá mánadegnum komandi av og til høgna hoydal boðar frá at hann tekur sæti aftur tað er samtykt so fara vit at halda fram við dagsskránni í dag og nú fara vit undir fyrstu viðgerð av løgtinsmál nummar hundrað og tjúgu tað er uppskot til løgtinslóg um broytingí løgslóg um fyribyrgjandi heilsutænastur til børn og ung tað er at hækka aldrin upp til átjan ár i skulu biðja um framsøgufólk uni rasmussen fyri fólkaflokkin eykumn samelsen fyri javnaðarflokkin rósa samuolsen fyri sambandsflokkin siri stenberg fyri tjóðveldi steffan klein poulsen fyri miðflokkin og ruttvang fyri framsókn fyrst fær uni rasmussen
ger so væltakk fyri ja so skulu vit viðgera hetta málið nummar hundrað og tjúgu í samband við heilsuna hjá børnum og ungum og tað er hetta at uppskotið leggur upp til at hækka aldurin frá fimtan upp í átjan ár vit hava nógv tíverri bæði børn og ung sum hava trupulleikar serliga sálarligar trupulleikar angist eg kanska ein rættiliga stórur trupulleiki og vit hava fleiri skipanir í samband við heilsu hjá børnum og ungum og so hava vit eisini hjá vaksinum sjálvandi og eg eri ikki so langt síðani vit samtyktu hetta at geva ókeypis sálarfrøðiliga hjálp til tey sum eru millum átjan og fimmogtretivu ár og tí tíverri er tað ikki komið í gongd enn upp á grund av tí fíggjarliga har vóru trupulleikar sum vita at samráðast og hvar tað hvussu langt tað eg komið veit eg so ikki men eg vóni at tað kemur ordiliga skjótt í gongd og har er tað so frá átjan ár so eg og so herfyri fingu vit eitt uppskot um at um økissálarfrøði og nú hetta uppskotið um at broyta aldrin frá fimtan upp til átjan ár akkurát hvussu stóra ávirkan hetta hevur og og hvussu hetta er at broyta eg eg veit ikki ordiligani men tað er hvussur ógvuliga viktigt at vit taka okkum av børnunum og teimum ungu og og sum eg skilji er tað øgiliga viktigt við hesum heilsufrøðingunum sum eru úti á skúlum og og barnagørðum og lofta sum eg skilji a lagnum hevur tað gjørt góðan mun men tað er sum tað ljóðar ein vaksandi trupulleiki so akkurát hví tað man standa soleiðis til hjá okkum í landinum við hesum tað veit eg ikki men eg havi hvussusur eitt stórt ynski um at at hjálpa teimum sum hava sálarligar trupulleikar so akkurát hetta uppskotið við at hækka hendan aldrin frá fimtan til átjan áru og hvussu mann skipa tað tann partin eg veit ikki ordiligani men men nú fara vit hvussur at fáa hetta uppskotið í trivnaðarnevndina og tað skal hvussur fáa eina góða viðgerð har og so síggja vit hvussu hoyringar hvussu tað verður í hesum málinum so eg eri spentur upp á at hyggja upp á hetta málið men eg dugi ikki at siga hvussu hvussu eg persónliga síggi upp á akkurát at broyta handan aldrin sum eri eg eg vil seta teimum betri inn í tey tingini áðrenn eg taki eina avgerð í tí takk fyri
ja takk fyri tað er ein viðmerking
siistenberg ger suvæltakk fyri harra formaður ja eg eri glað fyri at uni rasmussen fer kanmansiga inn í hetta uppskotið við opnum sinni konstruktivum øsinni hetta er eitt av teimum tilmælunum sum eru í tí sálarheilsuætlanini sum er gjørd um hvussu mann kann gera fyri at bøta um heilsustøðuna hjá børnum og ungum og hevda er gjørt av teimum kan man siga ymisku fakbólkunum sum hava sitið og arbeitt við tí ætlanini tí hongur tað nokk so væl saman kann mann siga so so vónandi kunnu okur fáa tað samtykt soleis at mann kann gera meira kanska á tí fyribyrgjandi økinum og ikki kan altíð traðka inn tá ið okkurt er gingið galið men ein spurningur veit uni rasmussen nakað hvussu tað gongur við samráðingunum um at fáa ókeypssálarfrøðiligu hjálpina at virka tí at tað er nokk so keðiligt atløgtingið hevur játtað tað og pengarnir er til tað og at allíkavæl ikki kemur í gongd tað er nokk su bíða
uni rasmussen
gjørt væl fyri nei sum eg segði so so var eg ikki klár yvir hvar tað málið liggur nú annað enn tað at mann hoyrdi at samráðingarnar vóru tiknar upp aftur so eg eg veit ikki hvussu hvussu gongur við tí men vónandi verður tað skjótt takk fyri
ja takk tað vóru ikki fleiri viðmerkingar vit fara so til tann næsta røðaran og nú er tað eygun samuelsen sum fær orðið gerso væl
ja takk fyri harra formaður hetta er eitt uppskot frá tjóðveldi um um hetta her við fyribyrgjandi heilsutænastum til børn og ung sum snýr seg um at at víðka tilboðini frá ella víðka arbeiðsøki hjá gygni so at mann fær at mann fær hetta her upp til átjan ár ára aldur at at børn og ung upptilátjanár aldur skulu fáa tilboð um attaher fyribyrgjandi og heilsu fremjandi heilsukanningar hjá heilsufrøðingi og so summ hetta her málið verður lýst so er hetta eitt av teimum tilmælunum sum eru í í tí nýggju sálarheilsuætlanini ø og tað snýr seg um hetta her við at friarbeiða fyribyrgjandi og heilsufremjandi og tað halda vit í javnaðarflokkinum er øgiliga umráðandi at mann raðfestir at arbeiða fyribyrgjandi bæði longu í barna og ungdómsárum kann man siga tí ati bæði tí at skjótari mann fær givið ta røttu hjálpina betri úrslit fær mann og eisini tí at mann fer sjálvandi eisini altso betri úrslitfarmann fyri tann einstaka men eisini tí at mann sær tað aftur seinni í minni útreiðslum og vit hava jú hoyrt nógv um hesi her børn og ung sum hava angist og vit hava hoyrt um at tað er ein vaksandi trupulleiki og vit hoyrdu bæði ein heilsufrøðing og ein frá sikualska deplinum fyri kortum í einari sending í útvarpinum har mann tosaði meher at børnini skuldu bíða so leingi og at mann veksnar munandi tí at bíðitíðini so langd til til barnasúklatrið til dømis og og tað virkar sum ati og eisini eitt sum var øgiliga interssamt í tísambandinum var nettupp at mann tosaði um at fáa allar hesar her ymsu geirarnir at arbeiða saman og hetta uppskotið tað tað snýr seg so um gygni vit hava havt eitt uppskot fyri kortin her í tinginum til viðgerðar um um økissálarfrøði og vit hava jú vit hava hava onnur tiltøk eisini sum hava við trivnað hjá børnumungum at gera mann hevur arbeiðið hjá ssp eisini tað sum tað sær út til at vera tað sum mann manglar faktiskt kann mann siga tað er deils deils at mann hevur samanhangandi skipanir at ikki steðgar sum hettar til dømis gygni steðgar tá ið mann er tá ið mann er um fimtan sekstan ára aldur mann vil gjarna hava tað eitt sindur longur altso at mann sær tað samanhangandi í aldursaldursamanseting men eisini at mann fær samanhangandi tænastur at mann fær skipað tað soleiðisar at mandlin líkasum fær alla ta orkuna sum er sett inn á hetta her økið at mann fær teg líkasum at arbeiða saman at mann kanska fær sovorðnir toymir her stendur so upp til átjan ár og so hugsar mann átjan áríð at tá ið mann kanska akkurát byrjaður á miðnám skuldi mann havt altso skuldi tað verið upp til átjan ár tí tá ið mann myndiur ella er tað skuldi mann fevnt um til mann vara liðugir av miðnámi tí at tað við økisálarfrøðini tað uppskotið sum var frammi hjá jóannesi jóannes johannesen tað snúði seg um at mann kundi fara at hyggja eftir tí sum sum var á miðnámi at mann fekk økisøkissálarfrøðina inn saman við gigni otí kundi mann sagt skal mann eisini hyggja hinvegin á miðnámi hevur mann so vegleiðing um mann hevurorðblindað ug mann hevur mann hevur sálarfrøðiliga hjálp er tað eitt sovorðigt toymi sum mann eisini skal hava logri niðri í skipanini tað er hvussu er viktigt at vit arbeiða at vit arbeiða fyribyrgjandi og at vitaltso at mann fær skipað tilboð til hesar aldursbólkarnar tí at vit hoyra allastaðni frá ati mannsiga kanska tilsamans er ein rúgva av tingum inni í systeminum men men ttey vit fáa ikki gagnnýtt tað nóg væl tað er mann færi ein av hjálp í einum geirar ein av einum øðrum eina tí trigja at tað er kanska har tað er at vit skulu hugsa eitt sindur øðrvísi har tí at tað er ótrúliga viktigt at vit fáa steðga hesum her hesari gongdini við at ja tað er vaksandi millum ung fólk

og vánaligur trivnaður vit hava havt onkra onkra hoyring í samband við uppskoti um økisøkissálarfrøði og har fáa vit at vita frá skúlanum at hetta er vaksandi trupulleikar og tay vita ikki hvar tað kemur frá men tað er viktigt at vit fáa steðga tí beinanvegin og tað trúgvi eg tað skal ein ein ein sovorðnur samskipaður innsassur til ella ei samskipað tilboð upp á onkran máta tá ið tað er sagt nú tosa vit alla tíðina um teir trupulleikarnar sum eru men tað sum er so líka viktigt tað er tað at mann fær sett inn langt langt árin við fyribyrging so at vit ikki blíva við at koma í altso at teysi ungu ikki tð ikki bleiv við at útvikla seg til alvorligar trupulleikar so at at at fyribyrgingin hon er ómetaliga viktig at vit leggja stóran dent á hana eisini

so at eg vil siga ati at vit vita at mann ikki altíð at mann ikki altíð fær teg neyðug hjálpina og vit vita at at tey ungu ikki altíð fáa te neyðugu hjálpina til tíðina so eg haldi tað er er at har vit skulu hava fokusið á og skal mann geva nakað sum er líkasum eina hjálp sum er siga í ein heild so má mann eisini hava henda partin við sum eitur tað heilsufremjandi og tað sum gygni stendur fyri so at vit og javnaðarflokkinum við fara at geva hesum uppskotinum eina góða viðgerð tað stendur sjálvandi her í at eð ikki verður til hoyringar tí at tí at hetta er ein partur av ella ummælis tí tað er ein partur av sálarheilsuætlanini og tað er ein tvørfagligur arbeiðsbólkur sum hevur gjørt hana men eg vil mæla til at hetta her uppskotið verður líka sum at mann tekur tær hoyringarnar í nevndini og kanska sær tað í tí heildini sum har hitt uppskotið við hjálp eisini líkasum er ein partur av tí sama mann fær tann vinklin við eisini takk fyri harra formaður
ja takk so fær uni rasmussen eina v
viðmerking tú ert væltakk fyri ja faktiskt ynskti eg hava eina viðmerking fyri at rætta meg sjálvandi eg nevndi ókeypis sálarfrøðiliga hjálp frá átjan hundrað og fimmogtretivu men tað er frá fimtan fimmogtretivu so so tað ræður eisini um at fáast tingini at hanga saman so er satt mann ber tingini víðari at so at heilsufrøðingarnir taka sær av sínum parti og so letur mann tingini koma víðari men hvat tað rætti er akkurát har umskaringin har tað tað dugir so ikki at siga
takk fyri
ja takk ja so komanda rættingin við a eg haldi tað er tað viktiga er at tað hangur saman bæði aldursmessa og at mann fær tænasturnar at hanga saman at man fær ta samstarvið ella tað samskipanina at rigga og ikki tí tað ljóðari ta mann sigur at tey ikki arbeiða saman sum um mann ikki vil tað er ikki tað sum er tað er kanska tað vit hava bara hugsað so nógv skipanirnar sum altso hvør sær sum ger at at tee systemini tað er ikki trúgvi ikki teg tey sum eru í skipaninum sum eru forðingin men tað er harvið mugu líka sum til at hugsa nýtt takk fyri harra formaður
ja og so er tað cyrus danmark
takk fyri harra formaður ja eg haldi adi eygun samunsen hevði ena góða røðu okur viðgera eisini í trivnaðarnevndini í løtuni eitt uppskot um um sálarfrøðingar í skúlanum og mann kann siga hetta her uppskotið líkist nógk so nógv tí tí her tí at mann hevur sálarfrøðingar í miðnám men har hevur mann so ikki heilsufrøðingar um mann hevur heilsufrøðingar í skúlanum og har hevur mann ikki sálarfrøðingar so tað handlar kanska eitt sindur um at mann ferk gjørt eina felags skipan yvir alt økið soleiðis at tú hevur nøkur fólk sum eru ígjøgnumgangandi kann mann siga ígjøgnum alt lívið hjá hjá teimum ungu so soleiðis at tað alla tíðina verður lætt at fáa hjálp at tú ikki skal hava hesi her stóru systemini har tú altíðina skal ávísa til hvønn annan og bíða í tí og hvørt á sínum men a tað eru fólk sum eru tøk á staðnum tá ið nú ein annar problematikkur er akkurt sum eg haldi t tað blíva nokk so væl lýst í í miðlunum eisini seinastu tíðina so hetta her skal bara síggjast sum sum sum tað og sum ein liður í at fáa sett tiltøkii í sálarheilsuætlanini í verk soleis at mann ger
eygu
dumsamulsenja takk ja eg eri púra samd í at at vit skulu hava hesi tingini at hanga saman eisini í aldurs aldursmesstani so at mann ikki kann siga mann kann kemur ta á miðnáms fært tú eitt slag av hjálp men missir kanska nakað annað sum tú fekst tá tú gekk í fólkaskúla og umvent at at vit mugu fáa eintilaðra skipan sum ella samstarv sum líkasum er samanhangandi og har har tann eina hjálpin ikki heldur uppat tá ið mann fer upp um eitt mark eitt aldursmark ella okkurt sovorðit visti mann hevur brúk fyri hjálpini so skal mann fáa hana aso leingi sum tað eru ung vit tosa um og tað kann mann so altíð siga hvussu altso hvussu langt upp tað skal fara í aldri men men so leingi sum tað er hesi her ungu so muguvu siga at tey fáa fáa hjálpina so leingi sum tey hava brúk fyri henni og at hon er samskipað so væl sum møguligt takk fyri
ja og so er tað tjónið
joensen gersuvælhtakk fyri harra formaður ja heta e eitt sera gott uppskot hjá tjóðveldi um at víðka um fyribyrgjandi heilsutænastu til børn og ung tað e eingin ivi og og í mína verð so skuldi tað so skuldu tað tilboðið iti frá null tl átjan ár skuldi ikki nakrar ivir verið um tað men her er nokk so áhgavert tað sum kemur fram í eisini í kjakinum sum formaðurin og trivnaðarnevndini uni rasmuse eisini var inni á hettaher hvussu hvussu skipa vit alt hetta øki upp á besta máta tí at tað virkar sum vit vit fumna eitt sindur altso tað er ráðgeving til børn ung o sovorðtay uttan foreldur við foreldur tað tað eg ofta persónliga hoyri er at tað er ein øgiliga ring støða hjá allari familjuni og hjá foreldrunum at standa í at hvussu tey skulu geberdast í øllum systeminum hvar tey skulu søkja um ráðgeving og og hvort á sínum so eg hugsi at eitlands stað afturat hesum her uppskotinum kundi tað verið lagt afturat at møguleikin til ráðgeving til foreldur eisini var ein partur av tí víðari viðgerðina av av av slíkum málum sum hettar takk fyri harra formaður
saman við
ja takk fyri ja hattar er sera áhugavert sum djóni nolsø jóensen kemur inn á tí at nettuppter tað sum hesa her útsenasi sum hava verið í miðlunum har mann eisini tosa um foreldrini og har hetta her við at foreldrini tey vita ikki hvat tey skulu og hvar tey skulu fara og tað er jú tað sum vit hava sæð allastaðni at ella sæð í okkara skipan at vit hava eina rúgvu av skipanum men tú veit ikki hvørja tú skal henvenda teg til sum mann gongur næstan frá per til pól kann mann siga og har kann mann so hava til dømis í skúlan at tað er heilsusystirin sum hjálpir foreldrunum at altso líka sum beini teimum hvønn veg tey skulu fara víðari ttað er so eitt uppskot tað kundi tað verið men tað tað viktiga haldi eg er at at foreldrini fáa eina ráðgeving so at at tey ikki standa einsamøll við tí og ikki vita hvar tey skulu faratakk
ja takk fyri síðani er tað rósa samuelsen sum fær orðið ger so væl
takk fyri hara formaður ja sum sagt so er taðeitt uppskot frá siri stenberg og hervurg posdóttir um at hækka fyribyrgjandi heilsutænastu til børn og ung upp til átjan ár ikki ta stovnur sum arbeiða við tí tað mann kalla fyri gigni í dag hetta er so sum sagt eisini ein partur av uppskotunum tilsamskipan av tilboðum til børn og vaksin við sálarligum avbjóðing sum bleiv handað táverandi landstýriskvinnu har sum nøkur fakfólk hava sum fleiri onnur hava sagt frammanundan so hava vit ág eina rúgvu av ymiskum skipanum og haldu vit hava ikki meira enn nokk at gera í løgtinginum at fortelja ogblev við at tosa um allar hesar skipanirnar sum allar liva sítt egna sjálvstøðug á lív upá á einannan máta bleiv far ankrari í eina skipan sum eitur góða tilgongdini sum kanska ikki øll røkka inní hugskotið í sær sjálvum at økja aldrin upp til átjan ár hann er sjálvandi góður ogtað er eisini tað sum fakfólk sigur men eg vil viðmerkja tað at heilsufrøðingarnar teir ganga inn ella tær ganga inn í hvørt heim til hvørt hvørt barn sum verur føtt og eitt ávurt tíðarskeið so er tað vekk um mann sær teiy so ikki aftur fyrr enn tey børnini koma í skúla gott val havi eina kunngerð sum sigur tað at at atheilsufrøðingar kunnu fara inn í lnei inn í barnagarðirnar og veita ráðgeving men um so er at tað er til eitt ávíst barn sum skal hava samtykki á foreldrunum tað er alt fínt í sær sjálvum og tað er eisini rætta mannagongdir men um so er at mann segði tað at heilsufrøingurin varð knýttur at barnagørðinum eins gí skúlunum so trúgvi eg at mann ið í nógv størri mun heldu kunna klárað lofta teimum børnum sum vit hava í dag á dagstovnunum og ikki minst at hjálp teimum familjunum sum hava børn sum hava avbjóðingar tað eru familjur sum hava børn við avbjóðingum sum hava brúk fyri ráðgeving bæði her og har allan vegin ígjøgnum men hvar fáa tey heina frá tað eru eingin skipað ráðgeving til hesa familjurnar inni í heiminum soleiðis at tey hava brúk fyri eini har sum te hava brúk fyri hjálp hevur tú barn við autismu á thd angist ella sama blandingar av av fleiri avsum tingunum so hevur tú ikki eitt stað sum kann hendvenda seg til sum er tín ráðgevi sum tú kanst fyri halda til ígjøgnum tær avbjóðingar sum barnið og familjan hevur ø visti man hyggur eftir útbúgvingin hjá einum heilsufrøðingi so er tað ein fyrst og fremst ein útbúgving sumsjúkrarøktarfrøðingur við einum so einum yvirbygdi afturat sum sum sum sum tær fáa til at spesialisera seg um tær uppgávurnar sum tey hava oman á tað kundi mann so latið tey eisini fingið útbúgving inn tiltær avbjóðingar sum børn dragast við mann hevur tosað um konsulentar til børn við atohd børn við autismu og í flestu førum er tað oftani námsfrøðingar sum sum taka sær av teimum teirra uppgávum tann gott vera ein tann ein námsfrøroyingur kann hava skil fyri tann námsfrøðiliga partin men allíkavæl hevur hann ikki ikki skil fyri tí heilsuliga partinum taðiv sig tú hevur brúk fyri bæði tí heilsuliga tí námsfrøðiliga partinum til eitt barn tá ið tað kemur til avbjóðingar og ikki minst hevur familjan oftani brúk fyri at fáa eina ráðgeving um hvussu man kann takkla viðurskiftini hjá tí einkulta barninum hjá børnunum sum eru í heiminum hjá systkjunum og familjuni sum heild og tað er har tað alvorligt manglar so at ja at økja aldrin upp til átjan ár sjálvandi skal mann tað men eg haldi mann skal hyggja eftir sjálvari skipan ella skipanunum hvar tær eru hvussu nógvar vit hava og um veruleikanum ikki ber til at skipa tær øðrvísi og í í tilmælunum til til sálarheilsurnar sum sum sum bleið víst til fyrr har er beinleiðis ein kapittul sum stendur samskipan tilboðinum til børn og vaksin við sálarum avbjóðing har sum mann mælir til at tar verður gjørt eitt stað har familjurnar kunnu koma og fáa ráðgeving tvør fakligt og tvørgeirarligt tiltær avbjóðingarar sum familjan hevur so ati eg haldi at tíðin er komin at vit verða noydd at handla og ikki blíva við at standa her tosa vit tosa út í fullkomiliga bláan heim og vit hava ølla góða meining um hvat vit skulu ikki skula men í veruleikanum har sum tað virkligani brennir á har sum neyðugt er at gera nakað við har hr har hendir ikki tað sum ynskiligt er at tað skal serliga tað at tá ið barnið hevur ella familjan hevur ein avbjóðing so er tað barnið og familjan sum eru fokus og ikki hvør skipan tú hoyrir til men tær skipanir sum allar skipanar í felag sum koma til og kanna eftir hvar ið avbjóðingin er og hatta er tað sum fakfólt hava víst á og blív tað blívur við og endurtikið og endurtikið eisini her á ting srúrorðarpalli og eg trúgvi tar koma fleiri uppskot afturat um tað sama at samskipa og veita tilboð samanskipað og hjálpa og ráðgeva og eg komi ikki ustað so mín áheitan er til landsstýrið tað er er ein partur av samgonguni ein áheit er at fáa eina kanning av eina lýsing av hvat ið tað er sum er avbjóðingin og fáa tað loyst takk fyri
ja siri stenberg eina viðmerkin
takk fyri harra formaður ja nú haldi eg at rósa samensen og eisini eg sjálv og fleiri onnur okur hava snakkað um hettaher við at samskipa í sjál tíggju ár og tað vísir seg at vera øgiliga trupult og tað er ikki tí at tað ikki er ein viljur til tað so tað er eitl annað í øllum systemunum sum mann má hyggja eftir tað eri púra samd í men vis mann hyggur eftir hesi hesim her hesi skipanini við gygni so er tað kann mann siga ein fakbólkur sum er nokk so gjøgnumgangandi ígjøgnum alt lívið hjá teimum ungu og her er so ætlanin at at leingja tann partin so eg haldi atað er nokk so rætt at mann hyggur eftir ikki kanska at seta for nógv nýtt inn tað kann gott vera tað onkuntíð er neyðugt men at mann styrkir teir fakbólkar sum mann hevur og letur teir sleppa at virka ordiligt tí ofta koyrir manntær plástir á sári tí at tingini ikki fungera har sum tey skula so setur mann okkurt annað inn sum kanska faktisk liggur uttan fyri skipanina og næstan kann gera ein múr afturat so at eg haldi tað erætt at mann fær tær skipanina
rósa samuelsen
takk fyri ja eg eri samd við siður stenberg at vit eru noydil at hyggja etirteimum skipanum sum vit hava og at samskipa tær skipanir vit hava at masiga at uppfinna nýggjar skipanir að tað loysir einki vit fáa bara eina skipan afturat sum ikkihevur ábyrgdin av hasum men av hasum og so at siga allar skipanir hvør sær og tí er neyðugt at samskipa tær tær skipanir vit hava tað eru vit altso noydil at gera um eg vilji ella ikki vilja tað men at blíva við og blíva við og bleiv við at bara tosa tað førir ikki á mál til nakað sum helst tann stendur millum eg bara familjan og barnið og eingin annar
so er tað edva jacobsen
takkfyra hara formaður hetta val nakað tað sama vit hava snakkað um hetta so ofta at men tað hjálpir heldur einkin barnið og tí tí fær mann a spokulera pp á hvussu hvussu kemur mann í sundtil lívs tí at tað hevur ikki skortað við vælvild á á nógvum frontum og í nógvum summansigu ínógvum talum í nógvum uppskotum um at vit skulu røkka út til tað einstaka barnið men tey sum sita vog børnini sjálv tey føla kanska ikki akkurát at skipanin er so einkult sum vit ynskja o droyma um so at at skipanir kanska sita og verja sítt øki og og arbeið innan fyri sínar kassar tað kann gera tað øgiliga avbjóðandi til tey sum skulu vera partur av hasum her eg havi ikki boð upp á tað beint her nú men men eg haldi sum rósa samuelsen at nú má mann byrja at at onkursvegna fáa sett nøkur ting asunar í verk vist tað skal hava taðer nógvar góðar skipanir og tað vita tey eisini sum eru í teimum men tey føla tað tungt at arbeiða í systeminum
ja takk sor tað rósa samuelsen
arra formaður ja vit hava tosað fleiri ferð um heta her og vit blív við og bliva við at tosa um tað og vit hyggja hyggja eftir hvat ið serfrøðingarnir siga á hesum ymisku økinum so er tað bara ein vegur fram ta er samskipan og tað vil siga tað leggja saman problemið er oftani so kemur tú í í í pá tvørsur við fakbólkar men mentað má mann so loysa o so hyggur eftir tilmælunum sum arbeiðsbólkur kemur við so so siga tey beinleiðis at tað má stovnast eitt før fakligt tvør geirarligt ráð fer at fremja til fremjan av sujá sálarheilsuni í føroyum o eg eri púra samd við men tað er tað hvør ger tað og hvør hevu ábyrgdina at seta tað í verk tí í dag er tað ymisk rá og kommunur sum hava ábyrgdina av av økunum staðirsfy r mann samlaða altíð eitt staðtakk fyri
ja takk so er næst at røða sigur steinberg
og takk til tey framsøgufólkini sum eg til víðari hava verið og hava verið positiv haldii góða røður hetta uppskotið skal síggjast sum at roynd hjá okkum í tjóðveldi at leggja dent nógv størri dent á fyribyrging og heilsufremjan og eg haldi faktisk at har sum okur eru komin til í tí almenna har er ta okkurt sum tíðir upp á at okur eru við at føroska okum tann vegin meðan okur sjálvur sótu í samgongu gjørdu okur nakrar broytingar í sambandi við gigni altso tað at heilsufrøðingar fingu uppgávur og heimild til at gera inn og útskúlingskanningar tað lógaruppskotið bleiv broytt tí at tað vísti ikki at tað vóru øgiliga fá børn sum tók seg av og blívu kannaði áðrenn mann fekk eisini sett inn tað at ein ætleiðingar fyrireiking og uppfylging verður gjørd í samband við gigni sum eisini hevur sykulogar tilknýttar til tað og mann setti pengar av til at eisini kunna bjóða vitjanir til familjur sum hava børn sum eru í millum tvey og fimm ár og mær vitandi er mann í gongd í løtuni við at fáa eina sjonal skipan at fungera og tað er eingin ivimboin í sál um at henda skipanin við gygni eigur at vera ein skipan sum virkar frá tí barnið er móðurlívið og til til an meðan mann er nýfrøðingur g meðan mann er í barnagarði og meðan mann er í skúla og eisini meðan mann er undir útbúgving so tað erat skal vera at síggja sum ein skipan sum fylgir tær kannman siga frá tá tú kemur í verðina og beint áðrenn og til tú fer út í vaksnamannalívið og her skjóta okum so upp at mann broytir lógaruppskotið soleiðis at aldursmarkið nær tænastan hjá gygni heldur uppat verður víðkað upp til fimtan ár nei uupp til átjan ár í dag endar tað við fimtan sekstan ár tað man fer úr skúlanum og viðmerkingarnar hjá okkum eru at í dag so umfata tænastan hjá gygni børn og familjur øll pinku børn ein part av smábørnunum og øll skúlabørn tá ið undirvísingarskyldan heldur uppat aftan á níggjunda flokk í fólkaskúlanum so heldur tænastan hjá gygni eisini uppat og tey ungu eru tá umkring fimtan sekstan ára aldur og okur síggja eisini øll tey nýggjastu tølini og kanningarnar sum eru gjørdar sum vísa á at akkurát er eisini í hasum aldursbólkinum at nógv ung hava tað trupult endamálið við uppskotunum er at økja um tænastuna hjá gygni sum hon røkkur børnunum upp til átjan ára aldur við hesum ber til at leggja størri dent á fyribyrging og heilsufremjan og at arbeiða við trivnaði millum ung tað er kent at eitt nú sálarheilsutrupulleikar og vanligur trivnaður fylla meira og meira millum ung í dag finst einki skipað tilboð til hendan aldursbólk og somuleiðis hevur aldursbólkurin tørvð á eitt nú vegleiðing um heilsufremjan vaksnamannalív gitnaðarfyribyrging seksual undirvísing kostrúsevnu rúsdrekka royking og mangt annað mann skal síggja heilsuhugtaki í eini nógv breiðari merking att bara mentala heilsu men eisini tað likamliga og eisini tað sálarliga og ta sosiala í tí nýggju sálarheilsuætlanini sum er gjørd tað er tilmælt at arbeiðið hjá gigni verður víðkað til at umfata ung upp til átjan ár og tað er tí okur hava gjørt tað og okur hava mælt til at tað kemur í gildi fyrsta januar komandi ár soleiðis at stovnurin eisini hevur møguleika at fyrrireika arbeiði og mann eisini kann arbeiða við at fáa pengarnar á fíggjarlógina til næstaár tað stendu millum annað soleiðis í sálarheilsuætlanini børn skulu hava bestu fortreytir fyri eini góðari sálarheilsu heilsufrøðingar komað so at siga í øll heim við børnum í føroyum og síggja øll skúlabørn heilsufrøðingar va harvið eitt serstakt samband við føroysku børni og familju teirra og eru tí lyklapersónar tá ið tað snýr seg um sálarheilsuna hjá børnum í øllum aldri arbeiðsbólkurin mælir tí til at gygnið eigur sum frá líður at varðveita sítt tilknýti til børnini og tey avvarandi øll árini frá føðing og til barni ír átjan ár okur eiga at leggja okum eftir at varnast mistrivna hjá børnum so tíðliga sum møguligt og at seta inn so sjátt sum gjørligt við teimum røttu fyriskipanunum fyri tað einstaka barnið og familjuna er hetta av ovurstórum týdningi fyri møguleikunum at fáa eitt gott lív seinni somuleiðis vísa kanningar eisini greitt at størsti fíggjarligi samfelagsligi vinningurin festur við at gera íløgur í børnini og teirra menning samanborið við at gera íløgur í menningina seinni í lívinum og tað er har eg haldi at okur hava vent okra heilsupolitikki eit sindur høvdi okur gera øliga nógv við viðgerð okur gera øliga lítið við fyribyrging skjalprógva er at trupulleikar við mistrivnaði í longri tíð kunna evna elva til sálarsjúku somuleiðis vita okur á fólk sum hava sálarligar avbjóðingar sum vaksin í stóran mun hava havt slíkar avbjóðingar eisini sum ung hetta krevur at okur skipa arbeiði við tvørfakligum og tvørgeiraligum átøkum børnunum at frama flestu børn og ung í føroyum trívast og liva eitt aldursvarandi og virki lív við luttøku í skúla og frítíðarítrivum tey hava góð vfólk og gevandi familjusambond tó eru eisini greiðar ábendingar um at talið økist á børnum og ungum sum ikki trívast í gerandisdegnum vegna sálarligar trupulleikar og ávísingarnar til barnaungundansyklaatrina hava seinnu árini verið støðugt vaksandi og hagtøl um heilivágsnýtslu avdúkað at alt fleiri ung ímillum fimtan og fýraogtjúgu ár eisini fáa heilivág móti tunglyndi almannaverkið vísir á sálarligar líðingar sum størstu orsøkina til óarbeiðsføri hjá ungum føroyingum tað haldi e eitt álvart mál sernám hevur víst á at teir vaksandi bólkar av ungum ikki megna skúlan vegna sálarligar avbjóðingar sum aloftast er eingjust og somuleiðis vísa skrásetingar hjá heilsufrøðingum at umleið fjórðu hvør næmingur í kafólkaskúlanum livi við trupulleikum ella avbjóðingum sum kunnu ávirka teirra sálarliga heilsu og hesi tølini samsvara við kanningarnar hjá fólkaheilsuráðnum sum siga at tað serliga eru tey ungu vaksni sum stríðast við sálarligar avbjóðingar hjá teimum yngri vísir gransking at ímillum tjúgu og fjøruti prosent longu áðrenn fjúrtan ára aldur hava verið merkt av álvarsligum sálarligum avbjóðingum og tað er rættiliga høgt tal omanfyri nevnta lýsir ein tørv hjá børnum og ungum ið tykist at vera vaksandi hóast tølini sjálvandi eisini skula tulkast við varsemi hetta kann partvíst hanga saman við at sjónekað nú í størri mun verður sett á hvussu børn og ung trívast og so vil eg skoyta tað upp í at eisini tí at tað eru komið fleiri tilboð og at taðer blívu størri opinleiki um at siga at mann kanska ikki hevur tað so gott niðurstøðan hjá arbeiðsbólkinum sum eisini sat við sálarheilsuætlanini er tað at tað eru børn og ung sum stríðast við sálarligari avbjóðingar og at tey ikki altíð fáa ta neyðugu hjálpina og um okur skulu venda gongdini er neyðugt at okur gera íløgur og veita skjóta og góða hjálp góð sálarheilsa er ein avgerandi fortreyt fyri menning og læring hjá børnum og ungum og útbúgving seinni og eisini at kunna fáa fótafesti á arbeiðsmarknaðinum tí er tað týdningarmikið at okur gera nakað munagott fyri at lyfta heilsuna hjá børnum og ungum sum ikki trívast okur mugu tryggja okkum at tey fáa hjálp rættstundis soleiðis at teirra heilsustøða ikki versnar og hetta uppskotið er tí eisini ein liður í at fáa sett tey tilmælini sum eru í sálarheilsuætlanini í verk og eitt tilmæli sum okur vita er samtykthur inni frá tað er netupphett her við at fáa ókeypis sálarfrøðiliga hjálp til børn og ung sum tíverri stranda eg hopi virkuliga at tað hendur okkurt við tí soleis at tað kemur at fungera tað er hvussur ein eitt samt løgting sum stendur aftan fyri tað og tað burdu staðið rættiliga sterkt eg spyrji ofta meg sjálvan efta her at hví er tað hví hoyrir mann alla tíðina um sovrnan vaksandi mistrivnað ímillum ung og er hetta her ein nýggjur problematikkur eg haldi faktisk ikki at tað súkulatriðum fyldi hálvtrýss ár síðsta summar tá høvdu tey eitti tiltak har tað vórðu nakrar framløgur og har var tað ein sum hevði granskað okra sjúkrusjonalur so langt aftur sum tað bar til og vísti á at føroya størsta fólkasjúka altíð hevði verið sálarsjúka og tað var tá eg má siga eitt sindu eg kvakkað eitt sindur við tí at tað hevur verið eitt sovorður øki sum upp á einlana máta ikki hevur verið fokus á og mann hevur jú ikki havt í føroyum sum gatriuni upá á hálvtrýss ár men mann hevu altíð havt sálarsjúk men alt tað sum mann koyrir frá sær og kanska sendrað á landinum og ikki tekur ábyrgd av tað blívur eitt sóra øki sum mann ikki ger nakað við so kanska er tað ikki bara tað at tað eru fleiri sum ikki trívast kanska er tað eisini bara tað at tað er meira opið at mann tosar betri um tað tað kann eisini vera t vaksandi tað kann eisini vavaksa við at tað eru víðkaði tilboð um hjálp men sjálvandi kann tað eisini vera nakað við at samfelagið setir øgiliga harða treytir og alt er broytt og øllir í arbeiðsmarknaðinu og krøvini eruhøv o hvurt á sínum eg kenni ikki svarið men eg haldi ikki at at svarið er so einfalt sumhann ofta gjør tað til tá mann snakkar um hetta her ja men tað er bara tí tey sita á telduni allan dagin ella hvat mann fer tað til eg haldi tað er forforeinfalt til ein so kompleksan spurning men men dupo snakkar eisini nógv um hettaher við mentalari heilsu at visti mann skal arbeiða við heilsu bigrepunum sum má menheilsa fylla líka nógv sum bái ta sosiala og tað likamliga og tí skulu okur síggja heilsu í breiðastu merking og tí eru heilsufrøðingarnar eisini eit rættiliga gott amboð tí teir røkka bæði tann likamliga partin og tann sosiala og eisini tann sálarliga í í hesum her arbeiðinum takk fyri
ja takk og her eru nakrar viðmerkingar fyrstur at viðmerkja er djóni nolsoy
joensen ger sovæl ja takk fyri frú forkvinna og takk til sirustenberg fyriat hava lagt og hervur postafyrit havalagt hetta her uppskotið fram sum er haldi eg tað er ringt at vera ímóti hesnher tí at tað er jú upplagt at mann skal arbeiða fyribyrgjandi og at mann eisini økir aldrin til átjan ár tí men men visvisti mann skal hava okkurt kritisk eygu upp á hetta so hugsi eg tað eisini tað su ev verið rammi undir viðgerðini higartil tí tí vit koma inn á eitt øki sum kanska nógv av teimum sum sum sum hettar um tað visti mann skal økja tað til átjan ár ganga á miðnám og har hava tilboð um sálarfrøðing í forvegin a so kann tað blíva ein ein ein ein dupult effekt av tí at barnið ela átanungi skal fyria halda seg til fleiri partar ella fleiri fakfólk hvørta sínum tí at eitlansstað so er tað tað týdningarmesta er relatiónin hjá tí unga við tann persónin sum kann hjálpa sær best í hesum førinum tá i tað eru so illa fyri ella í nógvum førum so kann tað koma eitt bland har eg øll eg hugsum bara sigur stenberg um hnheva nakrar tankar rundan um tað ella um tað kann eventuelt sa
ja takk sigur steðnberg ger so væl
frú forkvinna ja miðnám hevur sálarfrøðingar tað haldi eg at okur hava øll verið glað fyri og nú arbeiðir mann eisini við uppskotið um at fáa ta skipanin in í fólkaskúlan so hetta skal síggja sum tveir bólkar sum absolutt kunna samstarva men mann skal eisini síggja tað sum tveir bólkar sum kunna tvey ymisk ting tí sálarfrøðingurin kann nakað sum heilsufrøðingurin ikki kann og mótsatt men men absolutt eitt gott og tætt samstarv hevði forstilt tann besta skipanin vi ikki skuldu sett hana upp so hevði eg sagt tað at tey vóru vóru í einum um toymi saman soleiðis at tá ið heilsufrøðingurin sá at tað var eitt annað sum hon ikki rakk at hon so vísti víðari til sálarfrøðingin beinanveg tí heilsufrøðingurin kann eisini kanska nøkur pting um um seksualundirvísing og og og altso likamligur trupulleikar og og annað sum eisini kann hava týdning mmututil ttítt tína útbúgvingarleið og sovíðari har sálarfrøðingurin kannakað heilt annað kanska eisini meira í viðgerð og og í í tí sálarfrøðiliga so eitt gott samstarv millum teir partarnar absolutt tað sígja síggja onga forðing fyri og nettup tí at t er ein skipan sum longu er fungerandi sum bara verður víðkað
eg hopi at hitt eisini var víðkað niðureftir altso við siglokunum í skúlinum so eg sæt tí skiparnir hanga saman ja ja takk annika olsen er næsta feina viðmerking
takk fyri frú forkvinna mær dámar øgiliga væl hetta uppskotið um at hækka aldrin til heilsufremjandi tilboð til ung øtað er kanska serliga í aldrinum frá sekstan til átjan at teir veruligu problemini koma hjá teimum ungu bæði við rúsdrekka rúsevni tunglyndi og so framvegis at eg kanska nettupp tá mmann skal hava eitt vakið eyga tá ið tað skulu fáast hær sítt flog í lívinum so tí haldi eg tað er ógligani umráðandi at mann at mannloftar hesim ungu men hevur siristenberg nakra fatan av um tað er møguligt at fáa it sóvorur toymi upp at standa inni á miðnámsskúlunum eta nkar starvskanst mann siga fakligur spurningar sum sum eru ivasamur í mun til at fáa eitt nú øheilsufrøðingar inn á eitt nú miðnám til at taka sær av teimum ja millum sekstan átjan ár gomli

ja takk sigur steinberg ger so væl takk fyri frá forkvøðuna nei egfert illa mær ikki at tað er eitt problem tí at tað eru teir fakbólkarnar sum saman hava gjørt sálarheilsuætlanina so at tað mugu tey hava tikið hett fyri í tí tí tey hava saman til og mælt báði at mann ger hesa skipanina og at mann ger hina skipanina við ókeypis sálarfrøðiliga hjálp til til ung til dømis so hetta hevur verið eitt øgiliga gott samstarv um tað men altíð tá ið mann víðkar skipanir og skal hava samstørv so krevur tað altíð at partarnar seta seg niður og finna út hvussu mann ger so at tað kann leggja væl frá landi og tað er akkurát sum mann gosavísir á at tá ið mann er sekstan átjan ár og skal úr skúlanum og akkurát sum traðkar inn í eina aðra í eina aðra verð tá koma nógvir yvarspurningar eisini í lívinum hjá børnunum tí at hvat skal mann tá og hetta uppskotið tøkur siga átjan ár so hugsa okur heldur ikki bara miðnám so tað eisini øll tey sum fara á aðrar skúlar og kanska slett ikki fara víðari tað kann eisini vera háskúlar og tað kann vera annað og tey sum kanska fara arbeiðsmarknaðum at tað státvekk hava ein persón tey kunnu venda sær til takk fyri
ja takk rósa sámal
aldisann ger so væl takk frærarmaður kann ikki ein orsøk vera at okkara ungdómur hava tað trupult tí at mann hevur so eins tøtta máta um ynski um hvussu børn skulu hava eina framtíð ella ung til eina framtíð fyrr var tað møguleiki hjá hjá ungum dreingjum og ungum gentum og at fara aðrastaðni hendan bara fara í skúla í dag er tað akkurát sum tað er ikki so ið høvu gjørdist skúla tíverri og tað sum kanska tað sum kanska begymrar mær eitt lítið sindur tað er at tað skúlanoktanin er eina rættiliga stóra avbjóðing sum nú er sum vit fingu upplýst í trínaðarnevndini var farin niður í sætta flokk so at tú ert tú kann tú kann ikki sleppa hesum ungu men tú mást halda fast við tey at hjálpa teimum víðari

takk fyri frú forkvina og takk til rósu samunsen ja jeg g haldi at mann kanska tey seinnu árini hevur verið eitt sindur einstáttaður og kanska sagt eitt sindur for hart heta er við at øll skula miðnám og kanska ikki vur sagt nóg breitt hvat miðnám kann vera tað eisini kann vera hondverk og alt annað eisini og t tað ikki pjøvist at vera bara tað bókliga at at kanska hava tey fakligu krøvini verið kanska eitt sindur for hørð tað er øgiliga viktigt at okur hava ein eina breidd í eisini teimum tilboðum sum eru til tey ungu soleis at samfelagið hi okum heldr ikki verið so einstáttað og tá okur hoyra skúlanoktanin er eitt problem heilt niður í teir smáu flokkarnar so er tað okkurt sum er ordiliga galið sum okur ikki vita um vistu fólk hava so ilt í lívinum tey ikki kunna fara í skúla so tað tað má mann taka í alvur tí fert tú ikki í skúla so hevur tú eisini eina skerda framtíð
ja takk so er stefan klæðin poulsen næsta
tað sigst at síðani vit fóru at skráseta hvussu tað stendur til við sálarligu heilsuni í øllm frum her vesturheiminum so er tað ongantíð staðið so illa til sum tað ger júst í dag og tað er serligaan ein ein mistrúnaður sum uppskotsstillararnir vísa á millum ung

og har vísa tey millum annað óarbeiðsføri vegna sálarligar líðingar at tjúgu til fjøruti prosent av ungum áðrenn tað erublivin fjúrtan ár hava ligið av sálarligum trupulleikum og sjokratriin hevur nokk ongantíð havt so nógvar vitjanir sum nú og taðn antidepresiva medisini er eg veit ikk um tað toppar men tað ír øllum førum vaksandi htta sum uppotstillararnir vísa a og eg haldi hesin parturin er nokk so lættir at staðfesta at jav tað gongur skáran vegin á hesum her økinum og í usa sigst at tey sum verða bólkaði undir til at vera motorad ella djúpt deprimeraði

illa til her hjá okkum føroyingum eisini millumtey ungu og frú forkvina tað far meg at stilla spurningin hví mistrívast ung altso hví hví er tað ikki glað hvat hvat er tað sum sum er rótin til hendan trupulleikan og vista er lætt at vist t er lætt at koma tað til ta niðurstøðu at at tað hava tað ringt so haldi eg tað eri nógv truplari at siga hví hvr hvør orsøkin er

preyker junivørsiti og við við dnnus proykar á odda sum er hava øgiliga høgravend sjónarmið tað er eingin loyna og og ta ikki altíð at eg eri heilt samdurvið teimum men tá tað kemur til akkurát hetta her so haldi eg teir teir hava á í summu førum fatur í rætta endanum og tey tey hava so eisini gjørt sínar hugleiðingar um hví sálarligu heilsan er so ring og har vísa teir millum á at nøkur heilt grundleggjandi ting í okkara samfelagi er undir álopi teir nevna tað at bara tað grundleggjandi a fyrr var tað vanligt at mann giftist áðrenn mann fekk sær børn tað tann normurin hann er hann er brotin og tað at fáa sær familju at at at síggja fram og til at fáa sær familju tað er eisini nakað sum er undir álopið í í vesturheiminum sjálvsdisiplin eg havi fleiri ferðar nevnt tað sum datt ung hevur víst øgiliga oftani á við við mistæsms altso sjálvsdisiplinin har tey upp sum vera mussjión og og at tú svevur nokk at tú rørir teg og og at tú ikki velur at at rúsa teg fyri at koma burtur úr tí sálarligu pínu tú einaferð ert í so sjávsjálvdisiplinin hon er eisini ein øgiliga viktigur partur og eitt annað smat nokk so áhugavert er at alt skal ganga so ræðuliga skjótt í dag alt skal ganga so ræðliga skjótt í okkara samfelagi og tey tingini sum einaferð eri eg vænti sum mann kann síggja fram til og gleða seg til hví ikki bara flyta tey alt til til her og nú vi kunnu taka et lárpraktiskt dømi sum jonfuot altso hví brúka tveir tímar upp á at gera heilsugóðan mat tá tú kanst stilla ein burgara í í borgaraking og og tað evni sum eg sjálvur havi roynt at sett fokus á pornografi altso hví hví skalt tú bíða eftir tínum maka hví ikki bara far inna á internetið og hyggja eftir pornografi og hesi tingini gera ja tú fært eina gleði her nú men tey kunnu blíva øgiliga oyðileggjandi og upp á longri sygd so er gleðin burtur æhetta kundi verið ein faktorur og teir vísa á onnur ting men eg heltað øgiliga áhugavert tað sum prekar jú og tað er so teir vísas á á usa tað er har hesin felagsskapurin er stovnaður og teir vísast á samfelagsviðurskiftir harbeint men eg haldi nógva tíð kunnu yvirførast yvir til okkum eisini

vísa ella eitt annað sum dendrspreðingernevnir tað er altso hvat hvat er lykilin til gleði tað vísir hann á nøgdsemi

tað loyir tað loyðir sjáldan til nakað gott tað loyvi r bara til keðiligar tankar keðiliga orð um mann dettir oftan í offurrolna og peikara jamen nú er tað altso samfelagið skylda mær nakað mann er ónøgdur um mann er keddur u mann er óður

góðar tankar til gleði og góð orð gávumildini og øll møguliga góð ting fyri ein sjálvan og fyri samfelagi og hetta er hetta er heilt eitt grundleggjandi ting men ikki nakað sum vit kunnu lóggeva vit kunnuikki lóggeva at allir føroyingar skula nøgdsemir og og tað tað fekk megat hugsað um hetta her og eg eisini nevnt tað fyrr tá ið johanes joensen legði sítt uppskot fram altso hvør altso hvør hevur ábyrgdina hvør hevur ábyrgdina av sálarheilsuni hjá okkum føroyingum altso er tað er tað samfelagið er tað er tað landsstýrið sum hevur ábyrgdina av at at eg havi havi tað gott í mínari sál ella er tað eg sjálvur saman við mínari familju saman við mínum vinum sum at syrgja fyri at at eg havi tað gott sálarliga og so má eg leggja afturat jú tað eru ung tað eru ung fólk og og føroyingar sum hava havt eina ótrúliga harða lagnu tað eru misbrúkt og tað komin út fyri ræðuligum tingum oghetta hevur sjálvandi oyðilagt tey bæði fysiskt ikki minst sálarliga so tað ikki soiðis at eg eri generelt ímóti tilboðum sovurt sjálvandi skulu vit hava tað men henda generella gongdin har har tað er ein vaksandi mistrivnaður altso hann tað kemur ikki alt avtá kutta og og av misbrúkhi vørum og har haldi at hesi tingini kundu verið ein orsøk og tað loymir so til tann næsta spurningin frú forkvinna altso viðgera vit so í dag bara symtomur ella royna vit veruliga at finna fram til rótina á mistrivnaðinum hjá hjá ungdóminum í føroyum tí at tað koma ferðeftir ferð uppskot sum akkurát hetta har vit skulu víðka eitt tilboð ella vit skulu stovna eitt nýtt tilboð viðvíkjandi sálarheilsu h men kundi tað verið okkurt meir grundleggjandi struktuelt sum sum ikki vendi rætt í okkara samfelag millum onnað millm annað nøkur ting sum eg nevndu í tí fyrra punktunum hjá mær og mann kunni stilla um mann kann spyrja víðari altso loysa vit trupulleikan við at at seta fleiri sálarfrøðingar inn vit høvdu pengarnir her til at sett hundrað sálarfrøðingar so øll ung fingu atgongd til sálarfrøðingar hevði mistrivnaðurin verið nógv minni altso vist man vist mann seta hypotesiskt upp eg loymaði í øllumførumat ivast men tit mugu skilja meg rætt tað er ikki soleiðis at eg eri ímóti øllum tilboðum sum sum samfelagi er v seti bara spurningur við um um vit veruligani koma har til ella fara eftir teimum tingunum sum sum skapa hendan mistrúvnaðin skulu vit ikki krava eitt sindur gypri eg skulu ikki finna rótina til hetta her og tað er nevnliga tann parturin sum eri so øgiliga trupul tí atað er ikki so sovort svart hvítt mál so lat mær enda við at siga at tað er tað er eingin ivi um at at tey ungu ikki hava tað nummar eitt í dag hvør orsøkin so er tað tað kunnu vit som kjakast um her beint er tað teir manglandi sálarfrøðingarnir vil te manga manglandi tilboðini ella er tað onnur grundleggjandi ting í okkara samfelagi sum sum fóra til hetta her og og til allar seinastun hvør altso hvør hevur ábyrgdina at vmu ongantíð koma har til at at landsstýrið tekur ábyrgdina av sálarheilsuni hjá hjá teimum ungu eg haldi sjálvandi tað má vera ein sjálvur fyrst saman við sínum familju saman við sínum vinum hog samfelagið skal sjálvandi hava nøkur tilboð ta er sær at samfelagið einki skal eingi tilboð skulu veita men eg haldi ikki samfelagið skal hava ábyrgdina í fyrstu syfti í øllum førumakk
fyri forskotan ja takk har vóru nakrar viðmerkingar hervør pálsdóttur ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja eitt uppskot sum vit hava lagt fram eg og siri stenberg tað er eitt uppskot um at fyribyrgja og atseta inn tíðliga soleiðs at mann fær fyribyrs støðuna har hon koma út í sálarligaravbjóðingar vistu vit hyggja eftir sum sigur stenberg eit sísi á sína framsøgurøðu so hevu sálarsjúka verið tann størsta fólkasjúkan í føroyum í øgiliga øgiliga nógv ár so tí er hetta ikki nakað nýtt men í mun til tað okkum hvør hevur ábyrgdina altso eg haldi eg havi havt hesa somu viðmerkin til stefan klein poulsen nærfer fyrr tá ið ein ein persónur fær staðfest krabbamein so bjóðar t honum viðgerð tí tað hevur brúk fyri viðkomandi brúk fyri hjálp og vit fara og hjálpa føroyska sjúkrahúsverkinum tá ið persónur fær staðfest ana sálarsjúku so er ta akkurát tann sama støða so eiga vit at lofta teimum og geva teimum ta viðgerðina sum tey hava tørv á hetta uppskotið snýr seg um at fyribyrgja at fólk koma út í tær støðurnar sum vit síggja eru vaksandi nú men eg haldi absolutt ikki at vit mugu niðurspæla at sálarsjúka er ein sjúka takk fyri
ja takk stefan klein poulsen ger so
ja frú forkvina tað taeg eri ikki har at eg haldi at tað er beinleiðis skeivt at seta inn tíðliga og fyribyrgja tað sum vit kunna við við sálarfrøðingum og øðrum eg kenni ikki øki úti á sær men eg veit har eru nógv tilboð og tað ofta tosa um at at stovna fleiri og víðka tilboðini sum sum í hesum førinum vit mugu ikki koma har til at tað er entonellur tð r heldurtð ikki har eg eri og og so koma hervur polstetir aftur inn á spurningin um ábyrgd og vísir at ja t onkur fer at staðfest eina sálarsjúku so so má viðkomandi fáa hjálp men ja eg haldi at sjálvandi skal mann fáa hjálp visti mann hevur hevur eina ordiliga ringa sálarsjúku men henda generella gongdin otá vit tosa um mistrivnað so loyvir mær ivast í um um fjøruti g hálvtrýss prosentini eru sálarliga sjúk eg trúgvi ikki at tað eru líka djúpt hjá øllum takk fyri forkvina
ja takk næstra viðmerkja er
jóhannus joensen ger sovæl takk fyri frú forkvina ja stefan klein poulsen kemur inn á nógv ting her sjálvandi er likamligur aktivitetir rørsla styrkið sálarheilsuna sálarliga støðuna hjá øllum persónum men tað ljóðar sum um at at fara út at ganga ella renna intúr er loysnin og so e tað yvirstaði tað nýggiski at vera soleiðis at mann skal hava út fyri onkrum alvorligum avbjóðingum fyri at hava eina eina eina eina eina sálarliga avbjóðing ta nógvir møguleikar tað kan ekt verða viðførd so at tá ið mann snakkar um at onkur erur brottið ar baing so er tann lækni sum skal viðgera tað tá ð man hevur ilt í sálini tað kann vera ófatiliga nógvar orsøk til tað so er tað sálarfrøðingurin sum skal helst hjálpa viðkomandi tað er ikki nakað við at lekja men tað er at hjálpa viðkomandi at koma á føtur aftur ella hvussu er fyribyrgja at mann endar í eina keðiliga støðu so eg haldi at mann má ikki síggja aher sum eina bakatell
steffan
ja frú forkvina eg eg vísti á øgiliga nógv viðurskifti og eg haldi tað lýsir eisini hvussu komplekst hetta er og og tað at ganga ein túr nei tað er kanska ikki loysnin fyri øll eg haldi tað kanvir øgiliga nógvar ymiskar gradir av av ringari sálarheilsu men ein ein sum ongantíð velur at flyta seg og bara etur ósunt hann vil heilt sikkurt við tíni fáa tað verri bæði likamliga og soleiði seinni sálarliga eisini og tí hjá summum vildu hetta kanska verið nokk meðan onnur hava brúk fyri størri hjlp og nái altso tað er tað ikki sleiðis at tað tað bara skal vera alvur altso vit vit hava jú føran vilja tað kann gott verat fleiri vita at eg havi gott at fara til sálarfrøðing jamen so ger man brúk av tí men eg haldi at mnn má ikki koma har til at mann autsorsar tann tann sosiala parturin út av sínum lívi og sigur at tað tosa við sínar familju vinir um hvussu mann hevur tað yvir til sálarfrøðingin tað er bara sálarfrøðingurin sum er svarið altso vit mugu vit mugueisini hava taka ábyrgd sjálvi men men tir er ikki entinellur frú forkvina

takk fyri frúforkvinna mær dámdi væl røðuna hjá stefan klein poulsen samdur rittið nógv av tí tað eru hendar nakrar strukturellar broytingar í samfelagnum sum hava gjørt at at millum annað hava vit ongantíð verið ríkari høvdu ongantíð havt meiri pengar um hendi vit hava ongantíð havt meiri materiellar góðar um um hendi vit hava ongantíð livað betri men samstundis sær tað út sum at tey ungu hjá okkum hava ongantíð havt so lítið innihald í lívinum spurningurin er so hví hví hví hendir hendan broytingin og er tað nakað vit kunnu gera við henni eg eri púra samdur við her stefan klein poulsen í at tað kundi allarhelst verið ein stórur partur til ta søkundarligu støðuna sum vit hava á sálarligu økinum hjá teimum ungu hetta er at at tær strukturellu broytingarnar í samfelagnum hava ført stingini við sær men er
ja takk
sfnklein ja frú forkvina tað er ja eg haldi er tað er gott at hoyra at aðrir tingmenn eisini síggja tað sama sum eg at tað møguliga eru onnur struktuell ting sum hava verið broytt seg broytt í okkara samfelagi øog og hata r øgiliga áhgavert vit vit hava nevniga ongantíð verið so rík sum nú men tað vísir seg at tey ungu hava øgiliga ringt við at finna innihald og síggja s eg tosaði um nøgdsemi hvat tað kann leiga til men vist mann fer grava upp aftur gybri altso hvat er meiningin við lívinum svsuman kki finnir svar upp á tað so so kann að øgiliga ringt við at trívast í tilveruni og tað er tað fara vit út í nakað nógv gypri enn enn akkurát hetta her men eg eg eri sannførdur um at vit átti at hildið fast í nógvum av teimum siðbóndunu grundleggjandi tingunum sum millum annað snýr seg um familjustruktur og annað tað kundi verið nøkur heilt grundleggjandi ting sum vildu bótt ræðiliga nógv um hetta her takk fyri fora
ja takk næsta røða er utvang
ja hetta er ein áhugaverd viðgerð uppskotið snýr seg um um at víðka tænastuna hjá gygni til at umfata ungfólk upp til við átjan ára aldur og í tí sambandi er komið fram eitt kjak um hví orsøkirnar til at ung fólk ikki hava tað so gott í dag og eg helt tað nokk so áhugavert at hoyra undanfarna røðara sum er jú ungu er ein av teimum yngstu her í tingunum tí eg havi onkuntíð hildið at hetta hevur nakað við generatiónir at gera og eg eg fylgi gott teimum fólkunum og fangi meg onkuntíð sjálvan í hesum her at ja men tey ungu hava allar møguleikar í dag materielt hava vit ongantíð havt tað betur hvat hvat hvat er tað sum er galið og ta niðurstøðuna man hvussu e kann koma til tað er at materiell vælferð er ikki tað sama sum mental vælferð og kanska er tað júst so at akkurát sum vit hava vælferðarsjúkur av fysiskum slag so hava vit kanska eisini vælferðarsjúkur av mentalum slagi og onkursvegna so verða vit noydd til at taka tað í álvara at okkara ungu fólk ikki hava tað gott og eg eri sjálv sannførd um at tað er øgiliga samansett nú fór eg í samband við at fyrireikaði meg til hetta málið í gjár so fór eg inn á heimasíðuna hjá sinnisbata og har hoyrdi mann nøkur fólk úttala seg um sum høvdu havt tað ringt og tað var ítøkilig viðurskifti sum gjørdi at tey ikki høvdu tað gott og tað eitt av tí var happing altso happing eg haldi faktiskt ikki at fyrr enn eg eri blivin trøll vaksin at egeri farin at skilja hvat tað er sum happing ger við fólk

nú havi eg ikki børn í skúlanum í løtuni men men eg hopi at tað er blivið betri í hvussuer hevur mann havt størri fokus á tað men tað er forferdiligt altso tað er dømi fólk í mínari generatión sum eru simpult hem blivin vrak á lívsins havi vegna happing so har kann mann ú hvussur ítøkiliga seta inn

og tað veitg dømi um har sum visman trýr upp á tað sum eita eydnusamar skildsmessur sjálvt í teimum førunum fer tekur tað øgiliga hart upp á børn at foreldur skiljast og eisini ung fólk og so kann mann bara ímynda sær hvussu tað tekur upp á fólk har sum foreldrini ikki ein gongd finna út av at samstarva sum foreldur aftaná at tey eru skild og tað haldi eg er eitt av tí mestsyndarliga mann kann vera eygnavitni til í okkara samfelag tað er foreldur sum ikki klára at vera vaksin í mun til síni børn og nú hugsi eg serliga um um foreldur sum eru farin frá hvørjum øðrum og sum brúka børnini til at kríggjast við tað er eitt av tí mest forkastiliga sum eg haldi mann kann

so er tað hetta her við væntandi trivnaði sum heild í skúlanum og vit síggja jú eisini hetta her vaksandi trupulleikan so fyrr vit bara hoyrdu um børn og japan og aðrastaðni sum ikki gingu í skúla og tað vísir seg eisini at vera ein vaksandi avbjóðing her heima hjá okkum at børn sum simpultenn ikki fara í skúla tí tey ikki trívast tað er eisini ein álvarsligu trupulleiki sum eisini hevur tað við sær at tú tú lærir altso høvuðsendamálið í skúlanum er jú at læra nakað so tað hevur sjálvandi sínar avleiðingar at mann ikki gongur í skúla

sum eitt tilboð altso eg síggi ikki fyri mær at heilsusystirin ella heilsufrøðingurin gongur heima hjá familjum inntil børnini eru átjan ára gomul eg síggi hetta meira sum eitt tilboð ætlað til ung sum hava í gásareygum avbjóðingar í tí láttara endanum altso børn har sum mann ikki heldur nei turvuliga at tey hoyra heima undir siguatiskur deild og kanska heldur ikki hava tørv á at tosa við sálarfrøðing men kanska bara hava tørv á at tosa við eitt skilagott vaksi fólk og kanska serliga visti eru trupulleikar heima hjúnaskilnaður ella illa okkurt annað illa happing í í skúlanum

at mann skal betrakta sálarliga sjúku sum kropsliga sjúku so eri eg samd sjálvandi ert tú sálarliga sjúkur so skalt tú hava viðgerð upp á sama máta sum tú hevur krabbamein so skalt tú hava nakra eina fysiska viðgerð men men mannmá heldur ikki koma so langt at hvørja ferð at tú hevur eitt lítið sindur ilt í sálini at tað merkir at tú skalt hava professionala altso hetta her vandin við at øll umsorgan verður professionaliserað tað haldi eg faktisk nokk so farlig gongd fyrst og fremst mugu vit átaka okkum umsorganina heima og í tí liggur sjálvandi eisini at duga á at skyna nær er tað ein trupulleiki sum eg kann taka mær av saman við mínum barni við at tosa við barni við at taka mær av barninum við at brúka tíð upp á barni og nær er tað ein trupulleiki har sum mann skal hava hjálp uttanífrá men eg haldi tað er eitt fátæksligt samfelag har sum hvørja ferð tú ikki ert í topp skalt tosa við onkran professionellan um tað vit kvinnur vita hvussu ótrúliga nógv hjálp kann liggja í at taka telefonina og ringja til eina vinkonu tá ið vit halda maðurin ikki til at halda út ella okkurt annað so tað tað

sambandi við ráðgeving til foreldur so er tað í løtuni soleiðis at at ein bólkur roynir at at at fortelja politisku flokkunum um hvussu tey uppliva barnavernd og eitt av tí sum kemur fram í tí sambandi er hetta her manglandi millum liðið altso vis tú sum foreldur stendur við nøkrum trupulleikum har sum tú sært eg klári ikki at loysa hetta hvar er so hjálpin sum liggur ímillum tað at klára alt sjálvir og so at leita til barnaverndina hetta her at leita sær ráðgeving sum foreldur til dømis tá tú hevur truplar tineggjarar sum liggur uttan fyri tað sum tú maktar sjálvir og her kundi gignið ímyndi eg mær eisini veri ein hjálpp til foreldrini tí vit øll sum hava tineggjarar vita at tað kann vera enntá vit so kallaðum ganska normalum tineggjarum kann tað vera ein ótrúliga strævin tíð uttan at tað er nakran sjúkligt upp á nakran máta har sum tað kann vera ómetaliga gott at hava onkran at sparra við

í hesum uppskotinum stendur at tað er einki skipað tilboð til hendan her bólkin men men sum vit vita so er man jú við ati fáa okkurt at virka við við sálarfrøðingi til ung fólk umframt á miðnámi hevur mann jú eisini eitt tilboð um sálarfrøðing eg kenni for lítið til tað men men onkur hevur víst á at tað kanska er neyðugt at fáa samskipað hesi her ymisku tilboðini men eg síggi fyri mær at tað er nakað sum nevndin fer at viðgera nærri eg haldi at hetta uppskotið er er gott hetta eigur at fáa eina jaliga viðgerð nú eri eg ikki sjálv í trivnaðarnevndini har sum tað fer at verða nærri viðgjørt men avgjørt eitt gott uppskottakkri
ja takk og har eru nakrar viðmerkingar jóhannes joensen er fyrsturri
gersovæltakk fyri frú forkvinna ja eg var samdur í nógvum av tíð sum rutt rutt vang førdi fram skilagott eisini het her við at hvørj avbjóðingar vit hava út av hví altso hjúnaskilnaðir at vit hava simplena vælferðarsjúku men eg hugsi eisini í dag hevur mann nógv tilboð ítróttatilboð og onnur frítíðartilboð har sum mann ofta hevur morningar so ein mentor líkasum hjálpið teimum sum eru kanska eitt sindur illa fyri og tað er ein fín loysn eisini hava afturat tí fakliguheitini sum eru á á økinum sum mann skal altíð samanfivna tey bæði tingini tað er ongantíð bara ein loysn tað er altíð fleiri loysnirtakkfyri
fara
tann góði so væl takk fyri ja ivist eg ikki í sum viðmerkjarin sigur at nettubeiddu her og kanska serliga viðstað í eina tíð er trupult heima so er tað kanska redningurin fyri nógv børn at hava eitt frítíðarlív har sum tað eru onnur vaksin sum vísa tí umsorgan upp á ymiskar mátar bæði sum mentur men kanska eisini undir púra óskipaðum viðurskiftum at tað bara er heilt natúrlig umsorgan frá vaksnum til børn í frítíðarvirksemi av ynsum slag eg trúgvi teg við stóran týdning
takk fyri ja takk soertað anniku
olsen gersovælja takk fyri frú forkvinna eg dámdi øgiliga væl røðurnar hjá ruttvang og serliga hetta við happingini sum fyrigongur seg úti í skúlunum tað er kanska tað sum kann oyðileggja eitt menniskja og leggja tað og skeljasorð fyri restina av lívinum eg havi tosað við fleiri vaksin fólk sum siga tað at tað tók teimum ja næstan at heilt lív at fóta sær aftan á eina hending sum var í skúlanum og hetta heru viðurskifti sum ganga fyri seg í tí fjalda hetta er viðurskifti har tann einstaki kanska ikki tekur og ringi til sálarfrøðingin ella til heilsufrøðingin illa til tann tann triðja sum skal skal hjálpa viðkomandi tí tað er so svórt at tosa um sum ein ein ungur skúlanæmingur ella ein sum gongur á miðnámi so eg hugsi tað at okur eiga at seta nógv meira inn í mun til kappingina sum gongur fyri seg í skúlanum og sotað stóð til mín sum skuldi vera revsa upp á havrasta máta sjálvnd kan an ikki revsa børn men tað er simpulten gravalvorligt og har eigur mann at seta

takk fyri ja eg eri púra samd og og hetta eina brotið sum eg eg sá heimasíðuni hjá hjá sinnisbata tað var eitt nýtt brot altso har sum ein drongur í ískúlanum nú á døgum kemur so illa fyri av happing eg haldi tað er óhugnaligt og vit snakkaðu tíbetur hava við varpað ljós á hetta her við við kynsluligari misnýtslu av børnum tey seinnu árini og fáa ordiliga gjørt upp við tað og faktiskt haldi eg vit seingja til nakað líknandi tá ið tað kemur til happing tí tað hevur so óhugnaliga ógvusliga avleiðing á fólk at verða útsett fyri happing í longri tíð takk fyri
ja takk steffan klein pouls
hugsenna við mær stingar so vælja fyri forkvinna tað er øgiliga gott at hoyra hesar hugleiðingarnar frá rottvang um happing hjúnaskilnað tá børn ikki tíma í skúla og so framvegis og tað vísir bara hvussu kompleks tað hetta er og eg royndi eisini mína røðu at vísa nøkur viðurskifti sum kom føra til ringa sálarheilsu og eg haldi serliga serliga hjúnaskilnaðurin sum sum kann vera orsøk til til ein stóran part av mistrivnaðunum tí at familjan hon er so ræðiliga grundleggjandi í okkara samfelagi vit miðflokkin síggja hana sum hornasteinin í okkara samfelagi og halda tað er øgiliga viktigt at at at landið ella landsmyndugleikarnir ikki koma fram um ábyrgdina hjá familjuni í føroyum
ja takk
ruttvang gersovæl takk fyri ja miðflokkurin hevur verið óførur at varpa ljós á familjupolitikk og og kanska halda vit onnur út frá einum nokk so konservativum sjónarmiði men faktiskt haldi eg sjálv at tað eri familjupolitikkur í sær sjálvum hevur kanska alt for lítið fokus á ella í politisku skipanini tí tað er altavgerandi at familjan serliga tá ið tá ið børnini eru smá hevur bestu vilkur tí tað hevur so stóra ávirkan hvussu vit fungera seinni í lívinum hvussu vit hava tað sum børn og tað snýr seg ikki bara um um pengar nógva tíð sum at viðgera her snakkað ella snýr seg um at mann skal hava nøktandi fíggjarligt rásarúm og sjálvandi skal mann tað men tað handlar eisini um onnur ting tað er ikki bara tað
takk fyri ja takk siristenberg hevur eina viðmerking
tað ger so væl takk fyri frá forkvinna ja eg haldi tú nokk so rætt at siga hetta her við at materiell vælferð er ikki ligvið trivnað í hvør fólki hjá børnum mann kann ikki tað er nøkur ting mann ikki kann keypa seg ikki til her í lívinum men men eg hevði manglandi trivnaði ger kanska tað at tú ikki lærir og tað kann darva tær á lívsleiðini tí tú kanska ikki fer til útbúgving ella tann starv sum tú hevði kanska evnini til og møguleika til so sjálvandi er tað neyðugt at gera nakað og sjálvandi hava foreldrini eina stóra ábyrgd og tey gera neyðugt at eisini so gott sum tey kunna tað er bara nøkur ting sum tú onkuntíð kann snakka betri við ein annan um kanska er tað problemur heima sum gera eitt ella annað ella kanska hevur tú ongantíð tosað við har so tí er tað gott at kunna hava ein fakpersón sum kann vera tilgongiligur og sum tú ikki skalt standa eitt ára á bíðilista til at sleppa framat til tú sum ellers skalir nøkrum av av hinum skipanum so haldi tú rætt at mann tekur ábyrgd eisini sum samfelag tað betyr ikki at mann tekur
rutt vang
ger sovæltakk fyri nei og eg má kann siga til sirið steberg sum er ein av upstillaranum til hetta her at eg síggi akkurát gigni sum nokk so itielt í so máta tí at tað nemniliga eisini kann vera upp til familjuna sjálva at seta seg í samband við gygni og fáa hjálp til at klára uppgávuna sjálvi tí vit kenna øll til sum hava børn at at standa í støðum har sum vit viðhvørt ivast í um umum eg megni hesa uppgávuna og tá kann tað vera øgiliga gott at hava eitt stað at søkja sær hjálp sum eg vísti á eisini í áðni annað enn nakað sum barnavernd sum kanska virka meira innkrýpandi og meira alvorligt har haldi eg at gygni kann vera ein sovorðnir ráðgevandi funktión til familjur við meira vanligum trupulleikum við sær nakað eitur so takk fyri
ja takk næstur at røða er jóhannes joensen
ja hetta ver mál til viðgerðar um frá sigur stenberg og hervurd polsdóttir um at fáa fyribyrgjandi heilsutænastur til børn og ung og harvið hækka aldrin up til átjan ár hjá heilsufrøðingum og hetta er skilagott vit taka undir við tí tíðer tað fyrsta men nú mann brúkar mann øgiliga nógva orku upp á at fortelja hví ið ella finna útav hví ið støðan er sum er og greina hví hvat tað man vera sum gera at mann er etir støðunum sum han her í dag og tað ero ivaleyst øgiliga nógvar orsøkir til tað og eg eri samd við øllum sum siga at tað er skilnaðir at mann mann hevur nógv hjúnalessum sum e ikki eru saman ella mann hevur hjúnaskilnaðir og mann hevur ongantíð havt tað so gott á ymiskum økim mann arbeiðir ongantíð meira enn mann ger í dag og mann hevur ongantíð so nógv materiell ting sum mann hevur havt ella sum mann hevur í dag og allíkavæl sjálvt mannhevur alla sær tvalmøguleikan um mnn hevur í dag so hevur mann allíkavæl fleiri fleiri sálarligar kvalir og eg kann bara upplýsa tað til dømis í skúlanumannhevn ongantíð fingið so nógv við trivnað í skúlanum sum mann ger nú om manheur ongantíð havt so nógvar átøk ímóti happing í skúlanum sum nú men allíkavæl so kann mann staðfesta at tað er ein av teimum stóru avleiðnunum fyri um mann hevur sálarligar kválar so mann mann hvussu staðfesta tað sum mann ger í dag tað riggar ikki nóg væl í øllum førum tað kundi riggað betur og tí søknist eg eftir at mann broytir strategi mann broytir hugsan og gera okkurt sum okkurt annað í mun til hvat mann hevur gjørt sjálvandi tey tingini sum fungera væl skal mann varðveita ver tey tingini sum ikki fungera tað má mann so royna at skifta út ella broyta vit hava eina rúgvu av skipanum sum mann sigur summar rigga ikki summar tosa ikki saman og tað virka ikki saman sum ein eind tað havit hoyrt túsund ferð men staðin fyri at broyta tingini so roynir mann bara at snakkað um hvussu mann kann gera tað men eg trúgvi ikki nókað ítokili verður gjørt øh tá mann so sigur tað at vit hava lærarar námsfrøðingar førleikastovur sernám ss p a kt orðblind trivnaðarkanningar trivnaðar átøk á øllum møgligum slag í skúlum og barnagørðum aðrastaðni og mann hevur sett trivnaðarráðgeva eisini nú innfyri skúla oyki hetta er alt góð ting hetta er gott men vit mugu eisini finna útav riggar tað og har hugsi eg at vit oftani ikki eftirmeta tingini men tað koyrir bara uttan at vit hava staðfest um tað er betur ella um tað riggar eg havi sjálvur eitt uppskot um at fáa økisjálarfrøðili soleiðis at vit fáa sálarfrøðingar inn í hesi toymini eisini so siga fólk jamen altso skulu aftur hava fleiri ting út økið men hevur mann nakrantíð eftirmett tað sum er soleiðis at mann kanska kann fáa ta ekspertisuna enn eisini sum ger at vit fáa eina heildarloysn eg haldi tað at tað manglar úti á økinum no kenni eg skúlaøkið og har manglar hetta á hesum økinum mann hevur tað á miðnámsøkinum tað riggar væl vit mangla tað á barnagarðsskúlaoykinum eingin ivi um tað tað havi eg hvussu royndirnar hjá mær siga men so er tað tað er tað nøkur onnur ki ella nøkur aðrar skipanir á økjnum sum slettiki rigga ja har eru fleiri men eg vil ikki peika á hvat tað er men eg vil siga mann kundi gott justera ymiskt á økinum heilsufrøðingarnir gera eitt stórt arbeiði í dag og oftani hava tað nógv for nógv at gera taðskulu hava teir hava børn frá null ár og heilt upp til fimtan sekstan ára údag og nú skulu vet a upp í átjan ár tað krevur hvussu er tað at vit mugu seta fleiri heilsufrøðingar á starv tí tær hava ivaleyst at gera sum er og skulu r hava fleiri uppgávur erum so má mann hava fleiri heilsufrøðingar tí tú kanst ikki halda tað at tú kanst gera tað sama fyri tanðn sama kostnaðin ella gera meir fyri tann sama kostnaðin so má má torað at gera íløgur í øki o eg haldi mann snakkar nógv men handlar lítið tað er mín hugsan tað vurur tosað óendiliga nógv um hesar sálarligu avbjóðingarnar sum vit vita tey ungu hava men vit hava øgiliga ringt at hjátta pengarnar til tað sum skal gerast tað sum krevst vit áttu heldur pengar til onnur ting sum eru nógv fínari flottar enn tað eg hugsi tað eru fleiri í dag sum hava sálarligar avbjóðingar ískúlunum í barnagørðunum og ymiska aðrastaðni sum bíða eftir eini hjálp ella bíða eftir at vit fáa eina betri skipan og tey avvarandi bíða eisini og ímeðan kunnu vit keglast um hví støðan er sum hon er men tað broytir ikki upp á at støðan er sum hon er og visu vit skulu royna at seta lógur í verk um at fleirri skulu skiljast og so fran veðis tað ta tað tað riggar ikki so vit mugu pá einlanan máta takla støðuna heldur enn forklára ot fortelja hvørjum øðrum hví støðan er sum hon er
hjá eitt til honum takk fyri ja takk næst at røða er hervørð fólkstøttur
gætakk fyri frú forkvinna eg havi viðgerað nú eitt uppskotsum eg sjálv og sirurstemberg herr lagt fram um fyribyrgjandi heilsutænastu til børn og ung og tað snýr seg um at hækka aldrin upp til átjan ár til tænasturnar hjá gygna vit síggja fleiri og fleiri ung sum hava ringa sálarheilsu tar ein vaksandi trupulleiki sum kann hava álvarsligar fylgir tað vísir seg at hevur tú sálarligar avbjóðingar sum vaksin so hevur tú samsýnuvís eisini haftar tá tú vart yngri sernám hevur víst á atfleiri fleiri børn tey megna ikki skúlan og tað er millum annað tí at tey stríðast við eingist og skúlin og lærarafelag hava eisini víst á at tey upplivað nú fleiri fleiri børn sum hava skúlaættran altso børn sum ikki vilja í skúla tí er tað viktigt at vit arbeiða fyribyrgjandi og at vit kunnu hjálpa teimum børnum og ungum sum hava hesar avbjóðingarnar eisini bara vanligar avbjóðingar áðrenn støðan gert so ring at tey hava brúk fyri meira viðgerð hetta uppskotið tað er ein liður við sálarheilsuætlanini sum vit eisini hava snakkað øgiliga nógv um síðani valið har vit millum annað hava sett ókeypis sálarfrøðiliga viðgerð í verk til børnog ung millum fimtan og fimmogtretivu og tað er sjálvandi eitt uppskot sum er øgiliga gott at vit hava samtykt tað gevur ókeypis viðgerð til tey sum hava tørv av tí men vit eiga at seta meira inn tá tað kemur til fyribyrging tí her u øgiliga nógv ting sum kunnu gera at tú endar við at hava sálarligar avbjóðingar tað er ein samansettur trupulleiki vit hava snakkað um materiella vælferði í dag ella materiellu viðurskiftir tað er nokk eingin ivi um at pengar gera ikki at fólk eru glað ella fólk hava tað gott tað ger tað kanska lívið lættari í summum støðum men tað gera ikki at vit eru glað menniskjan er í botnumgrund er nokk so sympil vera vit hava brúk fyri kærleika vit hava brúk fyri nærleika og samveru ovit hava brúk fyri at hava fólk rundan um okkum vit eru eitt floksfloksdjór hóast alt og tí tí kann tað kanska stúra kaska serliga ung tá ið mann ikki hevur tíð saman við sínum foreldrum mann kanska tørv á at snakka við síni foreldur um onkur viðurskifti men tey eru ikki har tey eru til arbeiðis tey rena maraton tey eru í bindklubb tey eru til tiltøk tey eru ikki til staðar tá ið børnini hava tørv á foreldruni hjá sær og tí blívur tað kanska ein størri avbjóðing enn tað lítla lítli trupulleikin sum barnið hevði at byrja við eitt barni hevur kanska eisini tørv á á snakkaðvið onkran annan enn síni foreldur tí tey ikki hava hug til at byrða síni foreldur við teimum trupulleikunum tey hava og tá mann tosar um at eru fleiri fleiri hjúnaskilnar sum kunnu elva til at børn eisini hava tað ringt so vil a eisini koma við hinum sjónarmiðlum av at børnin eru ikki býtt tey merkja væl hvussu teirra foreldur hava tað tey merkja væl um foreldrini ikki hava tað gott saman og tað kann eisini vera ein trupulleiki fyri børnini um foreldrini er saman bara fyri at vera saman fyri síni børn tí summi børn hava tað eisini gott av at foreldrini fara í sáttu semju hvør til sítt so eg haldi bara at hesin trupulleikin eisini kjakið vísir at hetta er ein samansettur trupulleiki sum krevur at vit allíkavæl gera einm innsats fer at fyribyrgja og at hjálpa børnum áðrenn tey koma út í størri avbjóðingar eg haldi eisini at vit hava tørv á kanska at snakka eitt sindur meira um at kropslig og sálarlig heilsa skal javnsetast tað merkir ikki at kropsligu sálarliga heilsa hevur teir somu loysnirnar men tað krevur at vit síggja at vissu mann hevur altso at tá mann snakkar um heilsu so er tað øiliga viktigt at eisini snakka um sálarliga heilsu tí tað er eisini ein partur av trupulleikanum á heilsustøðini støðuni kropslig óheilsa kann føra til sálarliga óheilsu og umvent og tí er tað øiliga viktigt at vit arbeiða alla tíðina framímóti at mann javnsetir kropsliga og sálarliga heilsu men tað merkir ikki at loysnirnar eru teir somu eg vil gjarna takka fyri eitt gott orðaskifti haldi vit hava havt eitt øgiliga gott orðaskifti her í dag tað hava vit rættiliga ofta tá tað snýr seg um um sálarheilsu og tað vísir eisini at tað eru størri størri áhugi millum allar flokkar at styrkja um sálarheilsuøki í føroyum og tí gleði meg eisi til viðgerðina í trivnaðarnevndini og síggi fyri mær at vit fáat fáa eitt gott eina góða nevndarviðgerð ja takk fyri frúfor
ja takk steffan
klein poulsen eina viðmerking ger sovæl ja frú forkvina hervur polssettur var inni á hesin her við ati tá ið tú brýtur eitt bein so so fert tú sjálvandi til til lækna ella til skrivastovuna og fær sær hjálp og tað sama mast so sjálvandi so setur on tað ligvið at tað er tað skal esin e galdandi fyri sálarliga sjúkur men tá ið onkur er fær ein snudd eitt lítið sár ella ella hvat hon ver so fer mann ikki altíð søkjar hjálp man klárar tað sjálvur og eg trúgvi tað sama er galdandi hjá nógvum tá tað kemur til mistrivnað so hevu hug at spyrja røðaran um hon ki dugi at síggja hendan munin
eg var pólsdøttur
gersovæltakk fyri jú het eg eri nemliga ein samansettur trupulleiki og loysnirnar upp á sálarliga óheilsu og kropsliga óheilsu eru ikki tær somu men tað krevur allíkaæl at vit síggja tær sum heilsu og at vit síggja teir sum nakað sum skal fyribyrgjast og sum skal sum hevur tørv á hjálp so sjálvandi vist tú færta ein snudd so fært tú kanska ett plásstur á sári meðan vist tú hevur nakrar visti tú hevur mist vist ú misttríð viðst í skúlanum so hevur tú statvek onkran at snakkað við um tað millum annað ein heilsufrøðing og tað er tað sum hetta uppskotið gupp leggur upp til at tú fram til teirt átjan ára hevur møguleika at koma til tænasturnar til gygna og fáa at hjálpa upp á tann snuddin sum tú hevur í lívinum
ja takk ein viðmerking alsæt er hærd
joensen ger sovælja takk fyri frú forkvina øtað att javnstilla sálarliga og kroptliga heilsu tað er sjálvandi nakað sum sum tey flestu eru eini í eg sá eitt eittieitt yvirlit ein dagin sum ein ein lækni áhkinsuniversitetsupptalunum í usa hevði gjørt hefta var á á hjartadngin tráinum hann pástóð tað sum serfrøðingur at fýrs prosent av teimum sum komu inn við hjartatrupulleikum við altso hjartasjúkum fýrs prosent av tí stavaði beinleiðis frá sálarsjúku og tað vil siga langvarit stress langvariðar bekimringar langvarit eingist og so víðari
ja takk her vóru poulsdóttir
túr geri so væl ja kann ikki geva konkret svar upp á hví tey komu har til t bkanska huglegi eitt sindur um at atvit síggja fleiri fleiri ung tora at siga at tey hava sálarligar avbjóðingar tað er hevur verið øgiliga skammfult fyrr tey verðuliga sigmatiserað og tí er tað kanska fleiri sum hava liðið við laðað av sálarligum avbjóðingum sum ikki hava sagt tað og tað kann elva til nógv fleiri avbjóðingar eisini kropsligar avbjóðingar so tað at vit seta inn og fyribyrgja at ung fólk koma koma so langt at fáa sálar sjúkur ella ógvusligar sálarligar avbjóðingar tað er jú bara gott tað vísir eisini at vist tú hevur sálarligar avbjóðingar sum vaksin so hevurtu allarhelst havt har sum børn so tí má tað vera tað fyrsta vit gera er at fyribyrgja hjá børnum og ungum taðer ann besta íløgan vit kunnu gera í samfelagnum tað er at gera íløguna í børnini og ungdómin so kann eg leggja afturat í aratst tí eftir at tá eg eg og yngilin vóru í íhasum kvistunum í útvarpinum so lærdu vit at mann faktiskt doyggja av kærleikssorg so tað er av kærleikssorg
ja takk so lærdu vit onnur tað eisini næstur at røða er djóni nolsø joensen ger so væl
ja samband ið hetta málið hjá um fyribyrgjandi heilsutænastu til børn og ung so út frá kjakinum so gev mær sær nakrar tankar í mun til alt hetaher hvussu vit standa í kønastan fyri at koma við góðum ráðum og hvussu trupult børn og ung í dag hava tað samfelagið broytist og krøvini verða herd eisini til okkara ungu og líka so trupult ella avbjóðandi sum mann kann halda at tað at vera ungur í dag so er tað eisini avbjóðandi tað at vera foreldur tí nógv standa púra øráðaleys í nógvum førum um tá ið tað byrjar at líkasum at sansa at tá tað kemur til at barnið ikki trívist og ofta hoyrir mann at foreldur eru í villaráðim vita ikki hhvussu tey skulu geberda seg tí tað verður ofta sæð sum eitt ein forlyttari klæring at at søkja um hjálp ella biðja um hjálp og tí haldi eg at tað eigur at verða gjørt soleiðisnar at at vit eiga at styrkja ta ráðgevingina ella til dømisinnan fyri almannaverkið hevur mann ta ta góðu tilgongdina við teimum foreldur fáa børn sum eru sum bera brek ella sum hava hava aðrar avbjóðingar tað kundi haldi eg verið víðkað eisini til tað meira vanliga altso tað tað at og um um um tað skal vera land ella kommununi tað tað havi ikki nakrar øgiliga reiða greiða meining um men eg haldi at vit skuldu ikki undirmeta tað at vit eiga at hava hjálpina til foreldur tað at vera foreldur í dag eiga vit at hava meira í fokus ø til akkur hetta málið so taka vit sjávandi undir við hesum og halda at taðtað er ein ein gongd leið hóast eg eisini síggi fyri mær at enn ein fakpersónur sum tann ungi skal fyri halda seg til ella sum kanska kann blíva ein afturat nógvum tí í síðsta enda er tað relatiónin stað sambandið sum tann ungi gjøgnum sítt ungdómslív sum hann følir seg sum viðkomandi følir seg tryggan við sum viðkomandi eisini opna seg mest fyri og tí hetta her við at at vit seta meir meir formaliseraða hjálp upp í form av av av eg veit ikki alalmennum hjálpum av forskeljgum slag so fer tað eitt sindur burtur t hetta her at tað at bara vera saman hvussu eru vit saman í dgdgnum í dag tað er ein heilt øðrvísi máti nógvi nógv er avhangu av bæði við bæði skermi og telefonum hvørt á sínum ø tað er ein ein ein trupulíki sjálvum men so søkja tey eisini til tað sum vit onnur sum eru komin eit sindur upklárt vóru von við tað at mann mann mann spældi saman var saman pá øøðrvísi mátar ogí felagsskapum tí haldi eg at kommunurnar sum eru byrjari upp á tað at opna fleiri frítíðartilboð og hava oftari opið tað er ein gongd leið uttan at tað pjøvist at vera so øgiliga dýrt men vtú hevur eitt tilhaldsstað í tí nærumhvørvinum har sum tú ert so hevur tú so kemur tú saman við tú p ikki vera alla tíðina men tú kemur til og frá tá tú verður kanska til ein frítíðaraktivitet fór heim at eta og ver saman ið familjuni so fert tú aftur eina løtu til tey tað er tann rætti mátin haldi eg at kommunurnar gera nú at tær gera stórar íløgur í ungdómshús frítíðartilboð tí athar eru ofta spírarnir til bæði til til tað at vera sosialt saman at kunna tosa við ein óforpliktandi ein ein fakpersón sum er tað eru tar blíva rollimotell tey sum eru har til arbeiðis h og vit síggja ofta at ofta skal ikki meir enn tað til at tey smáu prátini um kvøldarnar saman við kanska tí persónunum ella við einum annan ungan har mann kann kann loysa upp fyri tí tað kann tað kann kompensera ftr øgiliga nógv ting uttan at tað blívur til til sjúku ella til ei til eitt ógvusliga tørv á á hjálp øso sssum ein mótvekk til tað rákið sum er at vit blíva meira meir einsamøll at tey ungu eru meira meira hetta her tað sum mann ofta hoyrir tær kanningar sum eisini eru gjørdar um at fólk føla seg ølia einsamallan í dag ella børn so kann tað vera eitt móttøk til at at mann søkir tað tann felagsskapin sum er góður fyri ein uttan happing sum sum eisini verður frammi í kjakinum í dag har og tað syrgja tey vaksnu sum eru kompetent á tí økinum fyri at tað fer ikki fram men tey trivnaður sum eru hásæt so ttað eru líkasum teir tankarnir sum eg havi í mun til at vit alla tíðina tosa um at børn blíva sjúk ella ung blíva sjúk vit skulu ansa eftir ikki at sjúklugera tað meira enn gott er tí at visu vit bara eru sum vaksin kompetent og eru okkara uppgáva vaksna so so søkja tey ungu okkum børnini eisini foreldrini og onnur rundanum í dag takk fyrifrú
takk fyri so er ein viðmerking frá rósu samuelsen ger so væl
takkyrifrú forkvinna eg kann ikki lata vera við at nevna tá ið jón janjóni joensen kemur inn á ati við hnu góðu tilgongdina øh har hevði eg hugsað mær tað at tann góða tilgongdin hevði meira ábyrgd tá persónar sita rundan umborðið koma við einum tilboði tiltil familjuna sum tey sum tey kunnu presentera ug ikki soleiðis tá i mann situr bara ron tosa rundan um borðið hvat mann kan koma ikki kann men meira at tað eru ábyrgd ar persónar sum sita rundanum og veita tilboð eina heildartilboð til familjuna
takk fyri djónu joensen ger so væl
og takk fyri viðmerkingina rósu samolsen ja har síggi eg eisini ta nýggju lóggávuna um almannatrygd tænastur sum at mann tryggjar familjuni in ein ávísan ráðgeving sum sum røkkur longri enn bara til tað einu samtalna ella tvær har tey koma men at tað eru at taðer ein reyður tráður í tí athyggher vit vit síggjast aftur um tað og ta tíðina so hyggja vit aftur upp á up á p á málið upp á sakina men eisini tað verður tryggjað at tey foreldrini ikki bara verða vera kanska man siga slept for tíðliga men men at tey alla tíðina kunnu føla tað at tey hava ein kontaktpersón ella í í systemunum sum tey kunnu ráðføra seg við og hendvenda seg til tá ið á stendur tí tað tí tað eru eisini brádliga íkomnar støður tað er nakað sum hendur knappliga og tað kann vera líka skjótt yvirstaðin men tað kann eisini vea nakað sum er undir er undir uppsøling sum mann sigur og og kann kann skal takast í teimum rækkifylgjunum har har tann rætta hjálpin skal setast inn so avgjørdargott hugskot
takk fyri frú forkvina takk fyri sirið stenberg ger so væl
takk fyri frú forkvinna ja eg eri samd við djóna nols joensen um tað arbeiðið sum verður gjørt í kommununum eisini við frítíðartilboðum um ítað kann vera ítrótt og ungdóms hús og skótar og hvørta sínum hava eisini eina øgiliga stóra fyribyrgjandi virkna tað e eingin ivi um tað og eisini nnakað av tí sum mann hevur tikið stigtil her inni frá við háskúlum og og øðrum góðum mennandi tilboðum til ung er ordiliga ein íløga eisini í fyribyrging og ikki bara í kann man siga tað sjálvt skúlatilboði hetta her uppskotið skal eisini síggja sum ein liður í í fyribyrgjandi arbeiðinum við tað at mann víðkar um tilboði hjá gygni soleis tað ikki steðgar tá mann er fimtan men at tað kann forseta til mann er átjan soleiðis at kanska natað upp tey sum glíða niðri ímillum sum ikki røkka tey tilboðini sum ellars eru eisini hava onkran sum tey kunna heita á við seg ástendur ella ella foreldrini hjá teimum takk

ina og takk fyri viðmerkingina ja og tað er eisini júst soleiðis sum eg síggi at tað er uppskotið sum at mann víðkar um møguleikarnar fyri at tann ungi hevur altso verið loftaður í fall at tað eru trupulleikar sum sum stinga seg upp í á lívsleiðini og serliga í ungdómsárunum og tí er tað gott at vist er at og vit vita um at taða eru ungólk sum hava øgiliga góða kontakt við nógvar av heilsufrøðingunum og hetta her er við til at gera tað viðsett at tað verður samtykt at tann ungi sleppur framhaldandi at hava tað relatiónina á tað sambandi við har onn vit tann tann fakpartóni sum tey nú eru fortrólig við tað er øgiliga týdningarmikið at tað at tað ikki verður brotið av av tí at vit eru her eitt sindur knártslut í lóggevingini men at at tað sambandið eisini kemur til barnaverndarøkið at tað at tey sleppa at hava tað kontaktina so leingi sum gjørligt í teirra lívum
takk fyri tann næsta røða verður annika olsen ger so væl
frú forkvinna hev hr verið rættiligani áhugavert kjak um uppskotið hjá siri stenberg og hervørg polsdóttir um at broyta lógina um fyribyrgjandi heilsutænastur til børn og ung og tað er so at víðka aldursmarkið úr sekstan ára upp í átjan ár at mann eisini hevur møguleika fyri at fáa tænastur frá heilsufrøðingunum upp í átjan ára aldur og eg haldi at tað er eitt ógvuliga skilagott uppskot og tað er eisini í tráð við sálarheilsuætlanina har mann mælir til at at nettupp at hækka aldrin og tað gevur góða meining tí sum eg eisini nevndu í einum í einari viðmerking í áðni so er tað nettupp í hesum aldrinum at tað er kanska trupult hjá teimum ungu at liva trupult hjá teimum ungu at fóta sær trupulleiki hjá teimum ungu at at velja hvat tey skulu fyri
nógvum árum síðani varð tað øgiliga einfalt at liva tú tók líkasum starvið hjá tínum foreldrum var tað eini bóndi ella var tað okkurt annað jamen so tók sonurin yvir og dóttirin hnhon gjørdi kanska tað sum kvinnur vórðu typi settar til at gera tá so tað var nokk so einkult tað heila støðan í dag er nakað heilt annað tú hevur eitt hav av valmøguleikum eitt hav at velja ímillum sum kanska eisini ger ta øgiliga trupult at velja hvat skalt tú velja hvat hevdu møguleika fyri at velja kappingin er hør javnaldrarnar eru kanska stinnur í í í fakunum og í skúlum meðan tú kanska ikki følir so stinnan javnaldrarnir hjá tær hava kanska eitt sosialt netverk tú hevur kanska ikki sjálveitt ganga til ítrótt og klárar seg væl í ítrótti tú klárar teg minni væl so hetta her við einseminum og og happingini úti í skúlunum og og kappingarkanst ka m en siga mentanini úti í skúlunum er ómetaligani hørð fyri okkara ungu og sjálvandi kann tað viðføra bæði til sálarhválur og til einsemi til ja at tú følird útstoyttan so tað er ikki nevnt at vera ungur í dag tað sum eg haldi er viktigt at mann setir inn á tað er ikki bara tað at mann hevur eina rúgvu av av av sálarfrøðingum og og og heilsutænastum runt umkring sjálvandi skuldi hava hesi tilboðini men eg trúgvi tað sum tey ungu mest hava brúk fyri tað er tíð og nærveru tað er tíð og nærveru sum tey hava brúk fyri og tað at onkur sær tey at onkur særdeg sum menniskjur at onkur serlag sum indevit og ikki bara tað sum tey gera tí tað er nettupp tað sum er í vandin hvar liggur sjálvsvirðingin hjá tí einstaka tað er ikki tað sum tú ger men tað halda nógv tað er tað sum eg geri tað evr ikki klára meg gott í skúlanum g fá eg tólv í øllum ella við seg klára at skora soeso nógv mál ella vistseg klára at vinna hatta so eri eg kul men visti tú ikki hevur tína sjálvsfatan títt sjálvsvirði heilt inni á sálini í lagi tá kemur tú galið avstað og tað er tað eg trúgvi mann skal hava nógv meira fokus upp á at bara síggja tann einstakasum menniskja eg kaðaði bara fyri stuttleikar inn á tú og er ráðgevingina sum barnabati hevur varað av í nøkur ár eftir hondini sum er ein anonim linja sum tey ungu kunna ringja inn til hava tey trupulleikar av ymsum slag í eg bleiv rættiliga sjokera tí her stendur sjálvandi deilt upp í hvat ið tey ungu spyrja um tað kann vera alt millum himmalogjørð men so stendur ein teigur sum eitur sjálmorð og so kann mann leita longur inn e stendur her genta tólv ár vil doyggja genta fimtan ár noyðist eg at vera her genta trettan ár orki ikki at liva meir genta tíggju ár nær endar tað altso hetta er ræðuligt hetta eru ung børn okur tosa um og eg veit ikki hvat tað hvat tað rætta er at gera um mann skal seta øll møgulig til at at loftaheso fólkunum eg trúgvi at okur mugu venda búttini fullstendigani við og fara nógv meira miðvíst inn í bæði barnagarðar og skúlar til tess at varpa ljós á hesi viðurskiftini tí visti tú sum ggu við hesum tonkunum skal hivast til ein sálarfrøðing ella okkurt annað jamen so føru tú tit eg uppaftur meira skeivan tað e okkurt galið við mær trókk eg galið við mínum persóni og tað trúgvi eg okkurt ansað øgiliga væl eftir so tað sum eg kundi hugsað mær at mann gjørdi meira av tað var at tosa um hesi tingini í skúlanum varpa ljós á tað akkurát sum tá mann tosar um happing út í skúlanum at mann varpar ljós á sorg sjálvmurs tankar aftor nakað sum okur slett ikki skulu ímynda okkum eia tíggju ára gomul gentuna gangur og og og og hugsar um men tað gera tey opunbart tey ungu í dag øhmann kundi sjálvandi lagt øgiliga nógv afturat at eg fari hvart at vera øgiliga jalið yvir fyri hesum uppskotunum tí at eg trúgvi hetta kann bara bøta um og og serliga í hesunm aldrinum sekstan átjan ár har mann hevur tað øgiliga trupult osum menniskja at at finna út av tí heila so sjálvandi fara okur at vera positiv yvirfyruppskotinum í trivnaðarnevndini
takk fyri frá forkvinnu takk fyri at tað var upp á sekundi ein viðmerking frá siri í steðnberg ger so væl
takk fyri frú forkvinna og takk til anikuolse fyri eina góða røðu tað eru virkuliga ung fólk sum hava tað trupult og eg veit ikki ta samlaða loysnina men hetta er ein partur av henni men okur kunnu so ikki lata standa til og tað er eisini púra rætt við bara tað at hava meira fokus á tað og hett her við nærveru og at hugsa sjálvsvirði inn tað veit eg í hvorfall eisini eina uppgáva sum heilsufrøðingarnir arbeiða við hetta her við at at hava altso undirvísing við børnum og tosa um tað jum sjálvsvirði at børnini verða cedd hoyrd og vird fyri tað tey eru og ikki bara fyri tað tey gera altso at mann tekur tekur tað upp sum eitt mál man tosa við allar familjur um og eisini í skúlunum tað er í hvørfall partur av at mann eisini mennir sum menniskja fyri og og kann standa inn fyri tí sum mann ertakk fyri
nika olsen ger so væl
ja takk fyri frú forkvinna og takk fyri viðmerkingina siru stenberg tað er púra rætt og og tað sum eg trúgvi at at nógv foreldur kanska ikki hugsa um tað er at tey geva børnum hjá sær eina bjarnatænastu tá ið tey bara rósa teimum fyri tá ið góður karatenorður ella tá ið tey hava vunnið eina kapping ella t tey klára seg væl og og leggja út á facebook og sovíðari tað er slett ikki har ið børnini hava brúk fyri at fáa lyftið børnini hava verið brúk fyri at at fáa at vita at tey eru heilt ókey sjálvtum tey kanska bara fáa eitt fýratal ella sjálvt um tey kanska ikki skoraða hatta málið ella bara fyri tað at tey gjørdu ein innsats og tað eg trúgvi at mann skal vera nógv meira tilvitaður um hesi tingini tí mann kann faktiskt ótilvita gera óbótaliga skaða fyr tað einstaka barnið visti mann ikki er ógvuligani tilvitaður um tað ósjónliga pressið mann leggur á børnini takk fyri
frá forkunnuni takk fyri tá næsta røða verður sirið stendberg

ger so væl takk fyri frú forkvinna og eg haldi at okur hava havt eitt rættiliga gott orðaskifti nógvar góðar røður eg hevði eisini fyri nøkrum fáum døgum síðan ein spurning til landsstýrismannin um hvussu hann sá fyri sær at mann kundi menna gigni sum stovn og eisini hvussu mann kundi skipa nakrar meira smidligar tilgongdir nú mann veit tað til tað at tað til dømis er blivin so long bíðitíð aftur í barnasigratriðini um mann til dømis kundi gjørt tað soleiðis at heilsufrøðingarnar sum eru í skúlunum kundi ávíst beinleiðis at tað ikki skuldi ganga so long tí at tey kundu taka akkrátsum tey sum tey sóu at tað var heilt agutt kundi sleppa beinleiðis framat og tað hevur landsstýrismaðurin sum sagt at hann er við lið til at fara inn og kanna og tað haldi eg hevði verið ein múrur sum hevði verið brotin eittlís sindur niður vissi mann fekk gjørt tað æ tey árini sum eg havi verið her inni haldi eg tað hvørfall tey fyrstu at tað var nokk so trupult at fáa játtan til fyribyrging og kanska serliga til gigni hetta fór øgiliga ofta av aftur á fíggjarnevndini sjálvt um teð var sett á men eg haldi atað er broytt tað hevr gingið rættiliga nógv betri nú tey síðstu árini ø eg haldi eisini tað hevur verið ein sovorður hálningur til tað at hvørja ferð tað hevur verið onkur samfelagsligur trupulleiki so hevur mann ikki akkurát sum havt ein vilja til at styrkt tær skipanirnar sum tað almenna varar av men mann hevur kanska heldur sett okkurt nýtt inn sum onkur hevur bjóðað fram og tað haldi eisini blívun ein hálningur til at tað má mann eitt sindur koma burtur frá man heldur royna at fáa tað at at fungera sum mann skal í lógini sum er sum skipað virksemið hjá heilsufrøðingunum har er eisini lagt upp til at heilsufrøðingar kunna veita tænastur úti í barnagørðunum eitt eftir tey gera heimavitjanir til pinkubørn men har er eisini ein heimild til at vera úti í barnagørðunum akkurát líka væl sum man er úti í øllum skúlum og tað sum tað faktisk í nógvum førum ofta hevur stranda upp á tað er tað at tað hevur ikki verið nokk av starvsfólki til at røkja ta uppgávuna eisini og tað var eisini nøkur ár har faktisk eingin var í útbúgving so nú er tað tíbetur vent og nøkur eru farin í útbúgving aftur men hetta er eisini ein av teimum kannmann siga smái stovnunum sum mann má seta eisini inn við menning upp á tann mátan at mann m fáa útbúgvi fleiri vist mann eisini vil víðka um tænasturnar og seta fleiri tí tað verður neyðugt eisini visti mann vili víðka aldursmarki og vistimann vil røkka barnagørðunum visti mann vil gera meira við fyribyrging og ikki bara seta inn tá ið skaðin er hendur sjálvandi hava foreldrini ábyrgdtað er fleiri sum havt vera inni á tí og sjálvandi eta eingin sum vil taka ábyrgd frá foreldrunum og sjálvandi skal mann eisini vera varin við at mann ikki professionaliserar alla umsorgan tað skilji eg ordiliga væl men eg haldi at mann hevur eisini eina samfelagsliga ábyrgd tí at tað eru nøkur sum hvørki hava tær relatiónirnar til ein vaksnan sum tey kunna fara til og tað eru eisini nøkur sum okur vita sum búgva í heiminum har tað ikki ber til okur hava eisini eini fýrs børn sum ikki t búgva heima altso so okur hava eisini sum samfelags skyldi yvir fyri fyri okra børnum sum líða eg haldi t okur kunnu ikki bara lata standa til og siga at tei mugu bara taka seg saman sum eg eitt lítiðsindur haldi eg hoyrdi g onkran siga eg haldi t familjur hava brúk fyri ráðgeving og tað eru børn sum hava brúk fyri hjálp fleiri ava verið inni á hesum her við hjúnaskilnaði sum jú báði kann vera gott og ringt tað kann vera ein ótrúligur sorg hjá nógvum og ótrúliga trupult at koma at fóta sær aftur sum barn men tað kann eisini vera bjargingin hjá onkrum øðrum í onkrum føðrum men sjálvandi skal mann taka hond um tað mann kann ikki bara siga túsum blívin happaður takdeg saman ella tú sum er deprimeraður tak eg saman tak songtíðna og gakk tað ber ikki til at at siga at at at hava tann bara tann hálningin sjálvandi má mann hjálpa til tað sum eg síggi eisini úti í familjum tað er hetta her við at tað er tað er brúk fyri at tosa um vanligt familjulív og nærveru altso bara tað at tosa um at eta saman hava máltíðirnar saman lesa søgur fyri børnum og hvat tað skal vera leggja tey at sova ølls tingini sum nógv halda vera púra púra grundleggjandi er nakað sum má takast upp í nógvum heiman tí tað er ikki grundleggjandi fyri so so tað her er nakað eitt eitt stórt arbeiði at gera og nettup tað sum annikaolsen eisini var inni á at børn føla seg c torduvird og at teirra sjálvsvirði veksur av tí tað er eisini galdandi fyri foreldur so her er ein ein fakbólkur sum kann røkka hvørfalt teimum báðum í einum kan man siga og tað haldi eg ein góð íløga í samfelagi takk fyri takk fyri jóhannes joensen n
systirmerking tú so væl ja takk fyri frá fólkum ja sigur steinberg og eg vit hava arbeitt nógv við seg hava arbeitt nógv við ungum og børnum ungum og tað hevur hon eisini og vit kenna til støðuna hvussu nógv heilsufrøðingar gera eitt øgiliga stórt arbeiði úti hvussu eg í skúlum sum eg síggi skúlaheilsufrøðingarnar tær hava alt for nógv at gera fleiri av teimum og tí blívur arbeiðið øgiliga sporatiskt at fólk eru tær gjørt sítt arbeiði ordiligt tí tað er for nógv at gera í mun til tað tí tey hava og eg hugsi at mann skal taka hatta av fyri øllum sítt fólkum sum arbeiðið úti í geiranum tí tað er eitt øgiliga stórt arbeiðið slíkt reyttur og tá mann vit mann eru hugt til at niðurgera tað og heldur siga tað mann mann taka tað saman ella tað eru onnur taka yvir so so tekur mann feil tí at faktiskt eru resursurnir ikki nóg stóru í døkinum tað burtur at vera nógv stórur
takk fyri at sirið steinberg
ger so vætakk fyri frú forkvinna ja teg eri onga løtu og iva um at tað verður gjørt eitt rættiliga stórt arbeiði og eg haldi g heldur ikki tað r eri so øliga langt síðan at tað var onkur borgarstjór sum var frammi og segði at at í í løtuni hevði teirra skúlu ongan heilsufrøðing og tað hevur tað í periotum verið næstan altíð onkur skúli í føroyum sum hevur manglað so her eri absolutti pláss til at økji um játtanina og eisini at fáa lagt eina ætlan fyri hvussu hon fær útbúgva í fleiri tað er eisini ein ein fakbólkur sum kanska nógv er komið nakað til árs so so tað eru fleiri sum fara frá innan fyrði evilkomiliga tíð og fleiri eru akkurát farin frá so tað er neyðugt at seta við og hetta er ein útbúgving sum tekur nokkso leingi tí tú skalt hava nokkso nógvar royndir áðrenn tú
kemur so langt so at tann tann parturin eisini verðu itt sidur forsømdur takk fyriyri steffan klein poul
polsen ger sovælja frú forkvina eg veit ikki hvør hesin her onkur var sum røðarin sipaði til men sum en sipaði til mín so so royndi eg øll førin ikki at hava ein taki saman boðskap í mínari røðu eg haldi tað kann vera loysnin fyri fleiri at tey faktiskt ja egveti kim egskal eg taka saman men at tey síggja orku við segeg broyti hatta o hatta tingið so fái loysi trupulleikarn sjálvur meðan hjá øðrum er tað kanska onnur hjálp skal til og eg huglift rera nógv um rótina hvørj orsøkin til at vit endaðu í hesari støðuni so eg haldi tað eru y ymiskar gradir av sálarligum trupulleikum og eg haldi at ein sjálvur má taka ábyrgd fyrst saman við familju og øðrum og sjálvandi visti tað ikki riggari so kann mann søkja sær professionella hjálp men tað var ølførum ikki ætlanin við mínari røðu
takk fyri at sirið stenberg ger so væl
takk fyri fyri forhvinna á ja men tað er eisini púra rætt at tað er nøkur ting sum mann kann gera sjálvur tað er bara tað at at tað má vera ein skipan sum sum røkkur har sum tað ikki har sum tað ikki er nokk so tað er nokk meira tað at mann ikki kanska foreinklar hetta her til at at tað kann ikki vera so alvorðligt at at mann finnr nokkurt av tí sjálvur men tað er eisini ein rætt fokurs at hava at at mann roynir at at leita aftur eftir rótuni altso hvat eta sum ger hetta her eru tað nøgru strukturarsamfelagn sum hann kundi býtt um og gjørt enn betri og har haldi eg eitt tað besta man gjørt tað síðstu árini tað er tað barnsbortafarlív er longt tað er tað er hvussu ein máti mann kundi minka arbeiðsvikuna til dømals takkfyri
takk fyri tann næsta røða verður edva jacobsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna hetta er eitt sera áhugavert mál vit hava viðgjørt og og kjakast um í dag og tað hevur ótrúliga nógvar vinklar inn yvir eitt sovornumt mál og og tað sum kjarnan er í øllum ta er tað at tað eru tag nøkur børn bæði bæði smærri og størri sum sum hava nakrar avbjóðingar og hava nakrar trupulleikar og og tað er nakað faktað sum sum mann má fyrihalda seg til og tað røkkur nni barnagarðar inni í skúlar allastaðni men samstundis so eru tað eisini nógvar skipanir eisini sum rósa samelsen var inni á nógvar skipanir sum eru við til at røkka somu endamálunum og sum sum vilja gera eitt eitt stórt og so gera eitt stórt arbeiði fyri at fyri at fáa líkasum hjálpt hjálpt til og rætta inn til men møguvíst kundi mann skipað eg veit ikki hvussu tað havi ikki ordliga boð uppá men men sernámur eitt onnur øki er eisini og kanska er tað eitt sindur kassa uppdeilt kanska skuldi men tað er tað sum evu snakkað upp í leypar í áravís hvussu fáa vit samstarva betur soleiðis at ta næmingurin at tað barnið ella tann familjan sum følist teg hava eina avbjóðing í lívinum møguligt hevði eitt stað til dømis niðri har er tað innan fyri kommununa hvar tey hava sosialráðgevara sum sum kommununi tey sum hoyra til kommuna er líkasum deild upp í og mann veit hvønn sosialrágera tú hoyrir til sum familja men sum so situr við øllum tí netverkinum hvussu hvussu títt barn kann fáa fáa hjálp ta skipanin koyrir ikki akkurát á sama máta í føroyum men eg veit at fólk sum hava havt stórar avbjóðingar herið kanska er flutt niður av tí sama og hava fólkt tá tverður møttur úti í við bjóðar intil kommununa og hava sitið fleiri fólk tey funnu so tav at øll hesi fólkini skuldu taka sær av tær so tann eini fundurin kanska greiddi alt og tey vistu fram eftir hvussu tey skuldu fyrihaldast eitt nú sernám vst við tú bara taka eysturoynna og man kan eisini taka havnina so er kanska eitt øki sum tekur sær av fleiri skúlum millum annað og og og fleiri barnagarðiin og vistu tað eru vist tú eru avbjóðingar innan ymisk økir í dag er tað eisini blivið soleiðis at sjálvt frá tær pikkulíti so fáa tey bara eina avbjóðing sum var ikki kanska vara líka stór fyri nøgrum árum síðani og tað er málbrúki bara tað at atmegna megna at hava eitt eitt málforráð s ella eitt orðforráð sum sum skúlin krevur og o visti tú kanska hevur ta avbjóðingina í einum forskúla illa í ein barnagarði so er tað ordiliga gott og tað er nógv fólk sum vilja hjálpa men tú biður um tað hjálpina ota kanska einaferð gjøgnum eit heilt ár ella tvæ ferð ein hálvan tíma kann ein koma inn á stovnin og royna hyggja upp á hvat er sum sum avbjóðingin hjá tær er og tað sig seg sjálvt at tað tað munar ikki til at flyta avbjóðingina til nakað positivt hvussu ger mann so tað tað er øgiliga ringt og tað er tí at tey hava kanska maná resursur eitt sum var intersantverin komið inn á í áðni tað var ungdómstilboð og eg prátaði við við ein persón ella tveir sum høvdu við ungdómstilboð at geran verða eisini partur av kommununi men tað vísti seg at mann prøvaði at hava nokk so nógv forselligt við til tey ungu sum tey kundu líkasum aktiverast við men men viðkomandi føldi eit eitt sindur einsamallur ei kundi hon sær havt eina hjálsur afturat tí tað var ikki akkurát hetta her at gera við teimum men tey høvdu brúk fyri at ein var har sum kundi leggja oyrað og so fer mann at spegulera upp á so steffan klein poulsen var inni á nøkrur áhugaverdur vinklonu í áðni sum mann kanska ikki dreivta so nógv tað eru akkurát sum tað pakkin tað familjumynstri sum mann er í hava vit for nógv altso er tað for nógv vit skulu náa er tað vit vit vit kunnu bara sita eium tað sjálvi og hyggja úfti á facebook hvussu vit leggja hvussu tað verðu lagt út alt møguligt sum mann ger heima og alt møguligt sum onnur gera skal ein mynd av og tað sk teksturin í undir og næstan so at mann hevur bakað nakrar bollar tann dagin ella okkurt sárið altso at fer r akkurát sum hvar gongur marki fyri hvat vit skulu vísa alment kunnu vit ikki hava nakað hugna uttan at øll verðin skal vita tað hvør so við teimum sum ikki klára t vera ein partur av hasum hugnanum ikki í eina familju sum hanna klárar at leggja alt heta her út á facsepog vit hugsai um hvat er vit ganga gera til dagligt tí tað eru ikki øll sum hava líka lætt við at leggja øll si tingini út og tey sum hava tað trupult tað er tey sum ikki makta í teirra familja vera ein partur av hasum og jú nú fór tíðin men bara tað at mann hevur at mann skal renna á jólaaftans morgun altso tað er virkuliga gott men kann hetta ikki blíva for nógv
takk fyri fyri frú forkvinatakk fyri ein viðmerking frá annika olsen ger so væl
takk fyri frú forkvinna k kanska setu rakt á v teimum sum rennir jóla altans morgun men vatt er skemt tilsíðus edva jacobsen var inni á nøkrum heilt áhugaverdum við teimum sosialu miðlunum tað er nevmiliga soleiðis at gransking hevur prógvað tað ati nýtsla av eitt nú facebook og sosialu miðlunum er faktisk viðførandi til djúpsdress og eg trúgvi at mann eigur at vera nokk so tilvitaður um tað skúlan er sjálvandi tilvitaðum t tú kann ikki hita við við telduni og ítelefonini allan dagin men eisini at seta avmarkingar á at mann ikki kann sita við hesum tólinum allan dagin og og fáa øll hesi inndreskjuni sum etvar jakobsen er inni á tí tað kann viðføraasdress ikki bara hjá teimum vaksni at tey fáa stdress av øll hini gera men so sannilig han eisini hjá børnum sum skula fyrihalda seg til øll hesi inntrskjuni alla tíðina so tað er eisini ein vinkul í øllum hesum her í mun til sálarheilsu
edva jakobsen
gjørt væl fyri frá fólkinum ja nú hevði eg líka tað ískoyt um at renna í altans morguns var eitt sindur stuttligt at annika olsen hevði svarið teg haldi hon rennur ómettiliga nógv men men tað er bara tað at mann líka hugsar inn hvat fyri støður hvat fyri dagar hava ótrúligan týdning í familjulívinum eg veit at alt broytist men tú fært onnur ting inn í hesar dagarnar sum rívur alt tað gamla vekk tað at mann bara fer upp og pakkar eina gávu út við vit skulu náast so illa nógv av tí sum tú ikki kanska náddu fyrr men tað er so eitt val mann skal bara vita hvat væl mann ger og hvønn dag gongur tíður og so alt tað er tað sum vit leggja út men tað eru familjur sum ikki makta at leggja sær tingini útundir teir brúka eisini facebook tað er slett ikki tíð eg nevni eftir her men myndir av øllum sum vit meta suksess tað kemur at følast ofta svíða hjá nógvum sum sum ikki makta sær suksessina so tað var bara lítil hugleiðing um tað takk fyri frá fólkum
ja so vóru ikki fleiri sum hava biðið um orðið í hesum málinum og tað merkir so at løgtingsmál nummar hundrað og tjúgu verður beint í trivnaðarnevndina næsta mál á skrá er fyrsta viðgerð á løgtingsmál nummar hundrað og einogtjúgu tjúgu tjúgu uppskot til samtyktar um at áseta hvør myndugleik hevur ábyrgd av heimleysum í føroyum tað málið verður eisini beint í trúnaðarnevndina og eg skal biðja um framsøgufólk tað verður fyri fólkaflokkin annika olsen fyri javnaðarflokkin eyðgun samuelsen fyri sambandsflokkin rósa samuelsen fyri tjóðveldi herwurpolsdóttir fyri miðflokkin steð fann klein poulsen fyri framsókn bjarni kárasom petersen og tann fyrsta røða verður annika olsen ger so
sovæl ja takk fyri frá forkvinnan ja nú flyta vit okkum yvir til bústaðartrotið og bústaðarviðurskiftini hjá okkum í føroyum hevur eitt uppskot til samtyktar um
at áseta hvør hevur ábyrgdina eg skal líka minna á at tað er anika olsen sum akkur hevr fingið orðið so teir eru fundirnir sum eru í salinum nú teir mugu ógvuliga gjarna flytast út gonginaolsen gersovæ ja takk fyri frú forkvinna ja sum sagt so er hetta eitt uppskot til samtyktar um at áseta hvør hevur ábyrgd av heimleysum í føroyum tað er púra rætt at tað er eingin greið áseting um hvør hevur ábyrgdina og hvør hevur skyldina at útvega heimleysum ein bústað almannaverkið hevur sambært lógini um almannatrygd heimild at ávísa eitt bútilboð til teirra sum ikki hava bútilboð ella hava eini ein bústað eg havi mangan í mínari tíð bæði sum borgarstjóra og eisini sum landsstýriskvinna í almannamálnum upplivað nettupp hesar frostratiónirnar sum hann stendur yvirfyri tá ið ið mann upplivir heimleys runt um kring í í landinum sum ikki hava tak yvir høvdið okur ganga nokk eisini fyri gygl okum at tað er so øgiliga ljósarætta heila at øll liva gott í føroyum og øll hava onkran sum kann hjálpa teimum við at fáa tak yvir høvdið men soleiðis er tað tíverri ikki blivið og støðan hon stendur sjálvandi við og vesnar tí tað eru alsamt fleiri og fleiri sum blíva heimleyst og tá skal mann ikki bara kaga niðan í steinatún til tey óluktorini sum sita har uppi um dagarnar men eisini púra vanlig fólk sum koma út í truplar støður í lívinum og tí tí haldi at tað er viktigt at mann fær greitt ásett í lóggávu hvør hevur heimildina at hjálpa hesum menniskjunum sum ikki kunna fóta sær tað er í løtuni ein bústaðarpolitikkur til viðgerðar hann liggur í trivnaðarnevndini har ið hesin spurningurin eisini hevur verið reistur og eg haldi í tann mun at tað er neyðugt at mann tekur hond um nættupp hendan málbólkin og at mann eisini innkluderarhan í mun til tað uppskotið sum sum er nú og í mun til ein eventuellan nýggjan bústaðarpolitikk eg kann ímynda mær at tann nýggi bústaðarpolitikkurin verður endurskoðaður at mann so eisini hevur hendan málbólkin við í tí bústaðarpolitikkinum øí tórshavnar kommunu hevur mann nakrar fáar sosialar íbúðir tilteir mest útsettu borgararnir hjá okkum har eru á leið eini tretivu íbúðir til fólk sum sum hava hava sosialar trupulleikar og har er kanska neyðugt at í hvørt fat fordobla tað vissi ikki kanska tvídopla ta tí at neyðin er ógvuligani stór okur vita eisini tað at tað er øgiligani trupult at seta inn við hjálp visi mann ikki hevur ein bústað at útvega netupp hesum fólkunum sum sum gerast heimleys av øllum møguligum ymisum orsøkum øheg kundi hugsað mær at mann fekk ásett hetta bæði í lógina um almannatrygd havi eg altíð hildið at tað har tað hoyrir heima tí at tað er almannaverkið sum sum oftast hevur hesin borgararnsum vend at tei venda sær í í ymsumkanska man siga við ymisum trupulleikum til almannaverki tað verður seg bæði hjálp í mun til forsagarahjálp ella í mun til fyritepensjón ella í mun til til aðrar tænastur av ymsum slag so almannaverkið er ofta tann kansk man siga myndugleikum sum sum fer henvendis frá hesum fólkunum kommunan er ikki ikki altíð tann fyrsta sum mann kundi hugsað sær teyr vendi seg til hon er ofta tann næsta ligið har ið tað banka upp á og siga at eg havi onga at fáa onga hjálp frá almannaverkinum tí at almannaverkið hevur onga íbúð at vísa á so er kommunan líkasum tann næsti og kommunan er jú sjálvandi tættari upp á og tí fær hon eisini allir so borgarn meira tættari enn æt sær og og stendur eisini ráðaleys tá ið tað kemur til at at hjálpa teimum

øhí lóggávuni í dag ella í kunngerðini sum bústaðir virka undir har er tað ásett a fimta hvør íbúð skal útvegast til fólk við serligum avbjóðingum og tað kundi til dømis eisini verið pointerað kraftigt at tað eisini var til heimleys ella fólk sum sum sum ikki høvdu taka yvirhøvdu at mann eisini hjálpt teimum tann vegin eitt annað sum eg eisini havi hug til at nevna í mun til heimleys og í mun til alt hetta her kjakið sum hevur verið í dag tað er at fáa íbúðir til fólk sum onkursvegna eru komin í samband við barnaverndina tí tað vísir seg ofta at sosialráðgevarar onur ikki hava ta yð t neyðugu amboðini til at hjálpa hesum familjunum og tí síggja okur og upplivukur kanska í dag at tað talið er við at eksplodera eg haldi at talið er um eini fýrs børn sum eru sett heiman antin til fosturs ella á barnaheim og tað er tí mann ikki hevur tey røttu amboðini og bústaðurin er í hvønfall eitt amboð ein fyriskipan har ið sosial ráðgevar onnur kunna hjálpa hesi familjunum at leggja teimum lag á at at virka sum familja geva teimum struktura tað sum tey kanska hava tørv á og so víðari so bústaðurin er eitt øgiliga øgiliga týdningarmikið amboð fyri bæði tann einstaka fyri familjurnar fyri tey sum koma undir barnaverndina og so víðari til at hjálpa teimum at á fóturætt á føtur aftur kiogur til eitt nú danmark sum okur je ofta gera so er heldur eingi lóg sum ásetir greitpyr o hevur ábyrgdina av heimleysum og støðan í dag við heimleysum í danmark honuni er ikki nakað sum kallast eitt eit nullmark har er seks túsund fýra hundrað og einogtretivu heimleys og eg kann ímynda mær vissi mann skal læra tað niður at teg nøkulunda tað sama lutfallma plagdi at at ganga tað niður við við talunum av fólkunum í føroyum so eg trúgvi at í í føroyum skulgu nokk upp á eini tvey trý hundrað heimleys sum sum ikki hava ein veruligan bústað

tað sum mann kundi gjørt haldi eg tað var at kommunurnar kanska vóru teir sum tóku sær av at spyrja inn til og vera vera tann sum serviseraði men at tað var almannaverkið sum sum ávísti mann kundi kanska havt eitt sovort spyrjisema har mann spurdi hvønn einstaka borgara um hvussu støðan er og hvussu er bústaðurin hjá teimum og og hvat hava tey tørv á at mann fær eitt veruligt innlit í hvussu støðan er tí tað sum tað sum okur síggja nú tað er tað at okur hava langar bíðilistar hjá bústøðum og aðrasteðs men vísir tað tann reella tað tað reellu bústaðarneyðina eg kundi hugsað mær at mann hevði eina meira spesifikka ein meiri spesifikkan lista eina kuttlista sum sum vísti á altso hvat er á kutta kutt tey sum einki hava tak yvir høvdi og hvør kann bíða eitt lítið sindur og hvør hevur tað líkasum bara sum ja vit vilja flyta í okkurt annað og tað er sjálvandi ymiskir tørvir tað er eingin ivi um tað og tí kundi hugsað mær at at mann fekk ein sovornan defernseraðan lista soleðist mann kundi veruligani seta inn har neyðin var allarstørst eg haldi sum heild er hetta her eitt eitt útmerkað uppskot og eg havi sjálv sóknast eftir at hava eina greiða heimild til hetta her hvør hevur veruligani ábyrgdina av teg nú flytu borgarinr líkasum bara millummyndugleikar atso millum almannaverkið millum kommununa eingin kann líkasum siga hvør hevur ábyrgdina av hasumpersónunum og onkursvegna hava okur skyldi til í hvønnfalt at ávísa ábyrgdina tí tað er tíverri nøkur menniskjur í okkara samfelag sum hava trupult við at at fóta sær og hava hava ábyrgdina av av egnum lívi og at meistra egilív og tá er tað at samfelagið má traðka til og og hjálpa til við við bústaði takk fyri frú forkvinna ja takk fyri ein viðmerking frá hervør polstótti
tí vri geri so væl takk fyri forkvinna eg vil fyrst ogfrems takka ann colsen fyri eina positiva røðu so hesan posar var til hetta uppskoti efta er aðru ferð leggi htað fram við einum lítlari broyting um eisini jer eina ætlan fyri at basa heimleyis í føroyum tí søgan eyðug tannat vit ikki ngdit hava tøl fyri hvussu nógv heimleyst eru í føroyum og tá blívur tað eitt sindur trupult eisini at gera konkret átøkt vit vita ikki hvussu útbreiddir trupulleikin er í tvey túsund og fimm varð eitt álit gjørt viðvíkjandi heimleystumm í føroyum og tá mælir tann arbeiðsbólkurin til at mann gevur kommununum ábyrgdina avat veita heimleystum ein bústað hvørja støða hevur hann tosan til tað

gesæja takk fyri frú forkvinna altso trupulleikin hevur jú verið tann alla tíðina at kommunurnar hava jú ikki heimild til at byggja bústaðir hann og tí títí verður tað kanska eitt sindur trupult tí havi eg altíð hildið at so leingi atatalmannaverkið ogog almannaráðið hevur ábyrgdina av bústaðarpolitikkinum og hevur ábyrgdina av bústaðir at at útvega bústaðir kring landið at at tað má vera tað amboðið okur brúka men eg haldi at kommunurnar máu vera við spælar kommunurnar muga koma inn og vísa á og og koma inn við sínari ekspertisu og sínari vitan og og og tí at tað eisini eru nógv fólk sum venda seg til kommununa tí at mann heldur at tað er líkasum tann fyrsta hurðin men tað sum mann upplivir og tað sum eg hvi eisini upplivd í mínari tíð sum sum landsstýriskvinna tað var at tað vóru øgiliga nógv sum vendu sær til almannaverkið og ikki til kommunurnar so tað er eg haldi at at lógarheimildn má liggja hjá hjá almannaverkinum og leggja á almannamálamálaráðnum mog eg haldi at kommunurnar skula samstarva og vera við í arbeiði
takk fyri tann næsta røða verður eykun
samuelsen gersovæl ja takk fyri frú forkvinna ja vit viðgera eitt uppskot frá hervar poulstóttir uppskot til samtyktar um at áseta hvør myndugleiki hevur ábyrgd av heimleysum í føroyum og tað sum uppskotið líkasum snýr seg um tað er t t her við at áseta í lóg hvør myndugleiki hevur ábyrgdina av heimleysum í føroyum og at gera eina ætlan fyri at basa heimloysi í føroyum tað sum eg sakni eitt sindur í hesum her tað er kanska eitt triðja punkt ella ella punkt nummar null ella hvat mann skuldi sagt at mann definerar heimleysi heimleys altso hvønn tosa vit um og at mann fær tað skrásett upp á onkran máta og hvussu man so skráseta tað kemur sjálvandi annað upp á hvør loysnin er mann finnur við hetta her við lógarheimildini um mann nú í lóg segði at tað var almannaverki menn í samstarvi við kommunurnar tí up á einlan máta mugu kommunurnar upp í tað eri eg hvøfalli sannførd um hog tá ið vit so tosa um hetta her at definera hvør er heimleysur so hava vit jú gjørt nøkur ymisk ting altso tað fyrsta tað var hetta her álitið sum atspaulur strøm fekk handa í tvey túsund og sjey um heimleys sum sum botnaðu í at mann eisini fór at gera hetta her stuðul til fyriskipanir fyri heimleys har mann fekk hesar her stovnarnir hjá sjálvbotnum felagsskapum sum skuldi veita hesi serligu bútilboðini har mann hevði stovnar í havn og har mann í undanfarnu samgongu sum fekk ein stovn afturat í klaksvík tí hyggur mann í lógina um almannatrygd so stendur har at mann kann veita serlig bútilboð til persónar við vítfevndum sosialum trupulleikum sum ikki eru førur fyri at útvega sær ella fasthalda ein varandi bústað er tað tann definitiónin vit skulu brúka til dømis og í viðmerkingum til tað har stendur nemiliga í lógini um almannatrygd hær stendur at teir persónarnir sum koma undir eftir her at at har stendur á landi hevur ábyrgd av at veita persónum sum ikki kunnu eru før fyri útvega sær ella fasthalda ein bústað har er tað landi so har er eitt sindur um ábyrgd kann mann siga men tað er kanska ikki nóg væl útgreinað ella mann hevur ikki meira sagt hvønn bólk mann tosar um og hvussu er samanspæl við við til dømis kommunurnar so tað manglar kanska og tað sum so eisini verður ella tað haldi eg manglar vit hava jú eisini í seinastu samgongu innført ein bráðtórslista fyri fólk sum vóru av kuttari neyð har onkur sigur at orsøkin til tað eru so fá ella eg vetski um nakar eru uppskrivaður tað er so taðn eina orsøkini er tað eru so fáar fáir bústaðir tøkir hin orsøkin er kanska tað at krøvini til at sleppa upp á t brávtærslistan er so strang og tað blivu tey gjørd kanska við vilja tí at mann hevði ikki prøvað tað fyrr so tað er eisini eitt smann kundi hugt eftir aftur h og harafturat so hevur mann her verið nevnt í í uppskotinum at visti mann at visti mann hyggur eftir finnlandi so minkaði heimloysið í finnlandi markant tá ið mann fór undir heta her havsingført prinsippi og tað hava vit eisini ásett í lógini um almannatrygd har byrjað mann við havsingført við einari ávarisligari áseting kann mann siga at at mann hevur heimild til at at gjalda húsaleiðu fyri barnafamiljur og fyri børn ella persónar við víðfevndum sosialum og sálarligum trupulleikum í eina stutta tíð meðan tey fáa møguleika at fóta sær tað var eisini líkasum ein byrjan fyri at opna upp til at hendan at fara arbeiði eftir hesum her havsingført sum mann hevur nøkur smá ting men sum mann kann siga sum mann sigur oftani tað kann altíð gerast betri og tað haldi eg eisini tað kann til dømis visst vit nú tosa um aftur efta her við at at definera heimleys so ø hava vit í síðstuni hoyrt um fólk sum liggja á sjúkrahúsinum og sum ikki verða sleppa út av sjúkrahúsinum tí at tey ongastaðni hava farið og visti mann so hyggur eftir eg hugdi eftir tí danska sosialstýrið seð hevur definitión av heimloysi og tað stendur har at tað dekkar yvir nógvar ymiskar støður og so nevna tey til dømis eina støðu her at visti mann uppiheldur se einum sjúkrahúsi ella í einum viðgerðartilboði og mann skal útskrivast innan fyri ein mánað og mann ikki hevur eina bústaðarloysn so verður mann har defineraður sum heimleysur tað vil siga at høvdu vit so havt tað kanska nóg greitt ásett í lógini so visti mann eisini hvør skuldi taka sær av teimum sum nú liggja á sjúkrahúsunum og ikki hava møguleika at sleppa út bara sum eitt dømi so eg haldi ati at tað haldi eg hevði verið øgiliga gott at kunna fingið tað ati altso tann partin upp í at mann sigur hvønn er tað vit tosa um og fáa tey skrásett hvussu stórur er tann trupulleikin og at og hvør skal skrásetta tað og har dámar mær væl tann tankan at mann kundi kanska yvirskipað sagt at at tað var ásett í í lógini um um almannatrygd og tænastur men at tað var tann yvirskipaða ábyrgdin kann mann siga men p á einlan máta so máta út til kommunurnar tí tað er í kommununum at borgararnir búgva men so mugu kommunurnar eisini hava møguleika til at liva upp til tað tí tað er eisini rætt at kommunurnar hava jú ikki óavmarkaðir heimildir tá tað kemur til bygging so pá ein ellan annan máta so má tað vera eitt samstarv og og tað allarfyrsta tá i mann skal loysa ein trupulleika tað er kanska eisini at fáa avdrekka hvussu hvussu stórur hesin trupulleikin

og har kemur tað aftur inn til hetta her við fimta hvørja íbúð hjá bústøðum har bleiv eisini tað diskuterað tá ið vit høvdu undanfarna samgonga hevði sína bústaðarloysn har hari er tann sami trupulleikin sum mann kann siga við bráðtørslistanum og við nógvum av hesum heri við heimloysi tað er tað avmarkaða útboðið av bústøðum bústøðum tað líkasum ger trupulleikan verri a og tað veit eg eisini til dømis tá i vit tosa um fólk sum hava verað innløgd leingi at sjálvt tá ið mann langt um leingi hevði fingið játtað pengar til at hjálpa hesum fólkunum so var tað ómetaliga trupult at finna nakað vstað at bústað sum mann kundi hjálpa teimum ella stovn tí tað manglar mann jú eisini at tað vartaer sekk iki altíð at tað verið ein spurningur um um pengar so upp á einellan máta er útboðið av bústøðum og bústovnum ómetaliga nógv tengt at hesum her at at fáa bast heimloysina og tað haldi eg at mann kann siga at eg haldi at hetta her uppskotið kemur kanska í ein natúrligt forleingilsi av teimum tingunum sum eru gjørda seinnu árini at mann absolutt kann siga at mann fer tað víðari og tað sama við hanfor nú er tann ásetingin so nýggj í lógini um almannatrygd at mann kanska ongar royndir hevur av tí enn men hohon var ella er avmarkandi tað var jú eisini ein spurningur um at fáa at fáa tey tingini ígjøgnum sum mann vildi hava so tað var ikki alt sum mann kanska fekk so so opið sum mann ynskti tað sjálvur men men altso eg haldi að er viktigt at vit hava fingið knasett ta prinsippið ílegini og tað er so eisini eitt sum mann kundi hugt eftir um mann kundi fingið tað fingið tað at verið kanska minni avmarkandi enn tað er so at ja eg vil siga altso samla so er hetta her eitteg haldi at heta er eitt gott uppskot sum sum tekur nakrar trupulleikar upp sum vit hava havt leingi og kanska eru vit komin har til at vit kunnu semjast um at gera nakað við tað tað hevði verið ómetaliga gott haldi eg so at vit í javnaðarflokkinum fara í hvussuso er at geva geva hesum her uppskotinum eina góða viðgerð í øh eitt sum eg kundi nevnt til allarsíðst mann tosar um hetta her at í uppskotinum atir okkara fremsta uppgáva at tryggja at fólk hav onkrastaðni at búgva og at øll í føroyum skulu hava eitt gott heima at búgva í har haldi eg tað er so ómetaliga viktigt at siga at eitt gott og trygt heima at búgva í tí at vit kenna til at tað kann vera soleiðisnar at mann fær takað yvir høvdið men tað er óvist hvussu leingi mann kann hava tað takið yvir høvdið og mann er bangin fyri at verða kanska koyrdir út aftur ella verðar uppsagdur og sovíðari so tann parturin er eisini viktigur í hesum her samanhanginum takk fyrifrú
takk fyri ein vin
mørking fyri høvustti ger so væl takk fyri il fyrst fremst isi takka fyri røðuna egvon zammelsen men og ep pýra samdreghepti tað er øgiliga vikti at fáa definera hugtakið heimleys so seg vit eisini definera hvat trupulleikin er men tað sum eg thavi eg innhugsað í at gera eina ætlan fyri at basa heimloysi kanska eins og man gjørdi eitt álit í tvey túsund og fimm viðvíkjandi heimlesuummat setir hol a tað arbeiða í nýggjum og eisini kann dragast summi ting úr tí í álitinum tí tað er eitt heilt fínt álit men tað er sjálvandi viktigt at vit fáa definera hugtakið men eisini at vit kunnu tryggja okkum at tað er nokk av búsim tøkir til tey sum mangla eitt avbúgva takk fyri
í eggum saman
haldsangin ger so væl ja takk ja álitið eg veit ikki tað bleiv hvussu her handað í tvey túsund og sjey eg kenni eg havi eisini hugt ígjøgnum tað ella lisið tað álitið tá ið tá ið eg sat í landsstýrinum og hevði hetta her sosialu øki undir mær ja tað tað tað tað trúgvi eg væl at at mann hevur hugsað tað inn í ætlanina men eg haldi tað er viktigttað siga tá vit fáa at definera tað tí at tá ið vit tosa so tosa vit øgiliga ofta øgiliga ymiskt og øgiliga breitt um um heimloysi og tað blívur tað automatiskt eisini tá ið vit vita hvussu stór bústaðarneyðin er so kemur mann út í at tað blívur eitt so øgiliga øgiliga vítt hugtak tí at bústaðarneyðugin er so stór so at tað er gott at vit kundu kanska gjørt eitt sindur meira málrætta tað haldi eg hevði trongt til takk fyri
ja takk fyri tannastaðni
hara formaður ja tað er eitt uppskot til samtyktar frá hervørðr postdóttur um at áseta hvør myndugleiki heur ábyrgdn av heimleystum í føroyum sum onnur hava sagt so er tað ótrúliga týdningarmikið at definera hvat tað er at vera heimleysur og hvør málbólkur talan er um er tað kanska vanligr fólk sum ikki hava tak yvir høvdið sum búgva inni hjá famiiljum og ela ikki fáa grundstykki tað er ein bólkur er tað fólk sum av einum áðrari orsøk standa einum bílista og búgva heima og skula bústað hjá almanaverkinum tað eru eisini definera sum heimleys fólk sum búgva í harberginum taer eisini heimleys tað hava eitt stað at halda fyri thalda seg til náttina og kunna so hava vera í einum einumja úti og einum kanska einum undir einum sjóli um dagin tað er eisini heimleys so hava vit tey sum er sosialt illanirfyri har er tað eg sjálvs men sett ein fyrispurning til landsstýriskvinnuna og hava varpað ljós á tann trupulleikan við heimleysum og tað er tey sum standa á sum vit hava fingið upplýst standa ikki minni enn á kut listanum hjá tórshavnr kommunu áhálvtrýss sum er sergiliga lagnur sergiliga søgur at hoyra hvat tað er fyri lægnir tá fólkini líð undir ein annar bólkur er tey fólkini sum strandaðu úti á landssjúgrahúsinum sum hava fingið ein serligan tørv sum ikki er før fyri at fara heim til sær sjálvan aftur kanska ongan hava ella ikki hava møguleikan at hava avvarandi sum taka sær av teimum við teimum avbjóðingum sum tey hava hesi eru fleiri illanir fyri tey sjúk upp á ymiskar máta og eru í einari líka vanlukkuligari støðu sum nógv onnur vit hoyra vit ha hoyrt tað í jøvnum millumbilum hoyra vit um at fólk her strandaðu á landssjúkrahúsinum vit hava eisini hoyrt innislag í arr og viku tað hoyra vit í jøvnm millumbilum men tíbetur kann mann siga tað at síðan mann fingið lógina um um heimatænastu og eldrarøkt og eina gjørt eina samstarvt avtalu um hvussu mann tekur ímóti fólki sum búgva á landssjúkrahúsinum ella sjúkrahúsinum og yvir til kommunurnar so er kanska tann stóri trupulleikin tann turpulin er ikki so stórur sum han hevur veri tí atí tí útskrivingaravtaluni erstendur jú so at kommunurnar skulu veita tær tænasturnar sum borgarin skal hava og visihann ikki sleppur á røktaraheim jamin so verður tann tænastan veitt heima við hús so tann tann málbólkuri sigar eg eg liggur meira í einari tryggari legu enn tann málbólkurin sum hevur ímillum átjan og sjeyogtrýss at skula verða noyddur at liggja á einumsjúkrahúsi fór at vita ferð eftir ferð eftir ferð at í morgin ella um fjúrtan dagar so skalt t vera úti tað er ikki tað er ikki tað er ikkihvørki gott fyri heilsuverki ella fyri persónurin sum tað dlagað seg um ella tað avvarandi í nøkrum førum eru tað fólk sum ikki hava avvarandi ella avvarandi sum eru so hart niðurkoyrd at tað ikki megna at berjast og kempa við skipanina so sigur byrja mær jamen hvør hevur ábyrgdina hvør hevur ábyrgdina av teimum hjálparsleysi tað er tann politiska skipanin um mann vil tað ella ikki tað er ái raðfesting tá kann ann skjóta seg sjálvan í skógvini við at siga so tá mann stendur her so kann mann siga jamen so syrg fyri og fáa tað gjørt og fátta loyst tað er ikki so einkult sjálvt um eg hevði ynskta tað sum draga seg um at tað er at fáa nakrar bústaðir til hesi fólkini men tað sum er neyðugt tað er at hava nakrar akutt bústaðir sum tú loftar hesum fólkunum í innslagnum ídagog viku bleiv sagt um at kanska atein stova við til trý fólk kanska verður brúkt til ein hvat kostar taðikki og tað eskal mann ikki lasta tí persónunum sum liggur har yvirhøvur ikki men tað er ein forðing fyri at onnur sjúku sleppa inn og tí er hetta eineitt man siga ein øgiliga øgiliga stórur spurningur

skapar øgiliga nógvan ótta og ikki mist vreiðu millum fólk serliga har tað tað rakar eg tosaði við ein sum segði at hann var øgiliga harmur um tað at vit í føroyum ikki kunnu veita hjálp til tey sum eru ringast fyri í samfelagnum ikki bara í ár ella áí fjør men eisini aftur í tíggju fimtan ár hetta e ikki nakað nýtt heta ikki nakað sum komi í dag ella í gjár ella í hesari samgonguni seinast ella árið hetta er nógv nógv nógv ár sum hettu staðið uppá samstundis sum vit ikki kunnu veita okkara allarveikastu okkara allarringastu tey sum eru ringast fyri so helt hann tað var keðiligt at mann kanska skuldi verða noyddur at umhugsa at fara at søkja um menningarhjálp menningarhjálp er til fólk sum eru ringast stadd úti í heimi men í føroyum hava vit somu bólkar kanska ikki í tann vanlukkuligan ólukkuligan støðum sum mann er aðrastaðni men fyri tey sum tað rakar er støðan akkurrát líka so at staðfesta hvør hevur ábyrgd er at peika inneftir tað er vit sjálva

eg vil siga tá tú so situr í samgongu sum hevta up eftir størri ábyrgd men í felag hava vit eina felags ábyrgd so at um tað er kommunurnar so hava tær ábyrgdina av teimum sum eru ja oman við sjeyogtrýss niðan við sjeyogtrýss er tað landið einkult meira einkult kann ikki vera tá ið tað ersr sagt so kann mann siga tað at vit liggja kanska ikki heilt ú dvala vit hava nú bústaðarpolitikkin sumliggur í ítrivnaðarnevndini sumhar sum verður skrivað álit í løtuni har sum vit serdeiligst í um leggja áherslu um akkurát júst hendan málbólkin har sum tað verður staðiliga lagtáhersla á at bústaðir eisini skal byggja sosialar bústaðir til tey fólkini sum hava trupult at fóta sær sjálv so eg vóni í samstarvi viðvið við bústaðir at tann partin sum hevur til sosialar íbúðir verður loftaður innan rúmliga tíð men hin trupulleikin er til tey sum ikki klára seg sjálv men vit vita eisini samstundis tað at tað eru fleiri fólk sum búgva í samdbýlnum sum skuldu kunna búð í einum eina íbúð og hvat skal mann so gera byggja sambýlur ella skal mann byggja íbúðir í hvørja rekkifylgi tað vil siga tað visti tú gert íbúð til tey sum kunna flyta út soleyðis gevur leysgevur tú eisini nøkur nøkur pláss tiltil tey sumkunna inni á sambýli men tað loysisr ikki støðuna her nú trupulleikin er støðan hjá teimum her og nú og hvussu loysa vit tann trupulleikan og trupulleikan er til staðar vit vita attað vit vita fólk hava ligið inni á sjúkrahúsið í ár mánaðar og ár og tað er ikki stuttligt hjá familjuni eg havi sjálv prøva at verið samskipari hjá ikki bara einum nú ein afturat og tað er ikki stuttliga søgur tíverritakk fyri
ja so er tað viðmerkingar johannes joensen ger so væl
hara formaður ja rósu samunsen nevnir avbjóðingina tað sum eg sakni tað er tá ið vit skulu gjalda skatt í føroyum so skuldi mann trú at skattakrónurnar fóru til tey veikastu í samfelagnum fyrst og fremst men tað vísi seg at á tí økinum tekur tað øgiliga leingi at handla eg sakni handlinskraft at handla og gera nakað ítøkiligt eg veit um hann roynir men tað vísir se at vera øgiliga øgiliga tungt og ganga øgiliga seint skal mann byggja ein bústovn so tekur tað eina æviheit at fáa játtan til at byggja og og tá mann so einaferð faran í gongd ella skal byggja so at kostar tað altíð for nógv eg veit ikki hvítakkfyri
rósa samolsen
ja takk harra formaður tað er rætt sum johannes joensen sigur tað sum er størst tørvur á tað er her og nú loysnir tað kostar ei byggja ein bygning og tað tekur tíð at byggja ein bygning men hevði tað verið so at vit fingu fatur í nøkrum bygningum sum vóru rungt landið og kundu fingið fatur á teimum og so brúkt tar í eitt tíðarskeið tað er ikki tað rættu mátin at gera tað uppá tað er tann mátin mann hevur gjørt fyrr enan hevur brúkt sethús mann hevur gjørt fyribils loysnir sum eru blivin endaligar loysnir sum eruvánaligmsig átað tað tað er tað mann roynir at seppa burturúr dag við atbyggja nýtt vit hava brotið niður fyribils bústaðir sum bliva endaligir varandi og so nú eru brotnin niður og byggja nýtt men tað e einki t ivast í tað er her og nú tilboð vit hava brúk fyri og tað er fyrst og fremst meira pengar og so entili man man keypa eini hús ella leiðanihús so einkult er tað
hvør er tað hervør pálsøtur tvær bóð
takk fyri harra formaður eg eri púra samdu í at vit hava brúk fyri her o nú loysnum altso eisini fyribilsloysnum men vit hava sanniliga brúk fyri at hyggja langdsigta og set tað inn soleis at vit ikki bara gera lappaloysnir men at vit finna varugar loysnir til tey sum veruliga hava brúk fyri tí tí at vist mann kemur við lappaloysnum oman á lappa loysn so skapar tað heldur ikki eitt gott og trygt heim men tað skapar bara tað hjálpir bara her og nú so vit hava bæði brúk fyri her og núloysnum meðan vit arbeiða við langtíðarloysnum takk fyri

takk fyri ja ja tað er her nú loysnir og langtíðarloysnir og vit vóna við í tí arbeiðinum sum hervur posdóttir eisini inn í trivnaðarnevndini við bústaðarpakkanum at vit kunna fáa settlangtíðar loysnir men eg hopi eisini dýttfreistarar loysnir men tað sum er kanska agutt tað er her um nú loysnir heru nú loysnar eru tær sum pína allarmestum hava størsta raðfesting og men tað mann skal tryggja tað er eisini tað at tað ikki blívur til varandi loysnir sum eru nú loysnir so málið er ikki einkult men eg haldi ikki tað er trupult at plasera ábyrgd tað er meira viin
ja takk so er tað hervur polstóttirsfororðið ger so væl
eitt mál sum eg sjálv havi lagt fram um at áseta hvør myndugleiki fer ábyrgd av heimleystum og at gera eina ætlan fyri at basa heimloysið í føroyum almannaverkið hevur skyldi at veita hjálp ráð og vegleiðing til heimleys og við lógini um almannatrygd og tænastur knnu kunnu tilboð veitast teimum ið vegna sosialar avbjóðingar ikki fáa fasttil sæam bústað umframt tað so hava vit eisini sosialar fyriskipanir við sjálvbodnum arbeiði og hesir felagsskapurn teir gera eitt megnar arbeiði fyri at hjálpa teimum heimleysi men vit hava onga yvirskipaðar lóg um heimleys um hvør hevur ábyrgdina av teimum um hvørja hjálp tey skulu fáa tá tey koma í hesa støðuna tí haldi at vit eiga at seta nógv meira inn fyri at hjálpa teimum ið gerast heimleiðis men vit eiga eisini at seta eitt aktivt arbeiði inn at basa heimloysið í framtíðini seinastu tíðina kanska endá árini hava vit hoyrt í miðlunum fleiri søgur um heimleys fólk sum liggja á sjúkrahúsinum eftir lidna viðgerð vit hava hoyrt at tað ikki altíð er nóg mikið av plássi á herberginum vit hoyra um barnafamiljur sum ikki fáa tak yvir høvdi sum enda í bilum sum enda í einum kamari kanska við trimum børnum og sum til endans flyta av landinum tí tey ikki megna at fasthalda sær bústað tí at prísirnir eru vann viktia høgir

um vit hyggja til finnlands so gjørdi mann ein aktivan innsats har beint fyri nøkrum árum síðan fyri at minka um heimloysið tá brúkti mann hesa metoduna sum eitur havsingførst sum mann eisini hevur sett inn í lógina um almannatrygdog tænastur og tað snýr seg um akkurát tað sum heiti er at mann fyrst og fremst skal hava ein fastan bústað og síðani kundi mann kann mann loysa aðrar avbjóðingar tí v so ikki hevur ein ein tryggan og góðan bústað so er tað trupult at at gera av við allar aðrar avbjóðingarnr sum mann hevur úrslitið av hesum arbeiðinum í finnlandi var ati heimleisi fór úr umleið tjúgu túsund niður á umleið tvey hundrað upp á eitt eitt áramál tað er okkara fremsta ábyrgd og uppgáva at tryggja at fólk í føroyum hava onkurstaðni at búgva tí mugu vit eisini hjálpa teimum ið hava onkrar orsøk ikki megna tað sjálvi vit vita at jú longri fólk eru heimleys júst størri er vandin fyri at tey fáa aðrar trupulleikar at stríðast við eisini tí er ein tryggur og góður bústaður grundin fyri einum víðari góðum lívi men at fáa bast heimloysi tað hendir ikki eftir einum degi tað skal ein stórur innsassur til tað er ikki bert ein sosialur trupulleiki men eisini ein bústaðarpolitisku trupulleiki tí fyrst og fremst mugu vit hava nóg mikið av bústøðum til fólkini sum hava tørvar teimum og tað er tað okkara fyrsta avbjóðing at vit ikki hava nokk av bústøðum men tað krevur eisini at vit allíkavæl viðurkenna at tðat at vit hava brúk fyri einum strukturellum innsassi fyri at loysa hendan trupulleikan som man eisini koma in á hvat heimloysi er tað eru ymisk sløg av heimloysi tað er tann merkingin vit vanliga brúka og kenna til her í føroyum har fólk ikki megna at halda ein bústað av sosialum grundum men so er tað eisini tann víðari merkingin har fólk mugu búgva fyribils hjá familju vinum kenningum reika frá sofu til sofu og skiftað bústað fleiri ferð um árið tí tey ikki megna at halda ein ella tí tey ikki kunnu halda ein fastan bústað tí altin verða tey tveitt út úr einum kjallaraella finna tey ikki eina langtíðar leiði og vit hava ikki tøl fyri hvørki hvørki hvussu nógv heimleyst er av tí vanligu merkingini og heldur ikki n vendvís at í breiðari merkingini

sosialur trupulleiki og ein veikleiki í okkara vælferðarskipan at vit ikki klára at lofta hesum fólkunum og tí er tað eisini viktigt at vit fáa definera bæði hvat hugtaki heimleys er men eisini hvussu vit hvussu stórur trupulleikin er soleis at vit vita hvussu vit kunnu seta inn harra formaður eitt er at gera fyribils loysnir og skipanir men vit mugu eisini hyggja langdsikta okkara mál má vera at í føroyum er eingin heimleysur og tí mugu vt hava eina ætlan fyri at basa heimloysið í tvey túsund og fimm koma eitt álit sumhans pauler strøm távarðhandi landsstýrismaður legði arbeiðiðlegpa arbeiði undir og tað haldi eg saktans skal brúkast sum fyrimynd til at gera eina nýggja ætlan tí at tað er eitt heilt fínt álit og í einari ætlan at basa heimloysið kann d verða lagtur á at definera hugtaki at gera eitt greitt ábyrgdarbýti at styrkja og økja um samstarvið millum tað almenna og sjálvbodnu felagsskapurnir at tryggja longri varandi bústaðir men eisini fyribils loysnir við fyribils bústøðum við náttarbýlum verustaði haldi at man hevur nokk av bústovnum og at mann kann skapa hjálpandi tilboð og so framvegis hetta her aðru ferð at eg leggja eitt uppskot fram seinasta tingár varð tað eisini lagt fram og tá nú havi eg so lagt afturat má ini eg eisini haldi at man egar at ger eina ætlan fyri at basa heimloysi men tá varð tað felgt við teirri grundgeving at landsstýriskvinnan arbeiddi við einum bústaðarpakka nú er hesin bústaðarpakkin lagdur í ineg eri í tinginum o hann er í trivnaðarnevndini í løtuni og tað er ein eitt lógaruppskot tað erikki ein pakki við einari lániheimild við einari stórari lániheimild og tað er ordiliga gott men broytingarnar sum sum meirilutin í trivnaðarnevndini ætla at gera tað ræðar megeitt sindur og eg haldi ikki at at hesin ella buppstið loysir ella nemur við akkurát hendan trupulleikan sum er um heimleys í føroyum h tí havi eg so valt at leggja tað fram aftur við einari vón um at kunna fáa eina semju tvørtur um andstøðusamgongu um at vit eiga at áseta myndugleika ábyrgd av heimleystum og gera eina nýggja ætlan fyri at basa heimloysi í føroyum tað hevi verið virðiligt fyri hesari borgararnir henda bólkin ið er í hesari álvarsamu og óvirðiligu støðuni takk fyri harra formaður
ja so fær steffan klein poulsen
sra eina viðmerking j harra formaður nú finst øgiliga lítið skrivligt tilfar um heimloysið serliga her í føroyum ogja herverhalda hervur polsent nevndi hetta álitið ella onkur er nevnt her inni sum er frá tvey túsund g fýra tve túsndog fimm hsjálvandi mann kann skoytri har og fáa eitt sindr atinskratión frá tí um hvussu støðan er men tað er ávert um um røðararnir kunna sagt eitt sindur um hvussu støðan er í dag eg síggi at í danmark hevur mann tvey hugtøk gatysovorðið o sofa sovorðið kundi um ikki annað sagt eitt sindur um tað altso hvat hvør er hvør er støðan í føroyum viðvíkjandi heimlesum
ervør hálsatur
ja sum sagt er tað vit hava ikki hagt tøl fyri henda bólkin í føroyum e meiniliga landsstýriskvinnan hevur sagt at hon arbeiðir við at fáa í einari hoyring eina ferð í tríumnaðarnevndini so tað verður vónandi skjótt at vit fáa tøl fyri henda bólkin men men í danmark kemur hann í hendan munin á tað eru gátusovur og sofasovur og vit hava eisini tær støðurnar í føroyum altso vit hava nøkur sum av sosialum ávum er á herberginum men vit hava eisini barnafamiljur sum búgva kanska í einum kamari leiga eitt kamar í einum húsi fimtan kvadrat trý børn á einum mamma ella fólk sum búgva eisini fólk sum enda við at búgva í bilinum tí at tey verða tveitt út og finna ongan annan bústað so eg kann ikki geva eitt eitt svar sum akkurát sigur hvussu støðan er tí mann tí tað einasta sum eg kann taka gera eina meining um er tað sum mann hoyrir tá sum mann sær í bilinum at tað eisini enda við at fólk flyta av landinum tí at tey í alt ov langa tíð hava flutt runt ímillum hjá familju hjá vinum við bilinum og so víðari so mann kann ikki
eg vi gar eina greiða mein a annika olsen sum fær en aviðm
ja takk fyri harra formaður einanaferð til hervør posdóttir øgiliga gott at tykur hava tikið hetta uppskotið fram tað sum eg haldi er ópligani umráðandi tað er at mann greitt difinerar hvat er at vera heimleystur núverra róð fram undir hetta her við at tey eru nógv heimleys tey sum eru á landssjúkrahúsinum liðugt viðgjørd og hava ongan bústað tað sum mann kann gera har og sum mann eisini hevur ggjørt í danskari sjúkrahúslóggávu tað er at mann fær eina áseting í sjúkrahúslógina har ið mann skal fráboða frá sjúkrahúsinum í góðari tíð nir viðkomandi er liðugt viðgjørdur er tað eitt gamal fólk sum skal heimaftur men sum ikki kann fara heim í sítt vanliga hús n áá stovn jamen so má avvarandi myndugleiki fáa eina fráboðan í góðari tíð soleiðis at mann kann fáa útvega hendan her bústaðindr tí at kommunurnar hava ikki bara ómarkaða bústaðir og tað sama við heimleysum sum kanska kundi farið til almannaverkið

ja eg haldi avgjørt at tað er øiliga nógv ting sum mann skal nágreina fyrst og fremst eisini hvørji hvørji eru tey heimleysu men eisini tað ja at mann fær eitt betri samstarv millum sjúkrahúsið og kommunurnar í hesum førunum kanska hevð verið besta loysnin at vissti tey hava sjúklingar sum ongastaðni hava fara tá tey erui liðugt viðgjørdur at so má kommunan fáa eina fráboðana um tað so sær hesi ikki liggja á sjúkrahúsinum langt yvir lidna viðgerð vit hava hoyrt um at tey ha livið upp til eitt ár aftaná tað bæði leggur presst á sjúkrahúsið men tað leggur eisini press á viðkomandi sum hevur eina sjúkrahúsong og eitt náttborð sum sítt heim
takk fyri siri stenberg
takk fyri harra formaður ja eg eri glað fyrihetta uppskotið er komið fram tí at okur hava eini stóran bústaðartrupulleika er tann eina men oku a eisini ein stóran sosialan trupulleika og nettupphett her við at at tá ið tú ikki setur ásetir hvør hevur ábyrgd so blívur tað so trupult tí hvør skal so vera tann sum loysir trupulleika fyri tey fólkini sum standa í bústaðarneðini hv hvar heldur hervur polsdóttir at ábyrgdin av heimloysum hevði verið best plaserað at hvør hevði røkt ta uppgávuna best og og hvat definitión skal mann brúka í mun til heimloysið tað er eitt sindur kanska eitt sindur trupult at siga han
ja so er tað harðvørð
hvør pálsøtur ja takk fyri at eg haldi at fyrst og fremst eiga landið og kommunurnar at seta sniðir saman og finna útav hvør besta loysnin er til hvør skal hava ábyrgdina eg dugi at síggja fyrimun við at kommunan hevur ábyrgdina tí at hon eri har sum borgararnir eru og tí kann tað vera ein góð loysn men tað er sjálvandi eisini ein trupulleiki at kommunurnar ikki kunnu byggja bústaðir og tí kemur har eisini eitt spenn í í mun til hvat hugtakið heimleyskt skal definera sum so havi eg taka tann grundhálmingin at eg haldi ikki at mann ger so forkentan til ein bústað øll hava rætt til ein bústað og tí haldi eg at mann eigur at hava ikki eina alt forsmala definatión tí at mann veit at longri heimloysi fór til varandi ella kann føra til enn størri trupulleikar og tí má ein barnafamilja sum ikki megnar at fáa tak yvir høvdið vera hjálpt so børnini ikki koma at fáa størri avbjóðingar í sínum vanliga gerandislívi tí at tey ikki fáa tak yvir høvdið
tfyrsteffan klein poulsen fær orðið ger so væl
takk harra formaður ja hevur polsetir hon hevur lagt eitt uppskot til samtyktar fyri løgtingið har løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot um at áseta hvør myndugleiki hevur ábyrgd av heimlesum í føroyum og at gera eina ætlan fyri at basa heimloysið í føroyum og her nevniruppskotsstillarin r eitt øgiliga áhugavert hugtak sum kallast havsing førskt sum hon so greidi frá at er brúkt í finnlandi og uttan at hava gravað so ræðuliga djúpti hesn her so tikist hettar at vera eitt skilagott útgangsstøði tí at í tilgongdini frá at ja ikki klára roygna ein bústað og og og vera úti á gøtuni ella hvar mann er og til at koma í eina betri støðu so vísi tað seg at vera øgiliga gott at byrja við at fáa ein ein ein ein bústað ein permanentan bústað soleiðis at mann í tilgongdini ikki fellur ella við ein aðrari tilgongd so kann mann oftani detta afturí aftur heimloysi øoeg dugi ikki ordiliga at síggja trupulleikar við at ábyrgdin av heimloysum heimleysum verður greitt ásett tað útgangsstøðini tykist í øll førum hav var øgiliga skilagott og ja eg hugsaði sum sagt eg spurdi hervere possetur um hon dugdi at greiða frá hvussu støðan er í dag og tí at tað tíðina eg hevði at fyrireika meg í so har dugdi ikki at finna so ræðliga nógv skrivligt tilfar danmark eru nakrar aportir og har lykta um seks túsund og fimm hundrað heimleys tvey túsund og seytjan falli tað nakað har hesi tølini er frá og eitt var nokk so áhugavert í tí konfulitiónini var at har er talið av gatsovorði sum teir siga hækkað og og talið av sofa sovorði tað er tað er tað er lækkað og men tað heldur má tað kemst av at at miðalaldurin er hækkaður millum heimleys og o tað eru typiskt eldri fólk sum eru úti á gøtuni meðan tað eru ung fólk og sum har og posta var inja á kanska ung við familju sum endá inn ein kamari ella á einari sofu hjá vinum og familju í kenningum men úr álitinum sum bleiv gjørt tá tvey túsund g fýra tvey túund og fimm um heimleys í føroyum har stendur at fram til nítjan hundrað og sjeyoghálvfjerðs og áttaoghálvfjerðs so var eingin á gøtuni og tað komst av at at familjavinir kenningar tóku sær av hesum fólkunum og og teirra sosialu trupulleikum ø og og líka síðani at at hetta bleiv ein trupulleiki so hevur tað faktiskt verið sjálvbodnir felagsskapur sum hava veitt hjálp til heimleys og í tvey túsund og fýra bleiv skrivað at tað eru eingin almenn eingi almenn tilboð fyri heimleys og eg haldi at søgan er støðan er meira ella minni tann sama í dag og eitt sum ja í tí sambandi eg veit ikki um tað e eg haldi ikki e blivu lisið uppi harra formaður men fleiri spurdi inn til hvør hvør e definatiónin av heimleysum og við formannsins loyvi so gjarna lesa definitiónina
úr álitinum ger so vælog hetta álitið úr tvetes og fýa har stendra heimleys eru fólk sum orsakað av vítnfevndum sosialum og persónligum trupulleikum ikki hava møguleikan fyri at útvega sær ella fasthalda bústað á vanliga bústaðarmarknaðinum og tí ongan verandi bústað hava ella bert hava fyribils og tilvildarligan bústað hjá vinum kenningum ella avverandi sitering enda og í tíbústaðarstøðu standa í í dag so kann tað blíiva øgiliga trupult at at at krita tann banavn altso hvør innanfyri hvør uttafr uttanfyri tí tað er ein øgiliga stórur kravgangur eftir bústøðum tað er eitt tað er ein generellur trupulleikur trupulleiki at tað t vit hava so fáar bústaðir í mun til tað vaksandi fólkatalið so so tað kann vera nokk so trupult at siga hvør innanfyri og hvør so er uttanfyri og í einum uppskoti til samtyktar frá tvey túsund og seks har stendur so at tað eru umleið fimmogtretivu heimleiis í føroyum tá í tvey túsund og seks og har høvdu so fimtan fyribils búfelagsskap hjá bláakrossi frá hesum herðinum og øðrum meðan restin ikki hevði hvør støðan er í dag tað tykista var øgiliga ringt at fáa eitt eitt greitt svar upp á tí at her eru so fá tøl og sum fáa frágreiðingar um um akkurát hetta her og sum sagt so er tað teir sjálvbodnu felagsskapirnir sum sumveruliga gera ein mun og tað eru teir tríggir felagsskapirnir bláikrossir herbergi ella frestirnar herin og gloria og frestirnar herin hevur ellivudøgnpláss blaiðkrossir og glorið at hava átta í part og so er frestirnar herðin tað einastu sum hevur náttarpláss har eru tað so fýra í tali taðvlsia vit hava sjeyogtjúgu døgnpláss í dag og hesir felagsskapirnir fáa ella hesi hesi umsorganarheimini sum tey sverða kallaðir tey fáa so játtan eftir hvussu nógv pláss tey hava ø og í tí sambandi vit spyrjað landstýriskvinnuna um nú tá ið fresturnar herin hevur fingiðeina altso ein stuðulsjáttan ella ella pengar frá úr úr norra tí norska fresturnar herinum og teir trekkja sær spakuligani út og har hevur mann so valt at at dekka ta tapi og tað sum soleiði sum eg síggi uppá tað so so flytur mann seg frá tað sum da er í dag tað eru nakrar stuðulsjáttanir altso landið fíggjar ikki tann fulla raksturin av hesum umsorgarheiminum tað er tað at koma pengar forskelli aðrastaðni frá men nú við visu mann serliga yggur eftir herberginum so vísir tað seg at tað byrjar at líkjast eini rakstrarjáttan meir og meir og tí er ávert at hoyrt landsstýriskvina hvørjar ætlanir arar mann hevur við hesum umsorgarheiminum ætlar man veruliga a yvirtaka tey so tey blíva nøkur almenn prosjekt ella vil mann forseta við at tað skuldu vera sjálvbodnur felagsskapur tað er øgiliga áhugavert av tort hvussu hja hvar ætlan mann hevur harbeint og tá tað kemur tilbústaðartrupulleikan so altso hann er jú hann hann rakar ikki bara tey heimleysi men sjálvandi tað tað leggur eitt eyka trýst á tey heimleysi sum hava trupult undir vanligum umstøðum eisini at fáa ein ein bústað tí tí halda vit sjálvandi at tað viktigasta er at vit klára at útvega so nógvir bústaðir sum møguligt ígjøgnum bústaðir og privat byggjarí og møguliga við at gera tað lættari at fáa fígging hjá okkara borgarum og eg hugsaði faktikt tað sama sum annika annika olsen vinni av tí eg visti ikki akkurát hvussu tað økið er skipað við at bústaðir skal seta so nógvar íbúðir av til tay við serligum tørvi og so hugsaði sati við tankarnum um o heimleys vóru in partur av hsin her ella kundi eg blivin partravhesin her og tað eru tey nokk ikki í dag sum eg skilti anika olsen men tað hevði verið ávert um um tað ikki kundi verið ein ein góð loysn eisini at at mann setti nakrar ella fekk tey við inn í tær íbúðirnar sum bleivu settar av so hetta eru eitt ja álvarsligt mál og og áhugavert orðaskifti ikki ikki endiliga ein so ræðiliga lættur trupulleiki at loysa serliga tá tað er so stórt trýst á í dag men sjálvandi skulu vit gera alt sum sum liggur okkara megi og eg haldi at at her hava teir sjálvbodnir felagsskapirnir veruliga gingið undan síðani tá sjeyoghálvfjerðs áttaoghálvfjerðs tá ið tað bleiv ein sjónligur trupulleikitakk hara formaður eykun samensen fær eina
viðmerking ja takk fyri harra formaður ja tað var nettupphett her við teimum sjálvbodnu felagsskapunum sum hava líka sum staðið fyri hesum her við heimleysum í føroyum ella teimum bútilboðunum sum hava verið til dømis tá ið vit í undanfarnu samgongu játtaðu pengar so at glora at kundu komu upp at standa tá var tað klakskar kommuna og landið sum fóru saman eg meini ikki tað eg nakar ávísur lykil mann játtar eftir men ja eg haldi tórshavn kommuna eisini teiter tórshavn men nettupp tað tið eg sjálvbodni felagsskapur tað hevur nakað við tað at gera at mann hevur sæð tað altso royndirnar eisini í øðrum norðralondum at tey sjálvbodnu viðhvørt røkka longur enn eitt alment system sum er øgiliga formaliserað og so víðari og og og tað vísir seg at í í sovorðnum arbeiði røkka tey øgiliga langt og tað haldi eg er nakað sum vit skulu vera øgiliga takksom fyri tí at tey gera i megnararbeiði og so til fimtu hvørji í
steffan
klein polsen ja egta tað er orsøkin til at eg spyrji landsstýriskvinnuna hvat hvat hvat mann ætlar her tí at fyri mær so byrjaðr tað at líkjast rakstrarjáttaninum øllumferm hjá herberginum og ogeg havi sæð at faktiskt sæð tey tølini og visti eg havi skilt tað rætt so hevur mann faktiskt brúkt ein bítislikil út frá teimum seingjarplássunum sum eg vísti á og so hava hesin umsókraheiminum kunna víst á søt víst søkt inn og sæ almannverkið brúkt ein ávísan bítuslykil og frá átjan til tjúgu so hevur tað faktiskt verið ein samlað játtan men nú er tann játtanin so býtt sundur trý til tey einstøku heimini men fordeilingin er tann sama í mun til soingjarplástin og og eg haldi tann diskusión er verd at taka upp tí sum eykun samansen vísir á so kunnu teir sjálvbodni felagsskapirnir oftani fáa nógv meir burtur úr pengunum og røkka nógv longri tí at í tí sama skjalinum so sáman hvussu dýrt ty av verað við tíi almannaverkið skuldi yvirtikið tann postin
ja og so er tað rósa
takkyhara formaður tann ein av tað størsta uppgávana tað er at fyribyrgja at fólk koma í ta støðuna sum at enda á einum herberki øt vit hava fleiri av hasum har sum eg havi nevnd í mína røðu eisini vit hava tey sosialt útsettu fólkini sum ikki megna at umsita sín egna bústað og tað má siga tað at tórshavn ommuna klárar tað framúr men trupulleikin er barða tann tann málbólkurin hann er so einsamallur tað r eingin berjir fyri hann og tað e ikki tey sum standa á bílista hvørki ein æðrastaðni men tey hava bankað upp á hjá tórshavnar kommunu so er kanska tann málbólkurin sum sum hevur øgiliga stóran týdning at lofta h í dag búgva tey ja burðá bátum og kampibognunum og í skotum og ikki komin inn á eitt herberg tað er kanska tí at tað ikki beinleiðis er bso er tann málbólkurin sumsum kem

ja harara formaður tað er nemvliga øgiliga umráðandi at vit eisini fyribyrgja og og tað sum hervur postsetir vísir á sínum uppskoti tað er hetta her við hassing ført tað tað kann blíva ein øgiliga góð fyribyrging í sær sjálvum at mann onkursvegna klárar at tryggja teimum ein fastan stað og har frá hjálpir teimum burtur úr teimum trupulleikunum tey tey stríðast við tað haldi eg ljóðar øgiliga skilagott tað er bara hetta er bara ein generellur trupulleiki sum vit eisini standa í at tað er so ógvusliga stórt trýst á bústaðarmarknaðinum altso sethúsaprísirnir eru eru ógvusliga høgir og og skalt tú hava fatur á á hondverkaruni so er tað ikki ikki tað teir endiliga tey lættast fólkini at fáa fatur í í dag til til ein fornuftian penga so so jú vit skulu eisini fyribyrgja men eg eg haldi hatt við við hasingført kundi verið ein ein av okkara meginreglunum tá vit skriva ein sovorðan politikk
hervur polsdóttir
harra formaður jeg tað er eingin ivi um at tað sjálvbodni lla sjálvbodna arbeiði er fantastiskt at gera fantastiskt arbeiði eisini meira enn bara at hýsa heimleysum koyra døgurðar út til fólk sum kanska hava eitt sindur hava lítið av pengum um hendi ger tað øgiliga nógv men tað er ikki øll sum tað tilboðið kanska hóska seg til tað hóska seg kanska ikki til eina barnafamilju við sum mangla avstað at búgva og tí mugu vit eisini hava ena loysn til tey so at tað gongur eitt sindur í tveimum hvat fyri loysnir vit hava til teir borgararar sum eru heimleysr tí tað eru so ræðuliga ymisk fólk so taðr eingin ivir mót a sjálvbodni sjálvbodna arbeiði er fantastiskt men tað er ikki hóskandi til øll
takk fyri
sklein poulsen ja eg haldi nemliga tað sjálvbodna arbeiðið røkkur ótrúliga langt og eg haldi tey nógv av teimum sjálvbodni arbeiða eisini undir korin sum sum hann ikki vildi sum áv stekkj gingið upp á kompromi ð í í í tí almenna almennu arbeiðsplássunum millum annað at vera einsamallur um náttarvaktir eg skal ikki siga at eingin ger tað tí almenna men eg haldi at tey sjálvpotni oftani strekkja seg øgiliga langt fyri at fáa tingini at hanga saman og ja tað hóskar nokk ikki til øll og ú ta er akurát har eg sóknist nakrar frágreiðingar nøkur tøl um hhvør støðan er í dag tí at eg haldi øgiliga ringt at taka støðu til taka støðu til hesi tingini tí mann veit ikki akkurát hvussu nógv tað eru og er í sova tey á sofunum ella havavið fleiri fólk úti á gøtunum ella ella hvør er tann veruliga støðan í standa í men sjálvandi skal het her takast í álvara
ja takk fyri so er tað bjarni kárason
gersovæl takk fyri harra formaður vit viðgera eitt uppskot frá herver polststóttir sum er eitt uppskot til samtyktar um at áseta hvør myndugleiki hevur ábyrgd av heimleysum í føroyum

undarligt nakað heimloysi er fyri tað fyrsta kanska eitt sindur ringt at allýsa nær mann heimleysur nær mann ikki heimleysur øh tað hevu verið snakkað eitt sindur um tey ymisku sløgini av heimleysi altso ð tað prirmera tað at mann býr úti á gøtuni og so tað sekundara at mann kavgccherfar og býr hjá vinum og familju og kenningum og so framvegis og til so eisini at leiga eitt kamar í eitt stutt avmarkað tíðarskeið fyri lítlan og ongan penga og av tí sama fáum ágávum sum fylgja við h eg haldi at tað undarliga ella tað paradoksala við við akkurát hesin her hetta er við at seta orð á tað er tað at føroyar líka sum onnur norðanlond reypar um og og og onkursvegna førir tað fram runt til allan heimin at vit eru eitt eitt øgiliga gott vælferðar samfelag at vit hava eitt so øgiliga gott trygdarnet fyri tey allarveikastu í samfelagnum og tað at tað er ein ávís grád av heimloysi í føroyum haldi eg ber boð um tað øvuta eg helt at um eitt vælferðarsamfelag skuldi havt eitt trygdarnet so skuldi tað verið nettugp fyri hesi fólkini tey sum eru sum hava mundi eg sagt rakt botnin og eggendiliga ikki kunnu søkka so øgiliga nógv dybri tað er tað sjálvandi íð og við at tað eru heimlaigs fólk í føroyum so ella so tað er eitt dømi um at vit ikki hava kjarnið vælferðina upp á pláss vit megna ikki at bjarga teimum sum eru sváraðs fyri sum eru veikast og sum hava allarstørstan tørv á øh almannaverkið hevur sjálvandi eina eina ávísingarskyldu ella hvat mann kalla tað og men eg haldi ikki tað er sum uppskotið eisini sigur heilt greitt hvør hevur ábyrgdina av teimum heimleysu og eg skal heldur ikki gera meg so klókan upp á um tað skal vera kommunurnar sum hava ábyrgdina ella um tað er almannaverki ella ein blanding á báðum meni eg haldi og tað hevur eisini verið rørt fram fleiri ferðirnar í í viðgerðini at tað kemur kanska mann skal kanska fyrst og fremst kunna onkursvegna definera ella avlýsa hvat hvat konstituera tað at vera heimleysur líkasum má vit hava ásetingar um hvat tað merkir at vera arbeiðsleysur nær er mann arbeiðsloysur so man langtíðar arbeiðsloysi og stuttíðar arbeiðsloysi og so framvegis og har fylgir mann gongdina hevur mann høgt arbeiðsloysliga loktarbeiðsloysi mann átti eisini at kunnað gjørt tað og og hugt eftir hvør støðan var hvør hevur í eitt longri tíðarskeið verið uttan heim og hevur ikki eitt sosialt netverk at knýta seg til og hvør kanska er í einari transitiónsperiotu har mann kanska hevur brúk fyri nakað fyribils og og so framvegis at mann fær onkursvegna allýsta og skipa tað og og og til snikka tilboðini eftir tí tørvinum ið er tí at eg rokni ikki við at at eitt tilboð er nóg nógv eg gití tað má vera eitt sindur meira til snikka ella hvat mann kalla tað eri ikki so lætt í dag at kunna fata ella ella seta orð á hvussu umfatandi trupulleikin er í dag øh tað undarliga við heimloysi er at tá tú sær ein heimloysan so kann tað kanska síggja eitt sindur eyðsýnt útánir heimloysir og samstundis er tað ein ekstremt ósjónligur øeiliga ringt at bera eyga á øog tað er ikki sum í hesum her hálvivud filminum at fólk ganga runt við einum innkeypsvogni og og standa yvir einu bála í einari brennandi tunnu altso tað er heimloysi hevur nøkur heilt onnur andlit og nakrar ú er nakað heilt annað enn hvat vit kanska geva okkum far um øhsum sagt so so er tað øgiliga undarligt at tað so ríkt og og og væl fyri samfelag sum føroyar er at vit ikki hava etableraðar mannagongdir akkurát á hesum økinum tí eg síggi altso vit hava vælferðartilboð fyri so ræðuliga nógvar aðrar bólkar sum klára betur at standa sjálvi enn akkurát hesin bólkurin eg haldi hetta er nokk ein tann veikasti samfelagsbólkurin sum er tað at ikki hava tak yvir høvdið hevur so nógvar avleiðingar óynsktar avleiðingar og eri skaðiligt fyri umrøddu persónarnar og avvarðandi og eisini fyri lívsævi hjá viðkomandi at tað er bæði bæði inkluminatiónin til at fara og og taka rúsevnir og og miðalaldrin á heimloysum er munandi minni orsakað av umstøðunum og sosiala netverkið veikt og tað viknar mann fer niður í tí sosiala her á kinum mann har eru øgiliga nógvar keðiligar avleiðingar við at vera heimleysir og tað eru eisini ein styrkjandi effekt við at vissi mann verður heimleysur so kann mann kanska taka fleiri skeivar avgerðir sum aftur ger tað verri at at koma uupp úr aftur øh so tað er øgiliga alvorligt og eg haldi tað er egentiliga nokk so undarligt at vit ikki hava tikið um hond um hetta fyrr øh spurningurin er hvat hvat hvat hvør er loysturin altso skal tað vera nakað sum bústaðir hevur ábyrgdina av til ein part skal tað vera almannaverkið sum hevur ábyrgdina tvørtur um alt landið ella er tað kanska kommunurnar sum vita besta á sínum lokalleski hvussu mann skal grípataann tað havi eg ikki nóg nógva innsykt til at kunna vurdera men tað haldi eg eisini at man kann blíva eitt sindur klókari upp á tá ið hetta her uppskotið fer til nevndarviðgerð tað er øgiliga ymiskt frá landland hvussu mann taklar hesa støðuna vit síggja vit hava sæð og síggja hesa ræðumyndirnar úr usa har sumi fólk búgva á gøtuni í teimum stóru býnum ikki kaku ella sangileysum tað er troyt og so framvegis og tí tíbetur hava vit ikki líka umfatandi trupulleikar í norðralondum men tað er eisini tí at tey flestu norðalondini í øllum førum svøríki og finnland til dømis hava gjørt her stendur til dømis í uppskotinum ati finnland hevur eina havsingførskt skipan sum hevur íblástur frá einum einum politikki sum mann foyrdi í kalifornia fyri nøkrum árum síðan eg haldi hetta kom í tvey túsund og sjey ella hanna er tað var men svøríki hevur eisini eini eina skipan har sum mannfrá almennari síðu er opbligeraður til at kunna ávísa teg til eina íbúð ella ein bústað men har kann tann sum leigar út velja ímillum umsøkjararnar tað haldi eg tað r nokk ikki vegurin vit skulu fara summarsum ári um haldi eg at uppskotið hjá helvur posdóttir hevur vendi rætt altso at mann fyrst og fremst má áseta hvør hevur ábyrgdina tí at tað er nokk tað fyrsta treytin sum skal lúkast áðrenn mann fer at kunna gera nakað við hetta tí at eg vil eg giti at orsøkin til at mann ikki hevur gjørt so nógv við hettar er nettupp tí at eingin stendur til svars fyri støðuna sum hon er so tað kunna staðfesta eina ábyrgd framaftur atta er ein ein góð byrjan til at kunna finna út av hvussu mann loysir hettar her og hvønn mann skal venda sær til tá ið að ikki verður gjørt nóg gott hvat sum skal henda aftaná tað tað er ein góður spurningur tað er kanska tað at kunna kortleggja hvussu umfatandi trupulleikin er og at kunnu skilja ímillum tey ymisku sløgini av heimloysi tí at tað er kanska ymiskar ymiskar keldur til ella ella orsøkir til at mann býr á gøtuni til dømis og tað at mann so býr flytur millum bústaðir hjá vinum og kenningum og og so framvegis tað er nokk tað er nokk grundleggjandi ymiskar forsetir fyri sjálvandi so hevur tað nakað við tað at gera atinntøkan hjá hesi fólkini ikki eru góð um hon yvirhøvur er har tað er sum oftast tað sum elvir til heimloysi og í dag tá ið tað eru øgiliga høgir prísur bæði at keypa og leiga og byggja og hvørt á sínum tá ger tað tað í øllum førum ikki lættari men tað snýr seg onkursvegna um at kunna identifisera tey finna út av hvat tey hava tørv á so onkursvegna hjálpa tey at standa á egnum beinum aftur tað kann sjávandi vera ein øgiliga langu drúgvu tilgongd men tað er nokk tað sum skal til tað er fyrst og fremst áhjálpt til sjálvhjálp men visi tað vísir seg ikki at rigga jamen so hevur mann eisini eina samfelagsliga ábyrgd at hava hetta trygdarnetið sum syrgir fyri at har eru altíð ein minimunss standar fyri livirstøði hjá fólkunm í landinum eg hevði ikki so nógv at leggja afturat eg eg haldi hefta eitt gott uppskot og eðalsetningurin í í uppskotinum og endamálið er greitt og og og tað tænar ein góðum endamáli so eg síggi fram til hetta her fer til viðgerðar takk fyri harra formaður
meðansíðani er tað johannes joensen sum fær orðið ger so væl
takk fyriharra formaður ja hetta er uppskot til samtyktar um ásetaða myndugleika hvør myndugleiki og ábyrgd av heimleysum í føroyum hetta er hervør polstót vegna tjóðveldi sum lgur tað fram og heta eit uppskot sum vit sjávandi taka undirv

ið vit rindast skatt so fórvænti eg atskattakrónurnar fara til tey veikastu fyrst og fremst tey fátæku og tey sum ikki klára seg sjálvi í samfelagnum og nærmarið sagt tað sum bjarni kárason r inni á kjarnuvælferðina í samfelagnum og tá vit ikki klára tað jamen so meini eg ikki at vit reka samfelagið sum vit eiga at gera

so vit mugu umraðfesta raðfestingarnir vit gera í dag eru ikki rættar so t vit raðfesta framtíðini so eiga vit at raðfesta bústovnar

og stovna ella bústaðartilboð og búfelagsskapir tá vit hava klárað at hýsa øllum teimum sum hava tørvin tá kunnu vit gera hitt

eg hevði ein fyrispurning til landstýrsmannin í heilsumálum kale oholm johannesen um tey sum liggja á sjúkrahúsinum og eru liðugt viðgjørd hví tey eg ikki sleppa út í daglidagin aftur í samfelagi aftur fleiri av teimum klára seg sjálv jú forkláringin er at tey ikki ongastaðni at fara og summi liggja har í ár tað kostar eina formuu fyri heilsuverki men visu vit halda at vit spara pengar við ha tey liggjandi har so trúgva vit umaftur tað kostar eina rúgvu av pengum fyri samfelagi tað kostar eina rúgvu av tí og orku hjá teimum avvarandi og tað kostar sanniliga nógv fyri hesar sjúklingarnar ella hesi her sum liggja har so har eigur mann at handla beinanvegin og trupulleikin er gamal hann hevur verið í tíggju fimtan tjúgu ár kanska líka so leingi sumit hava havtsjúkrahúsinum hví er eingin gjørt nakað ella hví hevur mann ikki handlað soleiðis at mann klárir at takkla hesar avbjóðingarnar upp á forskot hví haltar mann alla tíða aftaná tað má vera raðfestingar tað kann ikki nakað annað so hevur mann eisini avbjóðingar innan autismuøki dmensøki við menningartarni tey sum hava havt seinheilaskaða og eg kann nevna og so framvegis og eg veit at landsstýriskvinnan roynir at gera alt sum kann hon hevur havt bygt bústovurnar nú og eg taki fullstendri undir við tí tað er flott tað er gott tað er gott at mann byrja at raðfesta tað kanska hevur mann brúkt for nógga tíð um at tosa og samráðast um hvussu man skal gerast tan fyrit handla og eg læst ikki nøkrum fyri tað yvirhøvur hetta er kanska verið gjøgnum langa langa tíð tað sum eg hugsi tað er eg veit í dag fólk sum eru klár til at byggja bústað ella bústoðnar um tað er avbjóðingin so vissu vissi landsrkinnan hevur brúk fyri hjálp so kann eg vela hana beinanvegin privat ella eri klár at byggja vistu tey fáa fíggingina lella vistu ið tey fáa leigumálini

eg hugsi at tað sum krevst frá okkum ta er havi egeg játtað pengarnar tað hava játtað pengarnar úr løgtinginum soleiðis at mann kann fara í gongd og vit kunnu tosa í allar ævir um hvør ábyrgdina sjeyogtrýss pluss sjeyogtrýss undir sjeyogtrýss yvir sjeyogtrýss kommunur og land tað hendir einki við at tosa atta tíðina tað hendi bara vistu vit gera eitannað og tey undir sjeyogtrýss eiga vit landið so har eiga vit at handla beinanvegin og tey omanfyri sjeyogtrýss eiga kommunurnar og eg vil eisini uppfor ja kommununum til at hyggja eftir røktaransplássum og eldraíbúðum hvussu sær út har tí eg veit at tað verða fleiri fleiri eldri og eg rokni við innan stutta tíð ella teg longu nú á økinum har eru for fá pláss har eru nógv for stórir bíilistar so ma man handla kanska heldur hann at gera svimjilar so má mann gera ellseint ella eldraíbúð kanska her manikki ráð til at gera bæði eg veit ikki men eg hvussu er raðfestingin má viera
takk fyri ja so er tað sirið steinberg sum fær eina
vimerkingtakk fyri harra formaður ja tað er ein viðmerking um hettaher við fólki sum er liðugt viðgjørd á sjúkrahúsinum tú hevur verið eitt problem í nógv ár men faktiskt hevur tað verið rættiliga nógv minkandi problem var nógv nógv størri fyri nøkrum árum síðan og aftaná kommunurnar yvirtókið eldraøki kann an siga tað var so eitt av teimum tingunum sum broyttust at tað komuð nógv fleiri røktaraheimspláss so akkurát tann problematikkurin hevur verið minkandi sjálvandi er hann øgiliga stórur fyri tey sum eru men tann størsti trupulleikin g vet iski vussu t eg nú men hann var hvørfall tað at tað var pláss í almannaverkunum sum manglaði nógv av teimum sum vóru innløkd men nú hevur jóhanes joensen kortan havt ein spurning um tað kom tað fram um tað er kommununa mann bíðar eftir ella undir almannaverkinum tí at visti mann skal seta gjøld á liðugt viðgjørdar sjúklingar so kann mann leggja kommununa í gjøld men skal landið liggja eisini og leggja almannaverkin í gjøld ella skal man heldur koyra undir almannaverki at byggja altso tað tað er væl tað sum verður avbjóðingin tað hevur ikki verið meirilutin fyri at seta gjøld á men tað v
johannes joensen
ja eg haldi at mann skal bara handla mann skal gera tað sum er neyðugt fyri at at hjálpa hesum fólkunum at tað liggur ein úti á landssúokl t er ein for nógv og har vórð í svarunum hjá lanssmanni kom tað greitt fram at har vóru fólk yvir sjeyogtrýss ár og fólk undir sjeyogtrýss ár so tað er ein ábyrgd hjá okkum og ábyrdn hjá kommununum tað kann ikki vera soleiðis at mann bara skúgvarábyrgdina frá sær og hatta er ein akuttitørvur men tað skal eisini vera soleiðis at mann slettiki skal koma í hesa støðuna tú er at fáa tilboði beinanvegin og hatta e ikkiat læsta nøkrum hatta er bara at vit mugu hyggja frameftir nú og handla
ja takk so er tað eyðgunn samansen sum
vimrngja takk fyri harra formaður ø eg havi hug at viðmerkja hetta her sum jóannesjóansegðr við at tað heta er við at liggja sjúku si um vit halda at vit spara nakrar pengar men tað tað sigur nokk so nógv vit vita gott at vit ikki spara men trupulleikin er bara tann at mann hevur hugsað í so nógv ár í ymiskar kassar at at tann i mann heldur seg spara tað einastaði og tað kostar tí næsta um mann sær ikki samanhangin og tí skumpar mann ábyrgdina kanska frá sær og fólk liggja har tí at einki er at fáa og og so sleppur tann sektorin undan tí útreiðsluni ta løtuna kann mann siga og hitt við at privat vilja byggja tað ljóðarhaldið eg ordiliga gott tí at tey síðstu árini har tað er verið so stórt bum og so nógv byggivirksemi tá var tað øgiliga øgiliga trupult mann prøvaði privat um tey kundu hjálpa til dømis upp á handan har tørvin sum jóhannes vísir á beint nú tey sum liggja á sjúkrahús tá var eingin interessa millum annað tíð er tað ini
ja takkkysvæljan
takfyrihara formaður ja púra sum eygun samolsen sigur vit eru øll samd um at tað privata almannamál an finfinna út av at byggja á økinum men eg hugsi altso vit koma ví eina uppskoti um um bústovnartrygd íjavnaðarflokkinum og har vóni eg eisini at vit tá vit koma við við við tí uppskotnum um bústøðuna trygd akkurát sum vit hava viðgerðartrygd at vit binda okkum til at vit hava nokk av bústøðum til hesi fólkini altíð tað kann ikki vera soleiðis at vit brúka okkara skattakrónur skeivt vit hava ikki ráð til tað í hesum førinum tað bæði kostar for nógv og eisini tað at vit vit blíva eftirbátur á haso nógvum økjum og gera at at vit so nógvar mannalagnirlíð undir hesum her vit kunnu ikki vera beskent einki at gera so her má handlast beinanvegin og eg hugsi at landsstýriskvinnan er longu farin í gongd og tað taka vit undir við takkfyri
ja takk so er tað sigur steinberg sum fær orðið ger so væl
eg haldi at hetaðe eitt gott uppskot sum hevur polsdóttir hevur lagt fram og hon hevur arbeitt við hesum økinum eina tíð og tað etir eitt av hennara og eisini floksins hjarta málum tað kemur til heimloysið so undrist eg onkuntíð á hvussu nógv okur í veruleikanum vitað um tað altso hvussu stórt innlit hava okur í hvussu nøkur fólk í okara samfelag liva tí at okur sum sita her inni tað er ikki sikkurt at okur kenna nógv fólk sum eru í tí støðuni men okur kenna kanska onkran og tað er eisini anað upp á hvussu nógv okur vilja síggja eg minnist fyrstu ferð eg var í oslo hvussu je hvakk við at síggja at fólk sótu á gøtuni og og biddaði tí at eg helt atnorra sum eitt so ríkt land at tað kundi ikki koma fyri har og tú ser tað faktisk um alla verðina og tí er ein problematikkur sum ikki bara hevur við pengar at gera men hetta er eisini eitt stórt sosialt mál hvussu mann kann kann hjálpa teimum sum e ringast fyrri í samfelagnum tað er eisini hettaher við hvussu mann definerar nær mann er heimleyssur tá ið okur tóku við í landsstýrinum tá vóru tað nøkur fólk sum høvdu búð á sokialska deplinum í fjøruti ár og tey høvdu ikki fingið ein varandi bústað tá hity búðu á sjúkrahúsinum í fjøruti ár og almannaverkið ella tað almenna ella løgtingi kann man siga hevði eg ikki klárað atskaffa teimum fólkunum ein varandi bústað í fjøruti ár tað bleiv so loyst tíbetur so at hetta er ikki nakar nýggjur proplematikkur tíverri bústaðarnevðin er stór nú og tað eru altforfáir bústaðir tað vita okur av og tað er fólkavøkstur og okur vita eisini tað at nógv av teimum fólkunum sum eru í bústaðarneyð tey høvdu flutt inn í eina íbúð í dag vistu tey finguð hana so at tað eru akkurát sum í tveimum tað nøkur sum høvdu flutt eina íbúð í dag og so tað nøkur sum hava kanska tyngri sosial problemir sum ikki høvdu megnað kanska at búð fyri seg sjálvan og so er tað tey fólkini sum mainn eisini sera gøtuni sum sita úti sum faktisk eru ímillum okkum eisini meðan okur sita fundast her nú situr onkur kanska onkrum bonki onkustaðni og ikki hevur tað so gott eisini meðan okur sita og hugna okkum heima og hava tað gott tá er tað eisini onkur sum situr úti tað verður gjørt eitt stórt arbeiði tað skal mann ikki undirmeta herbergið ger eitt stórt arbeiði fólk kunna verða inni og sova um náttina og eg veit eisini at tórshavn kommuna hevur verið við í onkrum arbeiði um eina eina hitastovu eríhøvuðsdaðnum har fólk eisini kunna vera inni og so er tað sum eg skilji ein problematikkur um tað at visti tú hevur nakað við rúsdrekka so kanst tú ikki vera inni og tað kann kanska vera ein orsøk til at nøkur so allíkavæl eri úti sjálvt um tey kundu verið í onkrum tilboði og so er tað hvussu loysir tú tað blákrossger eisini ett arbeiði eitt arbeiði verður gjørt á gloria í klaksvík men felags er at nógv av hesum her verið gjørt av fríviligum felagsskapum við stuðli í løgtinginum og eg haldi sjálv ati løgtingið átti at tikið nógv størri ábyrgd enn at latið eitt so stórt sosialt mál faktisk liðið so einsamalt í veruleikanum hjá frívilligum felagsskapum okur mangla eitt stað at vera sum eisini er uttan treytir sum kann hjálpa fólki til dømis vis tú er er ávirkaður av rúsdrekka skalt tú so ikki kunna fáa tak yvir høvdi skalt tú so ganga úti allíkavæl eg kenni ikki ta rættu loysnina men eg sigði bara tað at í nøkrum førum mást tú bara kunna hava tað heitt og gott og onkur er góður við teg og tekur hond um teg og og og er inni saman við tær uttan treytir kanska tað kann vera við til at at tú seinni kanska kann fáa hjálp fyri teimum trupulleikunum tú hevur tað er eisini familjur við børnum sum flyta ofta tað er in annar prolematikkur t tey har upplivir mann stór problemur tað kann vera trupult at vra at tilknýta eitt arbeiðspláss vist tú skalt flyta alla tíðina tað er stórur trupulleiki fyri børn visti tey skula flyta ofta skalt skifta skúla dagstovn vinir o frítíðarítriv og hvørta sínum tað skapa stórar ótryggleikar okur vita eisini at bústaðarneyðin skapar fátækt okur hava fingið í í nevndini at vita at at fólk sum kanska fáa hava tíggju túsund krónur at liva fyri um mánan kanska skla betala átta túsund í leiði tí tað ersu ringt at fáa nakað búgva í so bústaðarneyðin skapar eisini fátækadømi og okur vita eisini at tað er nógv sum búgva í vána korum sum ger tað tey børnini kanska eru oftai sjúk búgva í fukti og kanska keðiligum íbúðum so attað eralsiga samfelagið og fólk í føroyum betala ein øgiliga høgan prís fyri bústaðarneyðina og fyri heimloysi sjálvt um tað kanska eru tvey ymisk tink sum allíkavæl pá einannan máta hanga saman tá ið tað kemur til fólk sum eru innlukd ar sjúkrahúsið sum so ikki eru sloppin heim aftur so haldi eg að er neyðugt at vísa á at tað er eitt eitt problem ja men tað er eisini eit problem sum hevu verið nógv minkandi serliga tí kommunurnar hava gjørt so rættiliga nógv meira við tað høvuðsproblemið hevur verið í almannaverki sum ikki hevur klárað at fylgt við búplássil eg veitikkihvussu tað nú sjálvandi er tað ikki rætt at tað er so tað hevur ikki verið ein meiriluti her inni fyri at mann fór at áseta gjøld um tað tað kann vera tað at broytast tað veit men eingin ynskir sjálvandi at nakar skal vera inni ein tíma aftaná tað er liðugt viðgjørd tí tað betíðir eisini onnur ikki sleppa framat og tað er eisini
ja takksil anniku olsens fyldir við mesingger so væl
ja takk fyri harra formaður et kundi hugsað mær líka at koma við einari rættleiðing til siguri stenberg tað tað ljóðaði sum um at undanfarna samgongan hevði loysti avbjóðingarnar við teimum fjøruti sálarsjúku sum lógu úti á sigatska deplinum hevði ligið har í fjøruti ár og ikki havt nakað um bústað so bara ein lítil rættleiðing at tað varð faktisk undan undanfarna samgonga meðan eg havi sæð sum lanstýriskvinna í almannamálinum at okur fingu út viða sekstan eindir úti á hevðnum mikla og at tað eisini bleiv rúm fyri at at byggja fleiri afturat so okur royndu so at loysa tann trupulleikan og og sjálvandi mann byggir á herðarnar hjá hvørjum øðrum og og eg veit ikki hvussu nógvr bústaðir eru komnir akkurát síðani tá tá tað kemur til fólk í sálarsjúku men landsstýriskvinnan sum situr nú hon leggur bragliga fyri og kemur uttan iva at leggja fleiri afturat so tað er ógliga gleðiligt men í mun til tað sum siri stenberg er inni á so kundi eg hugsað mær um at spyrja um hon ikki samdur tí at mann eigur at fáa eina nágreiniliga virkist
ja takk ger so væl sir
takk fyri harra formaður ja eg veit ikki um eg kann til látta mær at rætta leiða aftur men tað var soleiðis at sambýlið bleiv gjørt undir hegnum haldi eg tað er het men tað kundi ikki rúma øllum tað vóru fleiri fólk eftir á psykiatriska deplinum tey okkurt tók ikki við sum ikki vóru slappin við faktiskt sjálvt um tað var blivið bygd til tey tí at psykiatriski deplum slapp ikki at ráða yvir hvør slapp inn tað var almannarverki sum avgjørdi hvør slapp inn og tí vóru tað fleiri fólk sum vóru standað eftir at síggja at skapa á deplunum og tey síðstu fingu okkurt soleiðis ongantíð betur so at mann kann siga at tað er eitt felags prosjekt tað var gott at tað sambýlið kom tað vóru øll samd um men tað var sjálvandi keðiligt at øll ikki sloppu við men tað er soleiðis problemið blívur bara tað at vist at staðsvek blívur við at mangla onnur búpláss so kemur bara stoppur í kølinum all tíðina aftur og soleiðis haldi eg støðan er blívin aftur tíverri men hetta er við at fáa nágreina eina ætlan sum lýsir ábyrgdina hjá fylgslátt tað mugu okur fáa tí at støðan er á eina máta haldi eg stendur við í vesturnar takk fyri
ja takk so er tað bjørt samuelsen sum fær eina viðmerking
ger so væltakk fyri ja altso hervur posdóttir hon hevur jú fleiri ferð tikið hetta her fram við heimleysum og eitt ella annað stað kann mann ikki lata vera við at hugsa um altso mann hevur klárað at funnið út av at koma upp á mánaðin og í føroyum eð mann klára bygt nakar av hemmest framkomnu undirsjóvartunlinum men at finna ábyrgdina fyri nøkrum fáum heimleysum tíbetur eru tey ikki so øgiliga mong tað finna vit ikki sútav so eg ætlari byðja siru stenberg hugleiði eit lítið sindur um hvør orsøkin kann vera til at mann ikki klárar at loysa eina lutfalsliga lutfalsliga einfalda avbjóðing
ja takk gersu
suvæl siristenberg takk fyri harra formaður ja tað er heilt ótrúligt at tað ikki hevur borið til ø tá ið mann man kann siga mann hevur verið á mánaðnum og tá ið mann kann byggja flottasti undirsjóvartunlar í verðini at mann ikki kann loysa sosialar trupulleikar men tá ið tað kemur til at hjálpa børnum og tá tað kemur til sálarsjúku og tung sosial problemir so liggja pengarnir heilt ótrúliga fast niðast í skuffuni og tá situr altíð onkur tungt á kassan tað er altíð eitt problem at fáa tríggjar fýra fimm milliónir til at loysa kanska ein kempitrupulleika tað er ongantíð problem fína milliardina og tað er okkurt galið tá tað má eg bara siga

nógvar góðar røður sum hava verið frammi og mann hevur víst øgiliga nógv á hvar tla í mansiv víst øgiliga væl trupulleikan og men eg tá ið eg hugdi etir hesum uppskotinum so legði ella sokumn a og hug at tað er nógv sløg av heimiloysi eisini her í føroyum men eg dugi ikki ordiliga at síggja í hesum uppskotinum hvønn málbólk hetta uppskotið vendi sær til venda sær til fólk sum liva úti á gøtuni venda seg til fólk sum búgva hjá hjálparfelagsskapum ella vend tað seg til fólk sum búgva hjá familju vinum ella kenningum ella hvønn vendir hetta sær til men síðani hevur kjak verið her og tað eru nógv sum hevur verið vent og tað sum mann situr við tað er tað at hetta kann raka øll so einskult er tað øhmann hevur eisini tosað um hetta her við ikki bara tosað tað skal handlast og eg kann ikki vera meira samd tí ati visu vit ikki handla so hendir hvørki eitt ella annað vist mann bara snakkar og snakkar og snakkar so tað koma ikki nakrir bústaðir upp av og men eg haldi sjálv at tað gleðiliga við hesum løgtinginum og landsstýrinum tað er tað at tað er ein sterkur vilju til at fáa loyst hetta málið eg havi sjálv verið her við nøkrum uppskotum um at millum annað byggja mýruna har sum tað er til átjan fólk við serligum tørvi har eru átjan íbúðir og vit snakka ikki um smáar upphæddir vit snakka um høgar upphæddir og ta er semja um tað vit snakka um kvíggjartún til fólk ung og børn ið autismu sum og um virkistilboð og tað er eisini høgar upphæddir vit tosa um og tað er fullir vilja havi eg følt uppaftur nú er tað ikki verið til aðru viðgerð men nú sigi eg hvussu eg føldi orðaskifti at tað er fullur upplakning til at mann eisini fer í gongd við

øso er tað hetta her við hvør hevur ábyrgdina hvør hevur ábyrgdina av ati fólk ikki fáa nakað at búgva í tað er eg vil siga at at vit mugu í felag taka eitt tak tað má bæði vera kommunurnar og landið í felag og tað hava vit eisini gjørt vissu vit nú hugsað um glorea ella hesi sjálvbodni felagsskapnir so hevur kommunan og landið staðið saman um at stuðla hesum sjálvbodni felagsskapinum og tað hevr heilt fantastisk hjálp fyri okkara fólk og fyri okkara tjóð tað stóra arbeiðið sum hesi fólkini hava gjørt og tað skal eisini ein veldig vilju til ella kanska ein vilju til at játta pengar til at hetta kann blíva til veruleika eisini frá hesum salinum og tað hevur mann eisini víst í verki

øeg havi nevnt altso tað er nokk so skjótt at mann kann eg veit ikkum mnja ja tað er spurningur er tað heimleysur vissi mann bíðar eftir einum íbúð ella mann vil gjarna byggja eini hús mann býr hjá foreldrunum og eitt

tað hevur verð ein sindur diskussión um tað og onkur var sin stoyttan minnist til tað eina orðaskifti at viðkomandi føldu ikki at hann var heimleyst fyri tað mum búði heima hjá foreldrunum og tað skal ta eisini rúm fyri mann ynskir tað so tað sum vit snakka um her tað er at kanska at ein einli mamma sum hevur fleiri børn at hon knappliga stendur og hevur einki at búgva í har er ein ein hjálp mann sigur har mann hevur eina kuttan lista hjá almannaverkinum men tað er sjálfylgiligt eisini strangt at koma upp á tann listan men eg haldi sjálv at tað sum vit eiga at gera tað er at byggja bara fleiri og fleiri bústaðir og vit vita øll tað at eitt uppskot liggur inn í trivnaðarnevndini sum fer at koma fram fyrsta dagin og tað snýr seg um at vit skulu byggja fyrr en hálva milliard og tað sum mann eisini gjarna vil tað er tað at fáa tað privata meira inn á banan at bústaðir eisini skal fara saman við tí privata soleiðis r a far sum nógv sum yvirhøvur burtur úr hesum pengunum og øll vita tað at

tað snýr seg um at byggja so nógv sum møguligt og at vit skuldu kunna leiga fyr enn sámiligan prís tá eg sigi sámiligan prís tá snakki eg ikki um tíggju túsund og níggju hundrað krónur om mánaðin eg snakki um soleiðn at ein vanligt arbeiðsfólk ella vanligt arbeiði eitt arbeiðsfólk við vanligari løn orsaka og fólk sum eru fyritíðarpensjonistar at tey eisini skulu havt rað til at betala eina leiðu og at fáa nøkur fáa virðilig korð at búgva og tað haldi eg sjálv at hesin pakkin ella hesin bústaðarpakkin hann livir upp til nokk so nógv men vit koma nokk ikki á mál við tí pakkanum einsamalt og tí ati tørvurin er so ovurhands stórir síðuleypandi hevur havi eg eisini arbeitt við og arbeiði við vit kalla tað alment privat tað vil siga ati vit vita tað at hjá almannaverkinum at bíðilistin er øgiliga stórur og hann blívur enn ov longri ati tað privata tað sum mann vil tað er tað at tað privata fer inn og byggji nakrar bústaðir og almannaverkið er klárt við at leiga ella at fólk sum eru á bíðilistan hjá teimum kunnu koma inn og leiga tí at fólk sum fáa eina fyritíðarpensjón tey hava eisini ráð til at betala eina sámiliga leiðu so tað verður gjørt øgiliga nógv tað við eg kalli tað alment privat at tað er ikki komin á mál enn men tað er nakað sum mann eisini arbeiðir við og so er tað eitt annað evni sum hev verið her í dag sum eg sjálvhaldi er øgiliga aktuelt tað er eisini verið frammi at tað var nógv verri fyrr enn tær nú men avbjóðingarnir eru statvekk og tað er tað at tá ið fólk sum liggja koma niðri frá tey hava kanska havt eina heilabløðing at verið til uppvenjingar og so fara tað víðari kanska klaksíkar sjúkrahús til víðari uppvenjingar og so kemur tann dagurin at nú skulu tað útskrivast men tey eru statvekk so mikið illa fyri at tey kunnu ikki bara fara heim til síni kæru ella heim til sína íbúð uttan nakað sum helst men har má hesi fólkini hava brúk fyri kanska hjálp fýra ogtjeu tímar um døgni

heim til hesi fólkini og tað er nakað sum eg eisini royni at arbeiða við summi er beturi fyri enn onnur summi kundu kanska búð eina íbúð og tá hugsi eg um hesir til serliga máldbólkar tvey hundrað milliónirnar til serligar máldbólkar tey sum so framtfyri tey kundi mann gjørt nakrar íbúðir so tey kundu verið har og men eg veit ikki umann kann siga tað soleiðis s eg kanska eri for eg veitki hvussu mann skal siga plássi tí sum eg sigi so mundi bera ei yvir við mær men tað sum eg meini er at tá ið mann setir so nógvar pengar av til heilsuverkið mann tosar u heilsuverkið heilsuverkið og soleiðisnar at fólk kunnu koma seg so frægt sum tað yvirhøvur ber til og mann er komin langt tá tá ið tað kemur til heilsuna so má mann eisini um mann skal verða klár til at taka ímótiherhesi fólkunum tað vil siga so skal mann eisini hava ein sterkan vilja til at seta pengar av til soleiðsar at tey fáa eitt virðiligt lív og tá tosi eg um heim vit vita tað ati at eg eri ferð við ati ella vit orsaka hamann kallata at ferð við at byggja trý heim her í tórshavn ella argin eisini men tað er sletkki nokk so vælsignaði verði hugsi eisini um stig nummar tvey tí tað er har ið hesi fólkini skulu búgva og tað er har sum mann sigur tey fara at verða longri enn enn enn á einum sjúkrahúsi tí tað kann ikki vera meiningin at tey koma heim og fáa uppvenjing og so ta sjúkrahúsverkið ikki kann hjálpa teimum meira at mann ikki stendur klárur og við bústøðum til hesum eg skal lova tykkum eg royni at arbeiða hvønn dag fyri at fáa loysnir og eg havi fingið fleiri loysnir av fingið nógvar loysnir men avbjóðingarnar blíva føli eg størri næstan ferði hvønn dag takk fyri harra

inggersvæltakkfyrihara formaður eg skilji væl støðuna hjá landssýriskvinni oeg veit eisini tað at tar verða arbeitt hart við at finna loysnir eg fari t spyrja landsstýriskvinnuna um nú tosi eg tað eru fleiri málbøkar sum eg veit sum hava avbjóðingar men nú tosi eg serliga um tey sum liggja á á sjúkrahúsinum sum ikki sleppa út ø hevur landsstýriskvinnan roynt møguligt samstarv aftur við kommunurnar er tað nøkur lógarbroytingsum skal til fyri at tryggja at at kommunurnar kunnu veita tilboð til fólkini sum hava brúk fyri hjálp ella altso mann stendur í einai støðu at fólk kunnu standa úti á gætuni og tað eru tilfeld har fólk er farin heim sum eru endali á gætu núkomin øgiliga illanfyri og tíbetur hava yvirlivað tað rtað eru avbjóðingar sum eru fyri framman sum eru rættiliga kuttar er ein loysn at
ja takk ger so væl elisabet marsens
takk fyri harra formaður at fólk sum eru seinheiliga skal ella rakt av seinheiliga og eru útskrivaði á einum sjúkrahúsi ikki vænta at tey liggja út á gøtuni á álvardags hatta man er ein misskiljing og eg vil siga at vit royna alla tíðina vit royna at mann skal finna loysnir har sum hann skal men eitt er heilt sikkurt tað skulu nógvar pengar til og tað er mín avbjóðing rættiliga ofta tá eg eri á fundi og eg royni alt hvat eg kann og hetta løgtingið skal hava stóra takk fyri tann upphakning tí tað er komið so langt sum her í løgtingi tí her havi eg virkiligani følt at ella eg føli at bæði andstøða og samgonga bæði landsstýrin og her í løgtinginum hava hjartað á rætta stað tað meini eg virkuliga innastu hjartað takk fyri
ja takk sovorðið johanneskjúrsu jóansin gjørt so væl
hakhra formaður ja bara takka landstýrskvinnai fyri at hon ordiliga arbeiði fyri at fáa bygt fleiri stovnar og fleiri bústaðir bústovurnar eg haldi at tað er skyldan hjá okkum løgtinginum her at játta pengarnar til hetta økið hetta er tað sum skattakrónurnar eru roknaðar til í stóran mun millum anað hetta her eg haldi at vit vit vit skylda okkara borgarum at at raðfesta hetta økiðtakk fyri
ja takk ger so væl elsbet
ja takk fyri harra formaður og tað haldi eg ikki mann kann siga annað eg meini at tað er ongantíð verið so nógvar pengar í hesum økinum sum akkurát nú men avbjóðingarin er størri tað er bara so loysnar og tí má mann eg ivist onga løtu í heldur at tá ið hesi árin er farin er lið liðis um landsstýrsfólk og eitt nýtt nýtt landsstýrsfólk kemur so fær tað eisini hava avbjóðingar á økinum hvussu eg veit rætt so bara til dømis fólks við seinhaldsgaða eg meini tí trý fýra sum var rakt av teimum um árið sum kom sum ja ja sum virkuliga hava brúk fyri hjálp til ein bústað ella so hað altso tørvurin er rættiliga stór takk fyri
ja takk so verður tað hervørd polstóttr sum fær orðið atr gera
takk fyri harra formaður eg ætlaði bara at taka orði nú t her á enda bara at takka fyri eitt øgiliga gott orðaskifti eg halt aðe vera øiliga positivt eg kenni eisini t kanska ver positivari í hesi ferð henda v síðstu tingsetu og tað bert tú vón um at at tað er størri ja at samgonga og andstøða eru við upp á at viti veruliga fara í arbeiðshanskarnar og fara til verka fyri at basa heimloysið í føroyum og fáa loysnir upp á hendan trupulleikan visu vit hyggja eftir at tað er jú sjálvandi øgiliga nógv ymisk sløg og heimloysi snakka um tei sum hava sosialar avbjóðingar men vit snakkað eisini um vanlig fólk og tað er heldur ikki undarligt vits høvdu hugsað um at tað er ikki so øgiliga langt síðan eg gekk fólkaskúla og tá lærdu vit at vit vóru áttaogfjøruti túsund fólk í føroyum og nú fingu vit fyri nøgvum fáum døgum síðan at vita nú eru tað trýo hálvtrýss túsund fólk í føroyum taðer ein øgiliga stórur vøkstur upp á øgiliga fá ár og tað er jú øgiliga gleðiligt at fólk vilja búgva í føroyum men tað setir eisini trýst á bústaðarmarknaðin og tað vísir at vit mugu seta inn at byggja meira og gera tað møguligt at seta búgva í føroyum og tí detta eisini summi fólkni ímillum sum hava vanligar arbeiðir kanska eina inntøku men megna ikki at gjalda tað sum tað kostar at búgva í einari leiðu íbúð tí teir eru ofta øgiliga dýrar og so haldi eg eisini at at tað er øgiliga viktigt at vit hugsa um at tá tað eisini snýr seg um vanlig fólk sum ikki hava serliga nógvar avbjóðingar kanska men uttan at tey ikki finna nakvað avstað at búgva a teir børninu ofta innblandað og tað haldi eg eisini vit hava eina ábyrd av at tryggja at øll børn í føroyum vaksa upp við einum góðum og tryggum bústaði og tí haldi at tey hoyra til líkningina at tað ikki bara snýr seg um tey sum av sosialum áðum enda á gøtuni at tar ikki bara a handlar mær a hjálpa teimum men tað eisini handlar um at hjálpa børnunum tí at fyrr útav snakka um um avbjóðingar sum børn hava í føroyum í dag og tað kemst eisini visti mann ikki hevur ein tryggan og góðan bústað tí tað er altso grundarlagið undir einum góðum lívi at tú hevur eitt stað sum tú føldi tryggan sum tú føldi heima í men ja eg vildi bara enda tað orðaskifti við at takka fyri eg síggja fram til eina góða viðgerð á málinum í trivnaðarnevndini og ja tað birt at vóðu nonandi gongd á hesa ferðtakkfyri
ja tað vekt eina viðmerking sá bjørt saman
ger suvæl takk fyri eg vil bara takka hervur posdóttir fyri at hon aftur enn einaferð setir hetta á breddan við heimleysum tað er ein ein øgiliga stór avbjóðing hjá okkum haldi eg at vit sum eitt av heimsins ríkastu londum vit eru so væl fyri í miðal í føroyum at vit ikki megna at loysa ta uppgávuna at at geva heimleysum eitt heim og tað verður seg um tey eru heimleys av onkrari sosialari orsøk ella tí at tað er bústaðartrot grundleggjandi haldi eg at tað kommunurnar sum eiga ábyrgdina fyri húsa sínum borgarum men sjálvandi eiga landið at gera tær lógir og tær karmar sum kunnu birta upp undir at so er eg veit jum hervur posdóttir er samd í tí men takk fyri tí eg veit at hrvur postet fer ikki at sleppa hesum málinum takkfyri
ja takk ger so væl hervur poststotur
takk fyri eg trúgvi at um tað er nakað vit okkum at blíva samd um inni í løgtinginum so er tað at vit eiga at vera um tey allar veikaðu hjá okkara samfelag og serliga um tey sum ikki megna at fáa takað yvir høvdið og tí er tað við tá mann fer aftan á ferð leggur slíka uppskot fram so mann kann seta hola bobblina á at mann kann fara til verka og loysa hesar trupulleikarnar í mun til hvørt skal hava ábyrgdina so síggi eg fyri mína við at tað er kommunan sum hevur ábyrgdina tí at hon er nærri borgaranum í lokalum umhvørvinum men tað er eisini trupulleikin at kommunurnar ikki kunnu byggja øll sløga bústaðin og tí kanska ikki kunnu veita bústaðir til tey sum mangla so tí mann má eisini gera eitt samstarv ímillum kommunurnar og landið so at mann kann fáa karmarnir hjá kommununum til at taka ábyrgdina takk fyri
ja tak so ta anika olsen sumr einiviðmerking ger so væl
á landi ella kommunurnar og eg eg velji at taka tað su vrteralapt til kommunurnar at hervur posdóttir sigur at tað má vera kommunurnar sum átaka sær hesa uppgávuna tí tað eru faktiskt kommunurnar sum loftat í síðsta enda tað er tær sum hava funnið tey skotini sum eru í í kommununi av av bústøðum og hava roynt at at hjálpt til sjálvt um ta ikki hava heimildirnar til tað og tretivu bústaðir er her tórshavn kommuna sum eg eisini nevnd í áðni men eg trúgvi so leingi kommunurnar ikki hava heimildirnar til at útvega bústaðir og ikki hava tað amboðið til at at at byggja bústaðir so má tað vera tann myndugleikin sum hevur amboðið men men kommunan má vera við til at lyfta uppgávuna og samstarv og servisera og hjálpa til og vísa á tað tað haldi eg soðar sum støðan er nú men mann veit jú ikki lógur eru jú til at broyta bæði hendan handan men soleiðsin er lógarregluverkið beint nú

ja takk fyri ja eg byrjaði mín viðmerking við at siga at at eg síggi fyrimunar við hæddar kommunurnar tí tað er tættast borgaranum men eg haldi at staturin um hvar ábyrgdin skal liggja skal takast millum landa og kommununi soleiðis at báðir partar eru inni yvir avgerðina so at vit ikki pressa nakað manna á kommununa uttan at tað er tikna við í prosessuna takk fyri

takk fyri harra formaður etta man sigur eg ætlaði ikki taka orðið aftur men bara at fáa tað upp á pláss tað er kkikommunurnar altso landið setir so sanniliga nógvar pengar av bæði til sjálbodnar felagsskapir og fyri at nú mann sigur fyri at bústaðir skal byggja íbúðir og sovíðari bara at fáa tað upápláss at okkara partur liggur so sanniliga ikki aftur takk fyri harra formaður
ja takk so var ikki meira av røðarum til hetta málið sum verður beint í trivnaðarnevndina seinasta mál á skrá í dag er viðgerð av løgtismáli nummar hundrað og fýraogtjúgu tjúgutjúgu og tað er uppskot til samtyktar um at seta eitt talsfólk á brekøkinum vit biðja um sramsøgufólk fyri fólkaflokkin erta annika olsen fyri tjóðveldi erta bjørt samuelsen fyri javnaðarflokin eta eygun samuelsen fyri framsókn eta bjarni kárasum petersen fyri sambandsflokkin eta rósa samoelsen um miðflokkina ella steffan klein poulsen og javnaðarflokkin eta gjóni nolsu joensen nei orsaka hatta var tað jað hann kom á træssa røðari orsaka so er tað fyrsta at røða tað verður annikuolsen ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja til viðgerðar er eitt uppskot til samtyktar um at seta eitttalvsfólk á brekøkinum

og ati gera eina brekpolitiska virkisætlan og tað er eitt uppskot sum bjørt samuelsen hevur lagt fram vegna tjóðveldið lat meg siga tað beinanvegin at eg bleiv eitt sindur forundrað yvir at hetta málið kemur í tingi tí at eg gekk út frá hetta varð loyst fyri langari tíð síðani tí aftur í tvey túsund og fimtan tá ið eg sað sum landsstýriskvinna tá lá ein nærmast liðug brekpolitisk virkisætlan ela hvørnfall rammurnar til at gera hana og eitt uppskot til hvussu i eitt talvsfólk á brekøkinum skuldu skipast so eg gekk út frá at hetta varð gjørt fyri langari tíð síðan nú havi eg ikki verið her í tinginum í í fýra ár verið burtur herfrá og havi kanska ikkið fingið allur tættir við sum verða viðgjørdir her í í løgtinginum men eg helt at hetta varð avgreitt fyri langari tíð síðani men lat ongan iva vera um tað at eg haldi hetta her er eitt øgiliga gott mál eg haldi hetta málið er sera sera týdningarmikið at at fáa framt at tað sum okur uppliva í dag vistu okur hyggja eftir breksáttmálanum sum eisini fólkaflokkurin fekk sett í gildi aftur í tvey túsund og níggju tá ð okur høyrdu landsstýrismannin í uttanríkismálum tað var eitt stórt framstig fyri føroyar at okur tóku undir við við altjóða sáttmálan fyri fólk sum bera brek tí í tí sáttmálanum hevði mann líkasum eina rammuætlan fyri hvussu mann kundi arbeiða seg ígjøgnum tey átøkini sum sjálvur sáttmálin sigur

fáa atkomuna hjá fólksum bera brek fáa ta skipað ordiligt ta uppgávuna fekk fólkaflokkurnum so eisini um hendi í tvey túsund og tíggju tað var í í innlendsmálin tá ið kunngerðin um atkomuviðurskiftini fyri tey sum bera bregli setta í gildi hon er so síðan henn innkorpurerað í sjálva bygningsregluggerðina ella við heimildu byggilóggávuna er tað blivið skjalfest langt enneiná mál tá tað kemur til atkomu so framvegis men men hon er so har tann lógin og hon tað er jú eitt øgiliga kærkomið tilboð øh í mun til svistú okur taka virktisætlanina fyrst so haldi at tað er eitt øgiliga gott ting tí at hon dekka líkasum sektorábyrgdina hjá teimum ymsu landsstýrisfólkunum tí at brekøki og brek sáttmálum er jú sum ein breið vifta og tað eru fleiri av landsstýrisfólkunum sum hava ábyrgd í hvørí sínum lagi landsstýrismaðurin í mentamálunum hevur ábyrgdina av at atkoman til kringvarpið til miðlar og til til til slík viðurskifti at hon er nøktandi meðan kanska landsstýriskvinnan í almannamálum hevur ábyrgdina av bústovum og og landsstýrismaðurin í í uttanríkismálum havlum hevur ábyrgdina av teimum altjóða tingunum sum skula fáast til vega og soleiðis er tað nú einaferð tá ið mann arbeiðir í landsstýrinum at økini eru spjattur millum landsstýrisfólkini og tað er nettupp tað sum hendan virkisætlanin skal fremja sum eisini er í uppskoti nú at gera tað uppskotið sum eg arbeiddi við tá áðrenn eg fór úr landsstýrinum tað var nettupp at fáa sektorábyrgdina plaseraða fáa landsstýrisfólkini á hvør sínum øki at gera eina ætlan yvir hvat er tað sum manglar á teirra øki til tess av breksáttmálan kann verða fullgjørdur so tí er tað eingin ivi um at hetta málið skal fáa eina øgiliga góða viðgerð í í trivnaðarnevndini lat ongan iva vera um tað flyt okur okum yvir til tað sum eitur ein eitt talvsfólk á á brekøkinum so haldi eg at at tað er eins viktigt at at hava hetta talvsfólkið sum alla tíðina hevur eitt vakið eyga við um mann nú fylgir við tingunum sum sum landssýrisfólkini gera eru tey nú í tráð við altjóða sáttmálan fyri tey sum bera brek og so framvegis tá eg sat við tí málinum tá var tað ikki eitt uppskot at landsstýriskvinnan í almannamálanum skuldi hava tað um hendi tí at tað er for nógv lóggáva og tað eg fór nógv ting sum sum landsstýriskvinnan sjálv varar av at tá bleiv tað fortætt so tí mælti mann til tá at tann taldsmaðurin ella fólki skuldi liggja undir løgmansskrivstovuni ella uttanríkismálum soleiðis at at mann ikki altso at at at tað var itt annað landstýrisfólk sum hevði eftirlit við at at tingini vóru vóru nøktandi og og tað tað haldi eg eisini at at javnið sum ta t ella megd sum sum eisini er tatalvsfólki hjá fólk sum bera brek í dag tók undir við eg haldi tey varpaða sjálvu ljós á at tað var alneyðugt at tað var eitt annað óheft oregan sum lá vekk frá landsstýrisfólkinum at at hava eftirlit við hesum økinum her er rættiliga nógv ting at at arbeiða við tá tað kemur til til brekøki landsstýriskvinnan og tingið hevur júst nú viðgjørt hetta her við heimleysum og harvið eru men eisini komin inn á tað sum eitur bústaðir sambært altjóða sáttmálan fyri fólk sum bera brek har er ein áseting um at tey sum bera brek sjálvur skula velja hvar tey vilja búgva hvønn tey vilja búgva saman við og tað leggur sjálvandi upp aftur størri trýst á bústaðarpolitikkiin hjá okum at okur kunna hava eina so víða vifti av bústøðum soleiðis ati at fólk sum bera brek ella hava tarn av ymsum slagi kunna fáa tann bústað sum sum sum tey ynskja tað er hvørfant ein heilt konkret áseting í í sáttmálanum sum sigur tað so er tð tað her við útbúgving og sovíðar útbúgvingar møguleikar tað er eisini viktigt at fáa tað fáa tað avgreitt tað bleiv arbeitt við tí tá í landsstýrinum tað var bjørd kalsu sum umsæti mentamál tá at fáa millum annað fólk við ella ung fólk við autismu at fáa tey ið innkorpureraði í eina miðnámsskúla skipan og útbúgving og eg haldi at tey mugu fungerað útmerkað kanska onkur lítir onkrar dagføroyingar sum skula gerast men í høvuðsheitumim tankin tað at tú kann lofta øllum soleiðis at tey kunna fáa eina útbúgving og og fóta sær og menna sær í lívinum tað tað var eitt øgiliga stórt framstig eisini nógv ting at at arbeiða við har og fram ímóti at fáa tað lýðslu fulnar annars er tað soleiðis at meg eg meini at tað er fjórða hvørt ár ella triðja hvørt ár tey eru í yst og leggja eina frágreiðing fram um hvussu viðurskiftini eru í føroyum á hesum økinum og har eru fleiri ferðir vísta á bæði í mun til bústaðir og í mun til útbúgving og í mun til hendan her talesmannin sum sum eisini er í uppskotinum nú at at fáa tað sett í verk til hvat ein átala mann hevur fingið minnist meg rætt og tað er eisini tí at megn tá á sinni kom á fund við meg tá eg sat í í landsstýrinum um at fáa hetta sett á dagsskrá og og sett á stovn so tað er tað er gott tað arbeiðið sum sum megn ger tað gera eitt rimmararbeiði við at allýysa støðuna í føroyum við fólki sum sum bera brek okur viðgjørdu í gjár het her við búskaparráðnum og politiska skipanum eldur at e er iriterandi at fáa viðurskifti og átalur um um slík viðurskifti sum hann ikki fylgji tingunum men eg tók tað alt tað øgiliga konstruktivt at mann fekk hesa her frágreiðingarnar frá st bæði tá tað var um barnarættindasáttmálan og tá tað varð um sáttmálan fyri tey sum bera brek og og og arbeiddi øgiliga miðvíst við at fáa loyst tær avbjóðingar sum eru tí at hetta her er ein ein onn góðing prosess við at fáa loysavbjóðingarnar fyri fossobrera brek í okkara samfelag okur skulu rúma øllum í okkara samfelag øllum bæði tey sum bera brek og tey sum ikki hava tarvnð á nøkrum slag so tí er hetta her eitt eitt sera sera gott uppskot sumi sum eg fari at taka øgiliga jaligt ímóti og okur fara at viðgera tað upá ein øgiliga positivan máta í í trivnaðarnevndini og og fara sjálvandi eisini at taka tær neyðugu innkallingarnar í nevndina til ati at fáa lýst viðurskiftini og hvat tað er sum sum manglar á økinum takk fyri harraform
ja takk so til viðmerkingar tað er eykurumog
usamunsen fyrst ger so væl ja takk fyri harra formaður nú nevnir annika olsen atat honum hevði gjørt eitt næstan liðugt uppskot til brekpolitiska virksætlan og og eisini til brekpolitiskan talsmann eg veit ikki hvar hvar hvar tað er dottinið er ímillum tí at tað er í hvussu er ikki nakað sum sum eg fekk innføring í tá ið eg kom út í almannamálaráðið tað veit mann fekk innføringur í tey málini sum lógu hvussu langt ta vóru komni og sovorðið hatta har minnist eg einki til at hatta var men tað var sett á skinnari við tænastulógini tað var byrjað og tað var tað sum kom at fylla tey u tey tað tað nógva hasa tíðina bæði í fyrsta at gera tað álitið og so at fáa tað lógarverkið gjørt so at vit nú hava eina almanna lóggávu sum er bygd upp á p á prinsippini í brekksáttmála
ja takk ger so væl
tannar hann góði seg ja takk fyri harra formaður jú tað liggur eitt uppskot til eina breyðpolitiska virkisætlan eg hevði tað endað fyri í landsstýrinum á landsstýrisfundi til at at fáa øll landsstýrsfólkini til at at bakka hetta upp tað var kanska ikki komið har til at tað var klárt at seta í verk tað var tað ikki og eg hevði eisini fundið við við megt og tað kunna tey eisini vátta um hendan talsmánin fyri at seta hann í verk men lat meg líka leggja tað afturat at undanfarna landsstýriskvinnan sum var áður um at eg sat í landsstýrinum og ráðsa saman saman hon arbeiddi við einum brekpolitikki og eg ella var tað út frá tí at hesum tankum spraðt at fáa eina heldur eina brek politiska virkisætlan sum tók alla sektorarnar við og sum banta heila saman heldur enn at tað var bara ein ætlan sum hoyrdi til eitt landsstýrisfólk tí tað er viktig at tú hevur commitment ímillum øll landsstýrisfólkini og at tú tekur hvønn annan í ei so at verulagurin verður framt í verki

sens fær viðmerking ger su vælja takk fyri at annikaolsen hon byrjaði sína frá lík røv við at undrast yvir at heser brekpolitisku virkisætlanir ikki langt síðan vælkomin og eg vænti at vit eru heppin í tav at vit hava tríggjar fyrrverandialmannamálaráðharrar við í kjakinum og eg giti at hina borir sum fara at koma at fara at siga at tað er heldur ikki skilja at tað ikki langt síðani eg komi tí tað er tað sum er avbjóðingin og so vil eg siga at nú er anikosin eisini fyri borgarstjóri í fýra ár altso ætlanin er týdningarmikið men tað týdningarmesta haldi eg er at mann hevur altso tá i mann tosar um virkisætlan so meinar mann eina ógvuliga ítøkiliga konkreta ætlan hvat mann ger í morgin í ovur morgin um ein mánað um eitt hálvt ár um eitt ár og ikki fleiri frágreiðingar sum annars ofta enda í einari skuffu e so e ætlaðig spyrja annikaolsen hvus hon sær fyri sær taka hann um títíppáangi við hesum her ttólkinum er relevant tí at onkur má hava halda oyrini á teimum sum eiga at fremja hesi tingini og fáa ferðina eitt sindur upp
takk fyri ja takk ger so væl anikaol
ja takk fyri hara formaður ja tað er nettupp tað tað er ein heilt ítøkilig ætlan um hvørji mál á mentamálaøkinum á almannaøkinum á heilsuøkinum á keituda á arbeiðsmarknaðarøkinum skuldu gerast og tað var tað sum okur arbeiddu fram ímóti g vildu útgreina og so seta sit nøkur mál tí alt verður ikki gjørt eftir einum degi tað vita okum væl og og til líkasum tvey ting a av av á somu søk kamn mann siga talsmaðurin skal hava eftirlit yvir øllum bregvøkjunum í føroyum altso fylgja nú føroyar við í tingunum gera tey nú tað sum nú stendur í sáttmálanum er tað nakað sum mann kann ávirka politikararnar áðrenn ið megn fer til eystur við sínari frágreiðing tí hon er jú hon er jú ein ein ein ein ein ein frágreiðing sum fyrst verður alment táið ið niðurstøðurnar koma frá eystur so tað síggja okur jú ikki meðan ein talsmaður kann hava tað neyðuga eftirlit eð tað neyðuga dagliga eftirlitið soleiðis at mann kann ræta upp áðrenn mann skal fáa hetta her frá eysti og dukandi høvdi takk fyri
ja takk so er næsturða røða eyðgunn sámalsen fyri jónaltíðina ger so væl
takk fyri harra formaður ja vit viðgera hetta her uppskotið til samtyktar frá bjørt samuelsen um at seta talvsfólk á brekøkinum við meira og í uppskotinum stendur so sjálvandi umframt hetta her í talvsfólki á brekøkinum sum skal tryggja eftirlit við eystursáttmálanum at at mann eisini skal fáa orð á hesa brekpolitisku virkisætlanina og leggja tey neyðugu lógaruppskotini fram í hesum sambandi øh tað kann undra taetað er rætt at tað hevur undrað undraði undanfarna røðara og tað kann eisini undra okkum øll kanska at arbeiða við tí tí hesari her brekpolitisku virkisætlanini at tað ikki er komið undir land enn har kann eg so siga ati at tað sum bleiv raðfest í mínari tíð fyrst og fremst tað var hetta her við arbeiði arbeiði við tann arbeiðsbólkurin sum sat og skuldi orðað ein tænastupolitikkkallaðist ta sum annika olsen hevði sett niður har eg so broytti nøkur ting fekk víðka ta so at endurvenjingin og tað eisini kom uppí htað tók sjálvandi sína tíð og so so fór mann undir mann hevði eitt eðalorðaskifti her og so fór mann undir at gera lógina um sum í dag eitur lógin um almannatrygdutænastur og sum eg haldi er eitt fantastiskt frambrot at vit hava mansiga grundlógina á almannaøkinum at hon er orðað eftir altso øll sum ho er eru gjørd út frá prinsippunum í breksáttmálanum tað haldi eg er eitt gott framstig men men tað er púra rætt at vit mangla brekpolitisku virkisætlanina og tað hevði verið betri umn væl komin í gjár enn í dag men har bleiv so í hvørfalli tann samskipandi eindin var eg veit ikkium hon var eitt sindur so hon var hon var í hvørfall ikki virkisfús tá ið heystið tvey túsund og fimtan minnist eg men hon bleiv so sett og hon bleiv bleiv sett nokk so seint í skeiðnum men hon hon byrjaði so at er arbeiði aftur við tí brekpolitisku virkisætlanini og mær vitandi sita tey og arbeiði enn eg veit ikki hvussu langt eg komi tað man tann núverandi landsstýriskvinnan vita um øh hin parturin við hesunm her brekpolitiska talvsfólkinum har var tað soleiðisr at og sum eisini undanfarni røðari var inni á at tann parturin lá faktiskt í uttanríkisráðnum og og undanfarni uttanuttanríkisráðharri poul mikkelsen hann arbeiddi við hesum her eisini og eg minnist væl at tey tá tosaðu tað um eina eina nevnd tá ynskti mann eina nevnd sum skuldi sita og hava eftirlit við eystursáttmálanum og tað var nokk har tað líkasum strandaði eitt sindur tí tað vóru fleiri sum hildu tað vera

vera fornógv ella forinneffektivt at fáa eina nevnd til hetta her og so koma hetta uppskotið fram aftur ímóti endanum av vælskeiðnum aftur um at fáa aer brekpolitiska talvsfólkið tað trúgvi eg sjálv eisini er nógv tað betra uppskotið enn at hava eina nevnd at sita og hava eftirlit við við sáttmálanum tað hevði kanska verið forstirvið høvdu vit havt eitt eitt brekpolitiskt talvsfólk hvat kundi kommun kundi tað gjørt havi egat hugsað har eru fleiri ting til dømis haldi eg hetther við atkomuviðurskiftunum í almennum bygningum statvek enn tann dag í dag eru alt annað enn nøktandi og tað er sum heild tað er ikki nakrar bestemtastaðni men eg haldi generelt er tað hvussu her nógvir gamlir bygningar og sovorðt nú veit eg tað bleiv flutt yvir í hettaher við atkomuviðurskiftsum bleiv flutt yvir í bygningskunngerðina so tað er meira v teimum byggja nýtt men til dømis tey ítøkiligu tingini av víst á við atkomu tí har haldi eg hevði mann havt arbeitt systematiskt við atkomuviðurskiftum so hevði mann nú tá ið ferðavinnan áðrenn korona men tey seinnu árini og ferðavinnan verður blómandi so kundi mann gjørt sum eg meini tað var í skotlandi mann hevði tað við at mann eisini kundi marknaðar føra seg sum eitt eitt gott land at ferðast í hjá fólki sum vórðu rørslutarnaðu so víðari at mann hevði atkoman var at vit vóru eitt land har atkoman var veruliga góð allastaðni at fingið gliðið á tey tingini ella fingið te y hvuðsusagar at gingið skjótari tað hevði eg eitt brekpolitiskt talvsfólk heiltsikkurt kunna kunna hjálpt til við við at varpa ljós á tað og eisini nú í samband við alt hetta her við korona og koppseting og sovíðari tey tingini tað er líka sumikki tí at at altso eg haldi at megd gera eitt fantastiskt arbeiði eg haldi megdduga øgiliga væl at seta teirra mál á dagsskrá og eisini tað at tey hvørsfalli mínar royndir at at megd e er altíð so konstruktivt so positivt við í tingunum tey kunnu gott siga eitt eitt annað at altso at hava kritikk um ting ganga for seint og so víðari men tey duga altíð at vísa líkasum loysnir og peika frameftir og sovíðari tað rós skul í hvørfall hava so tað er ikki fyri at forsmáa tað men kanska hevði mann havt eitt taldsfólk sum líkasum meira miðvíst kundi eg gjørt vart við nøkur ting tað hevði sikkurt ikki gjørt tað verri hevði kanska framskundað nøkur ting tí at økið er so stórt og og tað er nógv at fara um eisini hjá einum sovorðnum felag sum sum megd av mann alla tíðina skal og eg veit at tey arbeiða miðvíst við málum men tey líkasum væl sum eitt landsstýrisskeið ikki røkkur alt so røkka tey heldur skeg kanska allan vegin runt so tað hevi verið fínt at havt eitt taldsfólk afturat annars so hevur mann havt eitt sindur av gongd á haldi eg at mann hevur fylgt tingunum upp til dømis hetta her við at ikki síðsta men næstsíðsta landsstýriðgjørdi hetta her við autismuflokkinum og tá ið tann flokkurin bleiv liðugur so komu vit so við lógaruppskotnum sum gjørdu tað at tey sum høvdu hug at at kunna fara víðari at kunna fara uttanlands at útbúgva seg sum koma úr tí flokkinum og tað bar til so um mann koyrir mann leggur alla tíðina eitt lítið sindur afturat um tað so er nokk ella kundi verið meir tað kann mann so altíð kjakasom men eg haldi at hetta her er eg haldi hetta er gott uppskot eg veit tegur verið frammi eg haldi tað er verið frammi fyrr men eg haldi ati at tað tað faktiskt er fínt at tað kemur fram aftur at mann fær hetta kjakið og tað hevði hevði hevði verið øgiliga gott at mann at mann hevði kunnað fingið tað samtykt og á tann mátan fingið flutt hetta málið eitt sindur longur á leið ø hetta her skal í hvørfall fáa farið hvørfall eina positiva viðgera hetta málið frá javnaðarflokkinum og vit fara at fylgja tað tí uppi í trivnaðarnevndini og er faktiskt noktkk so spent upp á at at hoyra hvat hesi her ymisku partarnir hava at leggja afturat hesum her málinum hvussu mann kundi fingið meira ferð á innan fyri hetta økið øtað haldi eg vóru orðini hesu ferð takk fyri harra formað
ja takk so tað viðmerkir garm tað er gjónum lás og
olsen gersovæl takk fyri harra formaður ja tað er einki meira sjálvsagt enn at vit í føroyum eisini skulu hava eitt heildsfólk á brekøkinum og tað fara vit at taka fult út undir við ø eitt dømi sum hevur verið frammi í seinastuni tað er nettupp hesi her sum hava ligið avskoðarin ella avbyrgd í yvir eitt ár nú tey fjølbrekað sum ikki er blivin koppsett enn og heilsumálaráðurin var her í sambandi við eitt annað mál fyrr í dag og ja næstan siga hóra gera st eitt sindur av hvussu væl tað gekk men tá tað kemur akkurát til tað økið so haldi e ikki tað hevu gingið serliga væl tí at nú í næstan tveir ein hálvan mánað hevur mann koppsett og tey liggja enn og ikki eru koppsett har kundi eitt slíkt taldsfólk nettupp verið við til hav lagt trýst á ella víst á tørvin á at vit at tey líkasum skulu koma og fáa hægstu raðfesting til koppseting tí vildi tað bara het bara eitt dømi um hvussu gott hevði verið við einum taldsfólki á hesum økinum takk fyriharra formaðr
ja takk
hvørt sær vælum hegnum saman sín ja takk eg eri púra samd við gjónatan nólsoyohansen í hasum tað hevur undrað meg at mann ikki hevur hoyrt meira um tað ella at tað ikki er líka sum teirra søku verður frammi tí at mann hoyrdi at fyrst var tað hesi heri fimmogtjúgu leiðar sum vóru koppsettir taka mann sá sína meining um men tá vóru eingi fólk koppsett innan fyri brekøkið og nú haldi mann hoyrdi tað vóru nøkur fá fýra ella sjey fyri einari viku síðani og allíkavæl so fekk mann at vita at listarnir við nøvnum vórðu latin tíðliga í januar ella heilsumálaráðið haldi eg so at ja eg haldi at tað hevði sikkurt verið gott at havt onkran sum kundi ordiliga fylt tí málinum og gjørt vart við tað og sett ljós á tað til tíðina takk fyri
hara formaður ja takk sor tað bjørt samuelsen sum fær eina
vimerking ger su væl ja nú segði eygun samensen t hetta hevr verið fyrr og fyrr eg haldi ikki tað havi talsfólk á brekaøkinim verið lógaruppskot ella uppskot á tingi menuttan iva hevur spurningurin um hetta við virkisætlan og og tílíkk verið frammi áður í ymiskum samanhangum men eg ætlaði at spyrja eygun samuelsen altso hon hon ljóðaðist umen ivast e lítið sindur í hesum talsfólkinum at tað var siggurt gott men kanska ikki so neyugt eg veit iki oriliga um eg um eg skilti hann rætt men tað sum eg hugsi um tað er at ja vit kunnu gjara eina rúgvu av ætlanum men vissu eingin er sum alla tíðina líkasum er tann sum vísir á at at nú má tingini fremjast og hetta er tann mest álvarsama oog líkasum kann brúka fulla tíð upp á tað ella venda spurningin eitt sindur heldur eygun samenssen ikki at tað kundi gjørt tað tá í øllum førum kom nógv meira ferð á tí at mann sjónlig gjørdi nøkur tingalla tíðina takk fyri
ja takk ygri a
vísir væløgum solensen ja takk fyri harra formaður ja visti eg ljóðaði ivandi í hasum har um mann skuldi hava tað brek politiska talsfólkið so havi eg orðan meg nokk so knorðslutaldið eftir eg royndi nevniliga at vísa fyrimunir við at hava eitt sovorðið talsfólk at mann kundi fingið tinga hent skjótari bæði innan fyri atkomuviðurskiftir og ferðavinnu og eisini at tað er við koppseting og so víðari so eg haldi avgjørt at at tað hevði verið absolutt passivt pláss at havt eitt sorterfólk tað sum eg meira var yvingasavn um tað vóru fleiri eisini tá tað var at mann setti eina nevnd at mann hevði eina nevnd men at at havt eitt fólk sum tók sær av og snara burtur av tað trúgvi eg hevði verið ordiliga gott og tað taki eg fult undir við
ja takk so eina góð senn
ger sovælja takk fyri harra formaður tað forpliktar at føroyar taka undir við altjóða sáttmálum ofta heldur mann bara t tað er ein sovrn fjøgur í hattum men tað forpliktað veruliganum kanska serliga yvir fyri teimum fólkum sum tað imbifattar í hesum førinum eta so fólk sum bera brek men okkum kunna taka eitt pendang til barnaverndarøki og til til barnarættindasáttmálan har hava okur hvørfall roynt at liva upp til tey kritikkpunktsum okur hava fingið eg veit ikki hvussu tú hevur verið meðan meðaneygun samensen hevur sitið men eg var øgiligani glað fyri at fáa fyri at fáa tær ásetingarnar sum sum manglaði í har og har varð millum annað at fáa ein eitt barnaumboð ein barnarættindaumboð allá hetta her sum okur tosa um nú men bara fyri barnaverndarøki ella fyri barnarættindaøki orsakað og tað fingju okur sett á stovn tann barnaumboðsmaðurin virka nú undir løgtingsins umboðsmanni

samunlsen orðið ger so væl ja takk fyri harra formaður ja eg havi sæð tað sum sá tað í hvørfall og ger tað framvegis sum eitt stórt pluss at vit høvdu hesar her altjóða sáttmálan eg kann eisini nevna seta á sáttmálan sum var fyri kvinnurættindi sum mann sum eg hvørfalt eisini gekk høgt upp í og tá i tað kemur til barnarættindi tá royndu vit so í undanfarnu samgongu at hava fokus á fátækradømi og børn har vit fingu gjørt nøkur góð ting haldi eg sjálv eg haldi tað eru øgiliga viktigir eisini hesin her sáttmálin brekeystursáttmálin tað hjálpir og tað eg haldi tað líkasum skundar eitt sindur undir at onnur altso at manni at onnur kunnu kunnu hyggja eftir hvussu mann ger tingini og sjálvandi er tað ómetaliga viktigt at vit melda okkum upp í altjóða samfelagi og er ein partur av altjóða samfelagnum og vilja liva upp til ta somu standardiru reglur sum tey gera tað haldi eg er avgjørt at er eitt pláss fyri føroyar at vit gera og eg haldi eisini gleðiligt at mann tey seinnu árini er farin at ganga nógv hægri uppí hesa hetta økitakk fyri
ja takk so er næsti røðari tað verður rósa samolsen fyri sambandsflokkin ger so væl
takkfyri hri formaður tað er nokk so stuttligt at vera tann triðja fyrrverandi landsstýriskvinna sum stendur her og kunna siga at tá eg var í landsstýrinum tá arbeiddi eg eisini við hesum tað var soleiðis tat t tað bleiv gjørdi ein brek politisk regla og tað var aftaná ein vitjan sum høvdu verið nið úr danmark har sum var vísti á hvat ið tey mann gjørt aðrastaðni og tað var meira enn bara orðingar sum bleiv gjørdar tá ið mann tosaði um niðri men tað var mann segði mann mann tók op og býttu økið í øgiliga nógvar ymiskir tættir sum koyrdi tað út til borgarin til hoyring so at borgarin var ein aktivur viðspælari í øllum tað var so ein grundtanki sum mann kundi arbeiða víðari uppá men tað er tað so tá ið eitt landsstýris frá hværð so so er so steðgur í og so kemur tað næsta og tað triðja og tað fjórða og tað var ikki bygt uppá herafner ár á hvørjum øðrum men soleðis er nú eina ferð politiska skipanin í skjalinumhjá okkum stendur at vit skulu seta ein eitt talsfólk í samráð við megd og grundir til at tað bleiv settur í samgonguskal standa eitt í samstarv við megd tað er akkurát eitt her við athvør hvørt ráð hevur ábyrgd av at hava tí samskipandi uppgávuna so í í í tí arbeiðinum fyrireikingararbeiðini so bleiv tað tosað um at økundi tað verið eitt talsfólk sum varð staðsettr hjá megd og so samskipaði tað arbeiðið sum skulu gerast tað er neyðugt at gera eina yvirskipa bregvpolitiska ætlan og tað meinti eg eisini tað at tað er tað tað arbeiðið sumtann nevndin sum eygon samelsens setti tann samsipandi eindin skuldi gera og nú er ikki nakar her sumkal fortelja okkum hvør hvar tað arbeiðið liggur ella um man arbeiðir við tí er kanska eitt sindur trupult at arbeiða við einari ætlan visti mann ikki kemur eeitt talstfólk at at sum er tóhaldari í arbeiðinum tí endamálið við tá i mann hevur gjørt á eina yvirskipabrek politiska ætlan er jú at leggja tey lógarpskotini fram sum eru neyðug á ymiskum økinum men eg kann ikki lata vera við at nevna aftur og aftur at fyri at kunna gera eina heildar ætlan ella heildar tænastu ella kann mann kalla tað fyri tann einkilta persónin so máta ein yvirskipað lóg yvir myndugleikar gerast og tað er kanska tað sum er tann størsti trupulleikin at mann ikki fær gjørt tann tað yvirskipaði lógina skal til nú situr fyrrverandi landstýrismaðurin í vinnumálum í formastólunum her í dag tá ið vit sótu í samgongu tá var tað tantann svenski sosialmennistarin sum var á vitjan ímillum annað eisini hjá landstýrismanninam í vinnumálinum so nemligani tosaði um hetta her týdningin av at arbeiða yvirskipað at tað er yvirskipað politiskt mann setir tingini í gongd tí at seta tær bara í einkyltvís niður í hvør einkyld rá tað er ikki gott nokk tú fært ikki tikið hædd og tikið hond um avbjóðin sum sum sum eru sum sum finnast økinum tí tað var niður bæði um børn ung vaksin tað er útbúgving tað er heilsumál og tað er uppvenjingar og tað er arbeiðsmøguleikar og ímillum ímillum har varð tosað nógv um tá mann stil arbeiða við lógini um arbeiðsferð men tiltøk og man ikki eisini skuldi hava eitt samstarv við als og tað vit høvdu ein fyri atginga fundir ti í sambandi við tað har sumhr sum bæði stjórin á avmastovuni og stjórin als var við saman við landsstýrisfólkunum sum var rættiliga ávert menmen mann arbeiðir í hvør síni lag og tað er øgiliga trupult tá mann hevur sett nakrar funktiónir í gongd at mann so klárar at samskipa tey tingini sum skulu samskipast tí attð b einanda máta heldur mann krampaktur fæst í tað sum mann sjálvur hevur øgiliga ringt við at at flyta seg og kanska arbeiða meira politiskt yvirskipi so eg vóni tað at vit kunna fáa sett einieini eitt talsfólk sum kann taka sær av hesum uppgávunum og ivist onga løtu í at uppgávan hjá talsfólkinum kemur eisini at vera at hyggja eftir hvussu mann kann sama skipað tey lóguruppskotini sum skulu til so hvar persónurin verður kanska vera er kanska trupult kanska trupult at seta ein uttan fyri politisku skipanina at hava ábyrgd men møguluvís sjálvandi má tað verið samstarv við megd sum hevur øllir s her undirfeløgini mentað er kanska ein uppgáva hjá løgmanni at taka støðu til og endaliga avgera hvør ger hvat og hvussu so má ikki blívur við at ganga og og diskiktera og ivast í og hvør eigur uppgávuna tí at tað er eitt sindur píniligt so støðan er í dag at vit sita tríggjar her og tosað um tað somu tingin vit hava arbeitt við og í veruleikanum er einki hent sjálvandi er nógv hent nógv ting eru gjørd og nógvar skipanar eru settar í verk tænasturnar blv forbetraði bæði so so men tá tað kemur til hettar ítøkiliga so er einki hent takk

ja takk so er ta edva jakobsensvfreina viðmerking ger sovæl takk fyri harra formaður akkurát tað sum rósa samelsen kem inn á vit hava tosað við leypar um hetta málið hvussu fær mann sett e persón sum sum er er talsmaður innan fyri brekaøkið og tað vildi verið nokk natúrligt at ein slík persónur møguvísi at mann mann víðkaði møuvís játtanina til til megt sum umborar øll feløgini at tann játtanin bleiv tað hægri frá fyrsta januar soleiðis at tey kunnu kunnu andseta ein persón at taka aftrav soleiðs at mann ikki skal hava eina nýggja organisatión og o tá vildi tað verið púra har er tað eina komma seks fimmog millión sum avsett til tað og tað er stuðul til feløgini og til skrivstovu men men hvussu nógv fólk munnu ikkera sett í tí almenna koyrnum alla møguliga staðni síðani vit byrjaðu at tosa um hetta her nú haldi eg teg nokk tosa nú mugu vit bara fáa syrgja fyri at fáa sær hækkanina upp og so

samelsentakk fyri ja tað kann gott vera atmegd kann taka uppgávan up á seg sjálvandi um tey skulu gera tað so er tað eisini so er tað eisiniskuldu sum skalt játtansat fylgja við vit høvdu fyrri ráðið fyri fyri breka tað ráðiðfyri breka er so ikki meir tað kundi verið mann setti ein samskipara ella í ein sovorðna funktión sum har sum har var men nú er nú e nú er tann tann ikki til meir tann samskipandi eindin er har hvør skal hava ábyrgdina av eftirlit við at tað arbeiði virð gjørt øll arbeiða í hvør sínum lag men og her standa vit upp ust at fjarar siga hvøt vit hava gjørt í veruleikanum hav so ikki komið til nakað úrslit sum er nevnivert tá tað kemur akkurát hetta økið
í bjørt samelsen
takk fyri øh ja altso hetta við hesum talsfólkinum tað snýr seg eitt sindur um at hava ein persón sum fulla tíð hevur ábyrgd av at bæði ráðgeva men sjálvandi eisini ati at vísa á tann tørvin sum er altso nógd hevur jú eg haldi fýraogtjúgu limafeløg sum umboða ymisk sløg av veit me skal kalla tað breki ella serstøkum avbjóðingum øfeløg fyri fólk sum á ymiskan hátt eru skerd og og tangin er so simpulen bara at tí at vit síggja hvussu trupult er altso øll landstýrisfólkini og almannamál sum havt orðið fyrrverandi hava havt orið vís á at mann hevur arbeitt við nøkrum men tað er líkasum um tað stóra lopið er ikki ordiliga hent enn so eg ætli at spyrja rós samoensen um at hon sær fyri sær ella kann henda nokk so skjótt takkfyri
rósa samansen
eg vóni tað tað kann henda skjótt tað stendur jú í samgonguskjalinum tað er eitso ein avtala sum sum sum flokkarnar hava gjørt síðnámillum og tað er neyðugt tað tað er neyðugt sum bjørt samelsen sigur tað er er tað er ein uppgáva sum sum inniber bæði ráðgevið a vísa á men ikki minst hava eftirlit og kanska kanska at at tosa kanska við nokk so stórum bókstavin tí athetta eru nhetta ru nøkur ting heta eru nøkur ting sum skulu gerast sum sum tá ið tað so er gjørt og vísur á hvat ð hvat hvat tørvir á so kostar tað pengar so at til spurningin hjá bjørt samelsen eg vóni tað at vit bleiva samd um at tað verður settur ein persónur
so fær bjørt samuelsen norðeni
formaður hetta her er so eitt uppskot sum eg sjálvvegna tjóðveldi havi lagt fram sum snýr seg um ati fáa løgtingið at semjast um at heita á landsstýrið um at seta talsfólk á brekøkjinum fyri at tryggja eftirlit við eystursáttmálanum um rættindi hjá einstaðlingum í bera brek og at orða eina o uppskot snýr seg eisini um at orð eina brekpolitiska virkisætlan og leggja fram neyðugt lógaruppskot í hesum sambandi sum vit hava hoyrt so hevur hetta við brekpolitiskari virkisætlan verið nakað sum øll tey undanfarnu landsstýrisfólkini í almannamálum og uttan iva verandi eisini hava arbeitt og ella ætlað sær at arbeiða við ella far a arbeiða við við síg skal tosa um núverandi men onkursvegna er mann ikki ordiliga komin har til at mann hevur eina virkisætlan sum øgiliga ítøkiligt leggur ætlan fyri hvussu mann kann koma øgiliga nógv longur fram á leið í í í hesum málinum eg haldi at íblásturin til brekpolitiskt taldsfólk sum sum eg gjarna havi brúka eitt sindur av tíð upp á at tosa um kemur úr grønlandi tað er megt sum hevur verið nógv frammi við tí sum at ynskja og og tað var faktiskt eitt ting sum eg fegnaðist um tað henda samgongan kom til eg fegnaðit sjálvandi ikki um at tað bleiv akkurt henda samgonga men eg fegnaðist um at mann hevði nøkur góð ting í samgonguskjalinum millum annað hetta við at mann vildi gera nakað meira við brekøki og har nevnir mann eisini beinleiðis hetta av talsfólkið og tá ið eg so geri heitta uppskoti so er tað tí at nú eru e altso skjótt tvær tingsetir farnar og her er ikki komið nakað á borðið enn og akkurát hvat ið at landsstýrisfólk hevur ábyrdina av tí tað veit ikki tí tí mann kann argumentera fyri at brekpolitiska øki grundleggjandi liggur hjá øllum landsstýrisfólkum í undanfarna samgongu løgdu vit so ábyrgdina til almannamálaráðharran eykum samuelsen sum eisini gjørdu fleiri ting á økinum eg skal ikki fara inn á hett her við tí ami eieindini sum sum bleiv sett tá men men tað er ein samskipandi eind sum umboðar hesi her ymisku ráðini altso fiskimálaráðið mentamálaráðið løgmansskrivstevna og almannamáráðið og umhvørvisvinnumálaráðið og uttan iva heilsumálaráðið eisini og kommunufelagið men eg veit ikki hvat tit halda eg havi ikki lagt merki til at tað er hendar øgiliga stóru broytingarnar altso teir hendu hesa stig vísu smáu broytingarnar onkur ting bøtast men visu vit eru púra ærlig hvussu langt eru føroyar komnar í mun til at liva upp til krøvini í sáttmálaanum hjá st so haldi eg at vit muga kunnu skjóttlivas samda um á enn í langta leið tað var longu í tvey túsund og níggjua vt undirskrivaðu at føroyar undirskriva henda sáttmálan hjá sabanditjóðini má virka fyri javnbjóðsrættindum fyri tey i bera brek og eg haldi tá imum hugsa um hvussu nógv ár eru gingin so so má ferðin setast upp harra formaður allir borgarar í hesum landi eiga at hava javnbjóðs møguleikar at virka og liva í føroyum allir borgarar eiga rætt til útbúgving til egið heim til arbeiði og so frameftir mann kann siga at allir borgarar hava rætt til at nýta síni evnir og sínar førleikar eftir egnum ynski og egnum tørvi og tað er umráðandi alla tíðina at vit í øllum politiskum avgerðum og lógarsmíðu tryggja at fólk við serstøkum avbjóðingum av ymiskum slagi verða loftað at samfelagið gerst atkomuligt og tá hugsi eg í heilt breiðum týdningi ikki bara fysisk atkoma sum sjálvandi er serliga týdningarmikil men øí møguleikanum eisini til dømis at luttaka í samfelagnum annars altso á alla møguliga hugsandi hattir allar hugsandi hattir tað kann vera í mun til sjónbrek ella hoyhoyriavmarkingar kropsligar ella sálarligar avmarkingar so frameftir mekt sum eru eitt limafelag ella eitt eitt felag hjá ein rúgva av av feløgum fýraogtjúgu haldi eg dagar fýraogtjúgu limafeløgun megd hevur áhaldandi víst henda tørvin á at eitt nú attalsfólk fyri brekøkið verður sett og eisini at mann skipar eitt eftirlit við at eystursáttmálin verður hildin og eg ivist onga løtu í at eina íløgu hetta hevði styrti samskipanin og gjørt at tað gekk nógv skjótari at innrætta samfelagið til allar borgarar í desembur í fjør tá legði sendi megti landsstýrinum frágreiðingina frá stum støðuna á brekøkinum og felagið vísur ið kundi kanska sagt aftur á nøkur ting ið ganga aftur og aftur í hoyringsskrivinum viðvíkjandi mannarættindastøðuna í føroyum og nøkur av hesum tingum eru ynski um eina miðvísa brekpolitiska virkisætlan og at tryggja fólk ið bera brek tá ið verkfall er at persónar ið bera brek frítt kunnu velja hvar tey vilja búgva og hvørjum tað vilja búgva saman við samstundis sum tey fáa neyðuga stuðulin til at liva sjálvstøðugt langur bíðilisti er og fólk og bera brek kunnu vænta at standa á listanum í fleiri ár og tá eru almennu tænasturnar avmarkaðar at tryggja eystursáttmálan og rættindi teirri bera brek verður innliðmaður í almennu lóggágu og samtykkja nýggja almennu lóggávu móti mismunnu øllum økjum í samfelagnum at broyta lóggávuna fyri at tryggja lugtókgu hjá øllum børnum ið bera brek í vanligu útbúgvingarskipanini serstakliga við nøktandi útbúgving av lærarum og øðrum starvsfólki í skúlaverkinum fyri at tryggja dygd í útbúgvingini hjá næmingunum ið bera brek at børn við menningartarnir fáa munadygga málsligan stuðul tíðliga og at fólk við sálarsjúku fáa eitt bráðfeingis stað at venda sær til at skipa fyri innsavning greining og miðling av dátum býtt eftir kyni aldri brek og øki at betra um førleikamenning og menna kyns og aldursbundnar intikatorar at seta eitt óheft eftirlit við eystursáttmálanum á stovn og seta eitt talsfólk á brekøkinum og hetta er so tað sum megd vísir á og tað kann lesast heimasíðuni harra formaður vónin við hesum uppskotunum er sjálvandi at um vit í felag samtykkja hetta í løgtinginum at at tað skal setast eitt brekpolitiskt taldsfólk og eit skipa eftirlit við at sáttmálin verður hildin at tað tá fer at gerast nógv lættari hjá politisku skipanini at seta neyðuga fíggjarørku og betra samskipanina millum ráðini og soleiðis vinna ta neyðugu handlukraftina sum er tað sum tykist mangla og sum eg haldi komi rættiliga greitt fram gjøgnum røðurna hjá undanfarnu røðarum har sum teir teirra millum hava tað verið fleiri fyrrverandi almannamálaráhi grundleggjandi harra formaður kann tað ikki endurtakahast nóg ofta hetta málið snýr seg um at vit skulu royna at gera okkum størri ómak at røkka tí javnsetta samfelagnum har allir borgarar eru eins ella ikki eru eins menn hava javnbjóðs møguleikar til at at liva og virka í hesum landinum og akkurát tað síðsta tað er sjálvandi eingin sum fer at siga seg ósamdan í tí gjøgnum árini í tinginum so havi eg nakrar ferðir verið vitni til at vit altso at tað verðuð landstýrisfólk sum hava sakk sið fara at loysa nakrar avbjóðingar so vísa seg ofta vera trupult tí at tað dekta niðr millum eingin eigur ordiligt barnið tí øll eiga barnið og tað er eisini avbjóðingin tá tað snýr seg um breggpolitiska økið eg minni minnist fyri nógvum árum síðani tá ið tað var verkfall tað minnast fleiri inni her eisini pedagogarnar vóru í verkfalli og e haldi at pdagogfelagið var í verkfalli og tað var ella send limur sínav verkfalli og tað vardi eg haldi tað fór inn í fjórðu vikuna tá var tann støðan og minnist meg rætt var bjørn klandsstýrismaðurin í mentamálinum og skúlamálinum tá tá var støðan tann og tað var ein rúgva av børnum sum bera brek sum ikki sloppu í skúla altso tey mistu undirvísing orsakað av og tað vóru ikki lærararnir sum vóru í verkfalli men orsakað av at stuðlarnir vóru í verkfallið tað eigur ikki at koma fyri tað kann ikki vera rætt í einum framkomnum samfelag at børn tí tey eru eina serligari støðu g ikki sleppa í skúla tí at eitt felag fer í verkfall tað vil siga tá ið onnur børn sleppa í skúla tað má vera eitt minsta mark í einum framkomnum landi at mann ikki ger mun á børnum sum bera brek og teimum sum ikki gera tað áttanda mars sður koyrt ein farin afturum og megn te tann dagin a tíðindaskriv sum eg haldi var rættiliga áhugavert tí tey vístu á millum annað hesim nm um eg kann endurgeva harra formaður so siga tey millum annað um tú ert kvinna og samstundis bær brek so fært tú færri tilboð um kanning fyri krabba tú fært færri tilbð um arbeiðið og tú ert í størri vanda fyri at uppliva harðskap altso kvinnur ið bera brek eru í størri vanda enn kvinnur ið ikki bera brek og so vístu tey eisini til at eina ein ein eina eina danska kvinnu næstforkvinna í anskkappforboðn sum segði við formannsins loyvi hvørki tað vera kvinna ella tað bera brek átti at ávirkað møguleikan fyri at livað it gott trygt og meiningsfult lív tíverri viðvirka bæði kyn og di at gnosa til eina dupulta stigmatisering eina stigmatisering og ójavna sum vit eiga at basa og harumframt vísa tøl frá grannalondunum okkara tí tað er eisini eitt øki við mangla í føroyum vit hava ógvuliga fá hagtøl á hesum økinum men tað vísir tað at fyri tey sum hava serstakar avbjóðingar har kunnu vit har síggja vit ati hagtølini ofta eru ógvuliga nógv verri hjá teimum til dømis trivnaðin hjá børnum og ungum av fimmoghálvtrýss prosent av gentuni bera brek trívast verri enn tær g ikki bera brek og fyri dreingirnar eru tølini eisini hægri tó eitt sindur lægri enn fyri genturnar og tað sama fyri arbeiðsmarknaðin og so frameftir og so frameftir og harra formaður eg havi so nógv eg kundi lagt afturat tí at hetta snýr seg um alt økið tað er so heilt ótrúliga nógv mannma fara eftir og eg haldi at um vit her á føray løgtingi samtyktu at mann skuldi brúka eina rættiliga avmarkaða upphædd fyri at hava e fólk í fulltíðarstarvi sum var talsfólk á hesum økinum so hevði eg tað vit fingu aftur fyri teir pengarnar verið ja eg veit ikki hvussu nógvar ferðir fleirfalt teir pengarnar sum vit brúktu upp á tað so bara fyri at siga ati eg veit at hett nakað vit kunnu standa samanum og eg havi tikið hatta fram tí at eg haldi at vit treingja til at at fáa kjakast um hvussu vit kunnu gera tað betri enn vit hava gjørt higartil
ja so eru tað viðmerkingar eyðkundi saman
pesenja takk fyri harra formaður ja bjørt samelsen nevndi hetta her við atkomu at vit skuldu hugsa atkomu í breiðastu merking og tað haldi eg eisini er øgiliga viktigt og og líkasum uppá angin hjá bjørt samelsen er at vistmannnú hevði fingið ein bræpolitiskan talsmann sum kanska vit fingu tingini at ganga skjótari tí at tað haldi eg vit øll kunnu vera samd um at tað gongur øgiliga seint og øgiliga má siga so vat k kei m siga spurradiskt altso bara nevna eitt dømi at fyri trimum árum síðani var teknmálið samtyktu vit her í tinginum at teknmál bleiv alment góðkent sum føroyskt mál og hvat hendi so altso tað hendrir einki víðari tað er eitt eitt framstig men tað var ikki fylt upp ella hvussu mann kann siga o eg trúgvi tað at tað etta kundi hetta her uppskotið hjá bjørt samuelsen veruliga hjálpt við til at mann fekk ferð á og at mann fekk tingini meira miðvís eisini so at mann ger ikki bara eitt framstig og seldmann á hatta er gott so ger mær eitt annað fram

ja takk fyri ja eg eri samd við eygun samuelsen og eg haldi at tað er akkurát tað sum ofta er við hesum virkisætlanim at tær kunnu vera ordiliga góðar men men viðt so kanna ænneisini end í einar skuffu altso tað tað vita vit eg kunnibara taka orkuøki eghaldi hær gjørda einir fimm seks ymiskar frágreiðingar sum ikki hava enn í øllum førum broytt tað heilt stóra men altso eg hugsi mær at hetta talsfólkið kemur eisini at virka sum eitt slag av ráðgeva alsosumann hyggur eftir tey hava jú í grønlandi sum eg nevndi og tað at kunna ráðgeva sjálvandi fólki ið bera brek men eisini teirra avvarandi og stovnum alnmennum stovnum fyritøkum øllum teimum sum hava tørv á tí og so eisini alla tíðina tala sakina allantína verður samskifti við megd og tey fýraotjtu limafeløgini har altso hvat er tað fyri avbjóðingar sum eru og tær eru nógvar skuldu heilsa og siga tað er bara nógvr fái dagar síðani eg luttók á aðalfundinum hjá megg tí at eg sjálv eri limur í tí eina felagnum og tað er heilt heilt heilt ótrúliga nógv at taka fatur í og sumt eru slíkt sum kann loysast lætt og skjótt meðan annað kanska tekur longri tíð og kostar eitt sidur meira pengartakkfyri

takk fyri harra formaður ja eg haldi at eg ímyndi mær tað ateftir talsfólki tað hevur nøgulunda sami uppgáva sum barnaumboði sum skal halda eyga við at barnarættindarsáttmálan verður hildin og visi mann hyggur eftir hvussu nógv okur hava fingið burtur úr tí tann stuttu tíð barnaumboðið hevur verið altso tað t tey fara út og gera eina kritiska frágreiðing um barnasyguatsku øki ger tað at mann fær eina nýggja barnasúguatiska deild nú eru tey í ferð við at fara hyggja eftir barnaheimsøkinum til dømis og vísa á at að e neyðugt at dagføra barnaverndarlógina og onnur ting altso tað er heilt ótrúliga viktigt at tað er onkur óheft eygur sum fara inn og tryggja at okur liva upp til tær konvatiónirnar sum okur hava samtykt so eg ímyndir mær hettaeitt sindur upp á sama máta hendan hendan her funktiónum so eg hopi veruliga ok kunna standa saman um tað
bjørt sávinsen
ja takk fyri tað er ein góð samanbering eg hugsi at eitt sum eg haldi er nokk so avgerandi tað er vit kunnu bara ásanna beinanvegin at politiska skipanin hevur ikki megnað loystist uppgávuna enn eisini hóast tað er hendin nógv betari sjóndag er tað tað men tað at ein persónur áhaldandi eisini kann kunna um at kunna alningin kunna miðlarnir og ikki minst kunna politikararnar um ja men soleiðis er støðan og hetta er broytt men hetta er ikki broytt og hetta er blivið verri viðhvørt blíva ting eisini verri eina øki tí atkoma altso í veruleikinum í føroyum í dag er at vit hava lat ongum taka eitt dømi vit hava fólk sum ikki fáa víðari útbúgving sjálvt at okkum tú hugsar sær eftir at útbúgva seg ella fingið sær víðari útbúgving tí at karmarnir rundan um tað fusa útbúgvingina ikki eru til staðar
og og og vit gloyma tað bara í tí stóra vit hava nokk um á ørini av øðrum tingum og tað detta líka sum bara niður ímillum ella so er tað annika hálsen
takk fyri harra formaður øeg hugsi at hetta málið átti at verið eitt mál sum kundi savna løgtingið og staðið saman um at fingið hetta her avgreitt einaferð milum annan tí hetta her er ikki nakað mál sum mann kann vera ósamdur um og er man ósamdur um so hevur mann alvorliga ein trupulleika vil eg siga men nú var bjørt samuelsen inni á hesin her við við kvinnum og kanska kvinnum sum bera brek eru meira útsettar fyri harðskap kann líka nevna tað at tá i vit gjørda hesa heildarætlanina fyri kynsligan ágang tá vórðu tað eisini ræðandi tøl sum sum komu fram sum sum eg bleiv rættiligani ovfarin av so tað er gott at bjørt samulsen tekur tað fram og har er veruliga nakað at at fara eftir soleiðis at at kvinnur sum bera brek ikki vera eru verri fyri enn aðrar kvinnur sum verða útsettir fyri harðskapi men at fáa einstøka góða viðferð og og tænastur og hjálp
bjørt samal
ja takk fyri og kanska er ein av avbjóðingunum í hesum við breyðvpolitikki nettum tað at vit eru so samd altso viðhvørt er tað vandamikið tá øll eru forsamd tí tað onkursvegna ogogvis ábyrgdin ikki er øgiliga savnað eitt stað politiskt tí atøll vilja tí væl men men men allíkavæl hendi for lítið og tað er tað er kanska tað sum eg dømi her men eg kundi lagt afturat eg nevndi hetta við hagtølum og støðan er tann at tað eisini eru fleiri samfelagsbólkar undir teimum sum ja fólk sum hava serstakað avbjóðingar su sum livastyttri altso kær livialdrin og tað er aftur hagtað útlendsk hagtøl vit hava ikki føroyskt so vítt eg veit hví er tað altso er tað tí er tað altso hvat er tað í teirra umstøðum sum ger at tey kanska ikki hava somu heilsustøðu eins góða heilsustøða í miðal sum aðrir borgarar altso bara fyri at taka eitt av øgiliga nógvum dømum so her nógv at taka
patrí takk fyri harra formaður so fær steffan klein poulsen orðið ger so væl
takk hara formaður bjørt samensen hevur lagt hetta uppskotið fram vegna tjóðveldið og her stendur at løgtingið heitir á landsstýrið um at seta eitt talsfólk á brekiøkinum brek økinum at tryggja eftirlit við eystursáttmálanum um rættindi hjá einstaklingum ið bera brek og at orða ein brek politiska virkiætlan og leggja fram neyðug lógaruppskot í hesum sambandi og og tað sum egserliga festkin við tað r hetta talsfólkið og tað vísi se at í tvey túsno nítjuu bleiv ein sáttmáli gjørdur um javnrættindi til tey sum bera brek undirskrivaður og og megn hevur eisini áhaldandi víst á hendan tørvin við einum kalsfólki at fylgja hesin her upp og eg haldi eg kann staðfesta tað at sum onnur var borið fram at tað er ikki politisk ósemja um eftir málið vit havi í ølumfør um undirtøku fyri tí samgonguni og tað var soleiðis at eg haldi aftur í tvey túsund og átjan tá var tað megd og ummøguliga aðrar felagsskapir sum vísti løgdu hetta her fram um at nú máttu eit taldsfólk setast á hesiniher økinum í føroyum og hetta var beint áðrenn landsfundin hjá miðflokkinum og tá legði formaðurin jens arana hetta fram fyri flokkin á landsfundinum og um miðflokkurin tók undir við tí og tað kom so á valskránna og síðani eru samgonguflokkarnir eisini blívi samdir um at at hetta skuldi vera ein partur av samgonguskjalinum og við formansins loyvi sum stendur soleiðis kalsfólk til borgarar við tørvi vegna brek ella sjúku verða sett í starv í samráð við mekt sitering enda so vit ímiðflokkinum halda sjálvandi at hetta er eitt øgiliga gott uppskot vit hava ja efta er verið ein partur av valskránnini og vit hava havta ær nøkur ár og taka sjálvandi fult undir við hesum her men tað sum nokk evur orsøkin til at at at taldsfólkið ikki er sett tað er tað er nokk verið ivamál um hvør hvør landsstýrismaðurhvuhendan postin og hvør hvør skula sett hetta taldsfólkið og tað hevur tikið ja eg vil siga merkja langa tíð at finna útav hvør hvør eita og og tað etta er nokk so afturgangandi tað eri so nógvum øðrum málum har mann ikki er tn ikki samdur um tað í úti í ráðunum ella ella ikki heilt veit og eg veit ikki tað kanna ymiskar orsøkir til tað so eg eg trúgvi at tað botnar bær í tí at mann finnu útav hvør oyrur heftar her og so so verður tað sett í gongd tí at tað er ikki tað er ikki nakrar politiskar stórar politiskar ósemjur um hetta málið íøllum førum tað er kanska nakrar av detaljunum so hví hetta hendir so oftani tað tað veit eg ikki tað er nokk keðiligt at tað alt skal vera spurningur um hvør hvør eigur postin øhmen tá tað kemur til hetta talsfólkið so so roynt tú spurt fyri um um um tað ikki minnir um um løgtingsins umboðsmann og nú nevndi siiri stenberg barnaumboði og og tað hava sæð jú tað fólk sað jú tað tað minnir nógv um tað so kaldsfólkin kemur a hv ein líknandi leiklut men men kemur meir spesifikt sum eg skilda at at at fukusera upp á stí sáttmálan og og at at hann verður hildin á brekøkinum og eftir mínari sannføring so hevur løgtingsins umboðsmaður og og barnaumboði verið ein socce tað hevur tað hevur verið verið ein ein vygtig eitt vigtigt eftirlit ella ein vigtig funktión fyri okkara samfelag fyri at at taðvhildið eftirlit við øllum tí sum sum vit samtykja hera inni og og alt fyrði rætt fram og eg havi ikki so ræðliga nógv at leggja afturat men men til seinas eykun samuelsen var eitt sindur inni á tí og tað var heitta her at heldur seta eitt talsfólk enn at at stovna eina nevnd og har eri eg púra samdur við við eykun samonsen eg trúgvi at at talsfólkin kemur at fungera nógv betri og serliga tá eg hugsi um løgtingsins umboðsmann og ogsum sum hevur ein líknandi post so so tí taka eg fult undir við men vit samgongan arbeiðir við málinum men sum í øðrum málinum so ert tað eitt sindur trupult at at fingið greiði á hvør hvør eigur hendan bóltin takk harra formaður
jór sámulsen fær hann
viðmerking takk fyri ja nú nevndi tingmaðurin hjá miðflokkinum hetta at mann ikki kunna samst um hvør átti barnið altso hvar hvør hvør skal taka sær av hesum her tað hevur nevnast eisini undrað mær eitt lítið sindur tá mann hevði eitt samgonguskjalnað at tað ikki var komið nakað fram men eg kundi hugsað mær spurt altso nú høvdu vit jú eitt mál sum var ógvuliga ógvuliga tað var har orðatráttur um tað her í tinginum tað var nevnum teimum lækkaðu lønirnar til tey sum fáa tilligaste teiv sær stefan klampolsin fyri sær at mann hevði ráðført seg meira við eitt slíkt havsfólk enn mann gjørdi við menn enn mann gjørdi við megg til dømis ella sær særan fyrisætta hevði gjørt mun á so hevði tað kunnað eg skal ikki siga vartisfólkini betur men men høvdu tey staðið sterkar enn í slíkar støvi tað kundi eisini verið mun til verkfall og annað men eg hevði nú hugsaði serliga mun til til lønir altso lønir á arbeiðsmarknaðinum takk fyri
stað
kann kláin poulsen ja tað er tað er til tann fyrra spurningin ella viðmerkingina so haldi eg tað er ótrúliga løgið at at mann at tað skal taka so langa tíð og viðhvørt er tað kríggið um hvør oyðibóltin og hvørt kanska mann ikki vil hava á postin eg veit ikki men men men samgongan er øgiliga posivur fyri fyrst niður og tað arbeiða í málinum og vit vilja sjálvandi fáa tað fáa tað gjørt og til tað seinna spurningin ja eg veit ikki hvønn leiklut talsfólki vil tað havt í í tí spesifika málinum men og um tey broytta uppá tingini møguliga men eg veit ikki eg dugi ikki ordiliga at seta tey tingini samanbeitt her nú takk
jaso er tá bjarni kárasun petur sónd
takk fyri harar formaður vit viðgera eitti uppskot til samtyktar um at seta eitt talsfólk á brekøkinum og at mann eisini orðar eini brekpolitiskani eina bpolitiska virkisætlan og gera neyðugt lógaruppskot í hesum sambandi eystursáttmálini um rættindi hjá einstøklingum í bera brek varð samtyktur í soyndtjóða tann trettanda desembur í tvey túsund og seks og trettanda mai tvey túsund og níggju tá samtykti fór oya a løgting av hesum sáttmáli eisini skuldi galda fyri føroyar føroyar tilslotaðu seg altso bresáttmálan í tvey túsund og níggju men síðani tá so hava serfrøðingarnevndir hjá st í fleiri umførum gjørt vart við at talan er ikki um nøktandi eftirlit ikki bara brekøkinum men á øllum økjum í føroyum nærum og hava mælt til meir enn einaferð at føroyar setta á stovn eini mannarættindastovn sambært sonevndu parísmeginreglunum vit hava sjálvandi fleiri stovnar og felagsskapir sum fremja eitt slag av eftirliti millum annað amnesteinternationul barnabata og megd og harumframt so eru eisini ein røð av almennum eftirlitsstovnum og nevndum sum til dømis løgtingsins umboðsmaður dátueftirlitið javnstøðunevndin fjølmiðlakærunevndun og so framvegis

har mann kannaði og kom við nøkrum tilmælum um hvussu eini so nevnd mannarættindaoynd ella ráð kundi verða skipað í føroyum og tað tilmæli tað kom so í mai tvey túsund og seytjan og tað fyri helt seg ikki bara tilbrekpolitikk menn eisini ymisk onnur ting men tá ið tað snýr seg um eftirlit avmannarættindasáttmálum so er so er stsáttmálin um rættindi hjá einstaklingum í bera brek egendliga tann einasti sáttmálin sum áleggur limalondunum beinleiðis at tilnevna eina ireftirlitsoynd tað stendur í grein trýogtretivu í altjóða mannarættindasáttmálna fyri einstaklingarberabrek tað tað merkir so at mann skal tilnevna eina sjálvstøðuga oynd sum skal virka fyri og hava eftirlit við at tær ásetingarnar í sáttmálan verða settar í gildi í innlendis lóggávu føroyar hava sostatt eina bindandi altjóða skyldu at seta ein stovn eftirlit á brekøkinum ímeðan tað meira yvirskipaða eftirlitið kanska ikki álagt okkum á sama hátt so hetta her við at fáa eitt talvsfólk á brekøkinum tað er nakað sum vit egentiliga hava forplykta okkum til yvir fyri tað altjóða samfelagið og eg haldi at tað er uttan iva týdningarmikið at vit fáa eini ein slíkkan stovn ella sslíkt fólk tilmælini frá frá frá tvey túsund og seytjan tey mæltíð til at leggja tað uppat ein av teimum verandi eftirlitsstovnunum tað var til dømis javnstøðunevndin ella løgtingsins umboðsmann tað var kanska einamest tí tað fardu við sær nakrar fakligar fyrimunir og nakrar rakstrarfyrimunir øh men mann metti ikki tá at taðvar eitt gott hugskot at leggja uppgávuna til til ein stovn ella eitt ráð uttan á fígging hoyrdi til og tað sigur onkursvegna seg sjálvt tað kann elva til at eftirlitsarbeiðið ikki verður røkt nøktandi øog vissi mann ikki fær heser játtanina sum sum tað tykist ikki seg at vera so paradoksalt nokk tann vilji til at játta so eru tað jú sjálvandi frægari at savna seg um eftirlit á serliga brekøkinum sum vit í føroyum hava skyldu til at seta í verk nú skal eg ikki taka dagar ímillum hvørt eg rætt við einari nevnd ella við einum talsmanni men tað er í øllum førum nakað sum skal fáast upp í lag og mann hevur hug at skrava seg aftur um høvdið mann undrast á hví tað ikki er komið upp í lag enn tað er kanska við so nógvum málum sum koma her á ting til dømis sum vit hava havt fyri í dag man mann veit ikki ordliga hvør liggur við ábyrgdina so kanska staðseta tað er nokk so vesindiligt í hesum her arbeiðinum og eg haldi heliski at tú kansn seta ábyrgdina til eitt einkult aðalráð ella ella ella nakran stovn sum so tað er nakað sum kanska skal gjøgnum seyra alla ta politisku prosessuna og vera við í øllum teimum avgerðunum sum verða tiknar sum tó eisini stendur í viðmerkingnum í uppskotunum at tað er ein partur av allari almennar lóggávu men tað er í øllum førum øgiliga tað hevur øgiliga stóran týdning at mann hevur eitt óheft eftirlit tí tað trýstir eisini tann politiska myndugleikan at fylgja upp og fíggja neyðug átøk ið eru í samsvar við ásetingunum í tí altjóða breksáttmálanum so eg haldi hetta er eitt gott hugskot eg haldi hetta er nakað sum er øgiliga tiltrongt og tað er rættiliga eyðsýnt eftir hondini at tað er ein breiður politiskur vilju til at gjøgnumføra tey átøk ið eru neyðug fyri at viti taka hond um tey í bera brek og at vit fylgja altjóða sáttmálar og okkara skyldur mótvest teimum eg havi ikki so ræða nógv at leggja afturat hetta er hetta er ikki eitt eitt mál sum eri serkønur í men tað tykist ikki at verða nóg nógv gjørt í dag í mun til hvat mann kundi gjørt og tí fari eg at royna at vera ein viðspælari av tí økinum fyri at tryggja at tað koma nakrar ábøtur á á hesum økinumakkr
ja so fær annika olsen eina viðmerki
kkfyri harra formaður nú var bjarni kárason inni á hesin her hvør skal hava ábyrgdina av hesum talsmanninum og og hvussu skal tað skipast ø eg ímyndi mær at mann hevur ein ja tað er sjálvandi eitt eitt óheft eftirlit men at tað onkursvegna er í einari paraplyorganisratión ella í einari í einariskipan sum hevur ábyrgdina av øllum landsstýrisfólkum og tí hugsi eg mær at hesin talvsmaðurin liggur undir løgmannsskrivstovuni ella uttanvíkisráðnum í í í í næsta føri men tað sum eg kundi hugsað mær at spurt bjarna kárasun um tað er nú fáa okur frágrein lagdar fyri tingið bæði frá løgtingsins umboðsmanni frá grannskoani og sovíðari og tá fáa okur líka sum ka í høvdið og blíva ámynd um hvat okur eiga at gera hvat og hvat manglar eftir at gera eigur ein sovarn talsmannsfunktión ikki at leggja eina árliga frágreiðing fyri tingið soleiðis at tingið kann fáa tað

takk fyri hara formaður øh eg havi ikki sjálvur so øgiliga sterkar meiningar um hvar hesin her talsmaðrin skal liggja undir sjálvur haldi eg ati tað er til dømis ásett í sáttmálanm ati viðkomandi skal hava kontakt við felagsskapim sum er tilknýtt altso til dømis mekt og at mann arbeiða saman við teimum so tað gevur kanska ikki meining at leggja tað í sovorðnum felagsskapum men í øllum førum tá tað kemur til aðalráð so haldi eg at at íkraft av at tað snýr seg um eftirlit av einum altjóða sáttmála sum vit hava bundið okkum til so haldi eg tað liggur mest natúrliga hjá uttanríðsmálaráðnum men tað tað tað eri eg ikki so avgjørdur um egentiliga tað stendur egentiliga eisini í sáttmálanum at mann skal regluliga gera hagtøl og gera kanningar og vurderingar um hvør støðan er fyri at geva politisku skipanina eina leiðbeining í mun til hvar mann fer her frá so tað haldi eg avgjørt eri er er eitt er eitt gott hugskot
elsum annikaolsen nevnir at mann at mann fær tað framlegta hvørjum ári
ja takk fyri ja mann kann sjálvandi viðgera hvar tað skal liggja tað er umráðandi men tað týdningarmesta er kanska mann semist um onkursvegna at mann fari hetta her skipaði eftirlitið við einum talsmanni haldi eg tí at í grønlandi liggtíð í øllum førum undir deildini fyri almannamálum altso um taða undir sjálvstýrinum har men men ella sjálvstýrinum har tað kalla tað men tað um tað liggur her til har haldi eg ikki í fyrsta í fyrsta umfari kemur at liggja undir einum landsstýrsfólki sum veruliga brennufyrdi altso tað haldi eg má vera reglur nummar eitt tíð mann skal hava tað virka og tað krevur eisini politiskt engagement at spæla tingmannan er eitt sindur samdur í tíð
bjarni kárasund
takk fyri harra formaður ja altso tað hvussu pensjonerar um mann er sum landstýrisfólk tað varierað nógv øh sjálvandi mann kann kanska orðna málsøkjarbýti tá ið mann kemur til tað menaltso í kraft av tað kundi sjálvandi eisini verið í almannamál tí tað í sínari náttúru fyriheldur seg til tað tað slagið av málsøkjunum um so um at siga men í mun til sáttmálar og at fylgja sáttmálar og halda seg til tað sum er tilskrivað okkum at gera so hoyri tað kanska mest nattúrliga heima í uttanríkismálaráðnum men tað er tað sigi eg eisini tí at hetta her hesin er altjóða sáttmálan fyri tey sum berja brek hann er tann einasti sum áleggur okkum nakrar skyldur ímóti veðis hesum meðan hini ikki gera up á sama máta men at alt sum fyri heldur seg til mannarættindasáttmálar liggur natúrliga hjá uttanríkismálaráðnum taðer eit sindur tí at eg sigi tað har afturat eg vil líka nevna at eg haldi eisini at hesin her persónurin skal ikki liggja undir nakrar trappu í einum lítlum skriva kontóri og og ikki ordiliga hava nakað agentur eg haldi at viðkomandi skal eisini hava nakrar heimildir og og og nøkur nøkur amboð til at kunna
eg siti fyri at halda í oyrunum á okkum sum politikari ja takk fyri so er tað siri steinberg sum fær orðið
takk fyri harra formaður tá ið føroyar í tvey túsund og níggju tók undir við sáttmálanum um rættindi hjá fólki sum bera brek haldi eg tað var eitt ótrúliga týdningarmikið stig fyri at fáa eitt meira eg vet kerman knsu siga størri javnrættindi inn í samfelagið soleiðis at tað bleiv lagd meir dentur á inklusión og at føroyar skuldu vera fyri øll og sjálvandi tekur tað tíð at fáa implementera tey tingini sum eru í sáttmálanum og tí haldi eg ta er eittrættiliga gott uppskot frá bjørt samussen nú um an mann fær sett eitt talsfólk á bretikøkinum sum eisini kann hava eitt óheft eftirlit og at mann eisini leggur upp til at fáa eina brekpolitiska virkisætlan tí at okur vita at tað eru nøkur átøk sum eru eftir at fáa framd og sjálvandi tingini flyta seg alla tíðina og tað er neyðugt at vera á sjúrð eg ímyndi mær at hetta her er ein uppgáva sum er nakað líknandi tað sum barnaumboðið hevur sum faktisk hevur eftirlit við at barnarættindasáttmálan verður hildin at hetta her eit sinur tað sama hvar tað skal liggja g sovorði havi eg ikki so sterkar meiningar um tað tað haldi eg fari barat lurtað eftir hvat hini g siga men eg hugsi meira um funktiónina og visu okur taka tað sum er hent síðani okur fingu eitbarnaumboð sum er rættiliga stutt síðan so hevur tað gjørt nakrar rættiliga stórar og týdningarmiklar frágreiðingar til dømis innan fyri barnasyguatsku øki sum faktiskt gjørdi tað at tað var altso tað bleiv eitt øgiliga gott argument at hava við sær tá mann vildi hava pengar til til at fáa gjørt batar í sigradrini ogu gjørdu faktskt tað at okur fingu eina nýggja barnasúguatska dadeild sum okur ikki høvdu havt fyrr tí at mann hevði víst á at tað var óheppið at børn vórðu innlíkt saman við vaksnum og tey tingini sum gjørdu at má breyt barnakonvintiónina so tað hevur verið verið eitt heilt ótrúliga gott amboð haldi eg í hvørfall og viski mann hyggur eftir hvat tey arbeiða við nú so er tað nakað heimsøkinum og barnaverndarøkinum og tað ivist ikki í eisini fer at koyra undir løgtingi at gera okkurt gott so altso óheft eftirlit er týdningarmikið sáttmálin um rættindini hjá fólki sum bera brek hann leggur upp til hvussu okur skula skipa samfelagið atkomuligt visti mann kann siga tað soleiðis í allarbreiðastu merking tað snýr seg ikki bara um ta meira fysiska atkomuna asso ett her við trappum og kantum og øðrum tað snýr seg eisini um hvussu mann eru í mun til fólk sum ikki hoyra gott ella hetta her við hoyring og teksting og tulking og hvurta sínum okur hava hoyrt nógv um tað tað síðsta árið at tað verður for trupult at fáa teknmálst tulkar til dømis tað er eisini eitt sovornu øki sum sum er partur av atkomu tað snýr seg eisini um hvussu tað er á arbeiðsmarknaðnum bústaðarmarknaðinum og útbúgvingarøkinum og eisini hvussu børni hvussu tú tryggja rætthindi hjá børnum sum hava brek og so víðari so her liggur rættiliga nógv í tað er gjørt nógv á økjunum tey seinnu árini tað henda allir tíðinar batar tað skulu sjálvandi minnast til men okur kulu eisini minnast til at tað er rættiliga nógv eftir at gera vissu okur taka bara eitt dømi um hetta her við atkomu fyri fólk sum hava rørslutarn kantar sum gera tað at tú hevur trupult við at fara út við einum koyristóli trappur sum gera tað nøkur ikki kunna luttaka í ymiskum tiltøkum sovorðið so almindligt sum vesiviðurskiftir sum gera tað nøkur ikki kunna vera ymisk støð koyristóðlar hava tað trupult nógvastaðni við at sleppa inn í handlar matstovur almennastovnar skúlar strandferðsluni bussar og tað kann vera næstan hvar sum helst og tá eg sigi tað so veit eg eisini gott at tað er nógvastaðni er blívi øgiliga nógv betri men tað er statvekk nógv støð har tað ikki ordiliga er atkomuligt fyri nógv fólk og bygningskunngerðin sum bleiv lýst hon verur nógv útskeldað men men hon tekur so hætt fyri at tað skal vera atkomað fyri øll og tað mugu okur ikki bakka frá tí at at tað verður víst á at tað kanska verður dýrari okkurt veg skal vera størri tað mpp á up á tann mátan mannman halda fastí tíð har við ikki sagt mnn kann gera tillagingar av øðrum eg sá fyri kortinum at tað bleiv gjørd ein innsamling á facebook at mann vildi hava eina reiggju til børn sum er í koyristóli tað finnst opumbært eingin reiggja til altso børn sum kunna fara eitt spælipláss tað finnist opumbært ikki ein reiggja til børn í føroyum sum hava koyristól altso tað eru eisini sovornur ting at mann prøvar at hugsa tað inn hvussu nógv støð í føroyum kanst tú skifta einum barni sum hevur brek sum er størri enn at tað kann liggja einum pusliborði ja mær vitandi eg haldi et eru trý eg eri nokk so errin av eiftir vági men tað eigur at vera allastaðni altso tað eru fleiri sovornir ting sum eru heilt sikkur í at at sovorð talvsfólk hevði hjálpt okkum við at hugt eftir og so er tað nøkur onnur ting sum hava verið nevnd her í dag eisini hettaher við at at sálarsjúk til dømis hava nógv styttri miðal livið aldur hvat kann veg gera við tað tað verða gjørd nøkur ting í syklatriuni men kann mann gera meir og hetta her við at kvinnur sum hava brek er fyri mismunni og okur vita eisini hava børn sum hava brek hava størri sannlíkindi fyri at verða útsett fyri harðskapið so tað eru nøkur ting sum eitt sovorð talsfólk heilt sikkurt tey kunna gjørt sjónligari fyrikon so okur kundu bøtt um tær umstøðurnar takk fyri
bjørt sámassen
ja takk fyri sirur stenberg khaldrið tók nakað eg veit kku eg skal kalla tað lágpraktiskt men eg hvussu er øgiliga tætt upp á gerandisdagin hjá teimum sum hava avbjóðingarnar tað ati kann mann fara við børnum á ein spælipláss og hava tað summi møguleikar fyri athava tað stuttligt har sum sum onnur børn og eg allið at spyrja siri stenberg altso hetta við ati serliga børnini altso eisini møguleikar í í í barnagarði og í skúla og so frameftir og so frameftir sær siri stenberg fyri sær ati vit p á onkran máta umframt hetta talsfólkið kundu gjørt onnur ting sum gjørdi at vit tóku nøkur stór lop í staðin fyri at at flyta okkum við hesari sniglaferðtakkfyri

sigur stavørð takk fyri har formaður ja tað eri altso tá ið mann hevur við fólk at gera sum sum eru í sum liva í hesi hesari støðini so so sær mann hvussu verður gerandisdigurin verður merktur av at tað er so nógvar forðingar og tað er umáman upp á eina máta at fáa vekk nú nevndi eg bara hetta her við spæliplássi men tað kann akkur líka væl vera í eini barnagarði ella eini skúla at til dømis so er nakað sum at kunna fara við við eini klassa at svimja altso er tað er tað møguleiki fyri at tú sleppur niður í vatni til dømis ber tað til ella hvussu hon er heilt heilt danska vanlig ting sum sum sum absolutt ikki eru hugsað nóg væl inn í okra samfelag so tað krevur faktiskt nakað av einari revolutión og at mann eisini torir at taka tað við teimum fer at endurnýggja bygningar at mann ikki bara ger tær standa so sum tær hava verið
men at mann hugsar tað inn sum nakað púra natúrligt og kanska ikki ger tvey slag av vesum lat øll vesir vera soleiðis at øll kunna brúka tey til dømis tað er ein so nýggjur hálningur sum eisini er gomul at gera ves til fólk við bretkemi
ja takk fyri harra formaður tað er rætt sum sigur steinbergsira at mann mann hevur gjørt forskjellig ting men til dømis at her vit komu at hugsa um at her við harðskapi har høvdu vit jú eina norðurneska ráðstevnu í føroyum har vit royndu at seta fokus á at her við brek og harðskap og eisini kynsligan ágang og sum úrslit av tí ráðstevnuni so fekk mann eisini útbúgvið nakrar vegleiðar sum kundu vera úti á stovnunum allíkasum at eisini upplýsa og læra tey um mørk og og fyri at verja tey tí tey nevna nøkur tabu sum mann ongantíð tosar um so men tað er rætt at har er nógv eftir at gera og eg trúgvi at tær uppskot her ella at fing fingið hendan brekpolitiska talsfólkið tað hevði kanska kunnað skumpað meira undir takk

takk fyri har formaður ja eg eri púra samd við eggum samuelsen tá mann útbúgvir vegleiðarar og eisini so eina myndug ting sum tað at tað er størri partur kanska av útbúgvingini hjá fólki sum læra til pedagog og til lærara og til sjúkurhaldarfrøðingar ella hvat er at tað fyllir meira í útbúgvingini hjá teimum eisini hvast tú kann fara altso hjálpa teimum sum eisini hava brek men eisini í almenna orðaskiftinum at mann kanska hevur størri fokus á tað í tí í tí dagliga so tað er eisini nakað við at hava tann hugburðin í tí almennu debattini at at samfelagið skal vera inkluderandi fyri øll
takk fyri ja so er tað annikolsen sum fær orðið
ger so væl ja takk fyri harra formaður eg skal ikki leingja um hetta orðaskiftið men eg havi hug til at taka aftur í aftur nakrir tættir eg var øgiliga glað fyri tað sum siri stenberg segði í mun til barnaumboðið tí tá ið barnaumboðið bleiv sett á stovn tað var ikki bara bara tað gav av at býta tað vóru ikki øll sum vórðu samd um at fáa hendan eftirlitsstovnin afturat ur ein afturat at siga okkum politikaruum hvat okur skula gera og hvat okur ikki skula gera men tað er øgiligani gott at hoyra at har er komin so nógv góð ítøkilig ting burturúr eisini á sjokuiatiska økinum og at tað ger mun og vist tað ger mun á barnarættindaøkinum at fáa eit sovornit barnaumboð hví skal tað ikki eisini gera mun á brekøkinum at fáa ein ein slíkantalvsmann ja eg vil líka nevna tað afturat at eg haldi at megn ger eitt heilt fantastiskt arbeiði eitt heilt heilt heilt fantastiskt arbeiði ot tað sum dámar mær øgiliga væl viðmerkt tað er at tey eru øgiliga positiv tey eru øgiliga konstruktiv men allíkavæl so vísa tey á manglar og tað haldi er ein ein heiltspesiell dygd at hava sum felagsskapur tí tey kundu jú bara róvavarka alla somnu tíðina tí her er so nógv at fara eftir men at hava tað jaliga orðið tað ger eisini tað at okur politikarar lurta meira eftir hugsi eg tí tá ið mann fær konstruktivan kritikk so fær mann í holt við at gera ting men hesin tansmaðurin sum okur nú viðgera í dag eg trúgvi tað er øgiliga viktigt at tað er eitt eitt óheft totalt óheftumboð sum sum varpa ljós á viðurskiftini og eg haldi ikki sum onkur hevur verið inni á at tað skal liggja hjá einum faklandsstýrismanni tað má lyftast upp um aftaná til uttanríkisráðið og ella til løgmansskrivstovuna haldi eg men havið ikki sagt at viðkomandi skal sita sum onkur segði í einum skímaskoti úti í tinganesi men hava ein øgiliga tættan tætt kontakt til felagsskap og hvat rørir seg har úti og eg haldi framvegis at tað er øgiliga umráðandi at ein slík frágreiðing verið árliga lagd fyri løgtingi tí at tá ið frágreiðingar verða lagdar fyri løgtingi tá lurta løgtingsfólk meira tá verður tað kanska varpa ljós á tað í í miðlunum og og løgtingsfólk tey tey koma upp her og og og kanska vísa á at tey vilja arbeiða fyri hesin her og og gera nakrar batar so so tað haldi eg absoluttt ttað tað er eitt krav at mann skal hava eina sovorna frágreiðing eina ferð árliga og eg kundi eisini gott hugsað mær at tað barnaumboðið sum nú virkar at okur fingu kanska eina frágreiðing umvegis løgtingis umboðsmann eisini um tað her í løgtingi soleiðis at okur kunna veruligani fylgja við í hvat hendir har í mun til sjálva virkisætlanina so havi eg hug at leggja taa afturat at okur tosa øgiliga ofta um langtíðar íløguætlanir fyri íløgurnar til vegarkervi tilskúlar og heim og so framvegis hví ikki gera eina ordiliga langtíðarætlan fyri hetta økið bæði tá tað snýr seg um pengar resursur og og lógur og so framvegis soleiðis at okur veruligani flutt okkum tann rætta vegin tað hevði borið til og so hevur mann eisini eina realistiska ætlan fyri hvussu ið mann røkkur hesum málinum eg trúgvi eisini at at fólk sum bera brek og eisini felagsskap og onnur sum sum sum arbeiða á hesum økinum vita at okur klára ikki at at taka hetta takið eftir einum ári tað er eingin kjansur men vistu tey síggja áh ja men nú hevur politiska skipanin tikið lógvatak saman tvørtur um politisk mørk og tað er tað sum eg trúgvi er tað allarallarviktigasta tvørtur um landsstýrisfólkini og hvør á sínum øki men eisini tvørtur um flokkar at flokkarnir standa saman óansæð um tað verður ein broyting í til næsta val jamen so hevur mann hetta her skjalið at arbeiða eftir og at mann bindur seg til tað eg trúgvi at tað er kanska tað allarviktigasta í eina sovornari brækpolitiskari virkisætlan tað er at fáa eina breiða politiska semju um hvussu mann ger tað nú veit ikki hvar fyri landstýrisfólk kemur at sita við tí menn eftir øllum at døma verður tað nókk landstýriskvinnan í almannamálum sum kemur at gera virkisætlanina men at tann virkisætlanin so fer eina breiða politiska undirtøku tað haldi er viktigt okur tosa um breiða politiskar semjur um veðurlagspolitikk og orkupolitikk og sovíðari hetta átti at borið til at okur fingu eina breiða politiska semju um um brekpolitiska øki hjá okkum tað er einki meira natúrligt enn enn tað takk fyri
tar arra fámar bjór sámal
takk fyri enn e fari at rósaovn golsu fyri hennara eldhuga í húsmálunum havt orðið tvær ferð haldie og veruliga sagnur góð ting er samdur at tað var ørdiliga gott at barnaumboðsmaðrnum kom tað var fantastiskt menn eg haldi vit skulu halda ta atskilt umboðmaður og talsfólk tí hetta her má tað vera ein persónur sum kann vera proaktivur og vera úti og tala og síggjast í alninginum meðan hitt meira er kann mann siga eftirlit stovnur altso sum sum skal hava eftirlit við viðurskiftinum eg haldi nokk so viktið mann skilur akkurát tað at að eg veit ikki um anderigolsens samdi tí ein óhefturtalsmaður sum sum hevur frælsi til at attosa hart og tíligt við eisini við miðlar og
takk
ja takk fyri harra formaður jú eg eri samd við bjørt samulsen í tí at tað er viktigt at hava eittaktivt talsfo sum fer út og varpa ljós á á tingini og tá ið tá ið ting ikki fungera so varpa mann ljós á tað og og fer í miðlarnar við tí tað haldi eg er øgiliga umráðandi men men tann funktiónin átti og var eisini ætlað at at liggja hjá barnaumboðsmanninum altso barnaumbsmaðurin skuldi ikki vera ein ein statisk persónurin skuldi sita har og so bara vera eeitt eftirlit á tann mátan barnaumboðið hevur eisini frælsi til at fara út og tosað við miðlar og og varpa ljós á tingini sum sum sum eru skeiv á barnarættindaøkinum og tað gleðir meg at at hoyra atbarnaumboðið eisini nú er farin at eftirhyggja barnaverndnar tí tað er kanska tað einasti eftirlitsstovnuri sum okur hava tá tað kemur til barnavernd og til barnaverndarlóggávuna til barnaumboðið so tað tað gleðir meg og tað verður áhugavert at
toyra ta niðurstøðuna so er tað edva jacobsen ger so væl
r eitt sera áhugavert og og gott uppskot sum vit viðgera ella gott mál sum vit viðgera her í dag og týdningarmikið mál eitt sera týdningarmikið mál og og eg gleðist fyrst og fremst gleðist teg um at tað sum partur av samgonguskjalinum tað stendur s undir almannamál tað kann mann so altíð diskitera um tað er rætt mær stendur talsfólk til borgarar við tørvi vegna brek ella sjúku verða sett í samstarv við megt stendur tað so her í men tað hevur eisini tosað um at møguliga skuldi eitt slíkur samskipara kanska ligið undir einum einum heilt yvirskiparun ráð sum sum so kann samarbeitt við við megt og tað er tí at mekt absolutt veit hvat tørvur eru á hesum ymisku økunum tað er púra vist at tað at hava ein samskipara tað er nakað sum er ein trúliga stórur politiskur vilja til tað bleiv spurt í áðni um um tað er um tað er soleiðis ati at mann ikki havt viljað nokk innan fyri ráðum og stóð tí at men tað rokni eg ikki við tí ati ella tað tað bleiv sagt í áðni at kanska hevði mann brent for lítið fyri tí tá ið mann hevur arbeitt við tí tað var týdningarmikið at fáa ein arbeiði við tí sum brendi fyri tí har er g ikki ordiliga savd taðheruri fleiri ráð sum hava ella tað r veriru so mikið nógv fólk sum hann arbeitdi við hesum g eri vís í at onkursvegna so vil mann gjarna hetta her eg havi ikkiodliga svar upp á her og nú hví mann so ikki er líkasum eg komin ígjøgnum við tí vit hava sett í samgonguskjalið og tað var tí vit brendu fyri hetta at fáa tað við tí at tað er eitt virkað eitt mál sum tað er tørvur á og eri sikkur í at ein eitt talsfólk innan fyri brekøkið vildi eitt tað fyrsta sumeitt talsfólk vildi arbeitt við tað var ot hugt upp á at mann hevði ein samskipara sum kundi samskipa øll tey málin sum viðvíktu hesum økjunum at mann kundi samskipa millum ráð tí at nógv av teimum sum mguli tey sum hava avbjóðingar áv ymiskum slag at hava brúk fyri at fáa eina samskipan tey tey hava øgiliga ofta tungt við at koma ígjøgnum við við tí sum tey hava up á hjarta og visti tað var ein samskipari sum var í millum ráð so vildi tann samskiparin kunna kunna tikið ll alt tað upp sum sum mann skuldi loysa og viðkomandi sum hevði brúk fyri at fáa eina loysn kundi tosað við ein persón sum so kundi líkasum samskipa til onnur tí tað hevur ofta verið sagt tað er soleiðis at tað ett øgiliga tungt system at vera í og nú bleiv tað nokk so áhugavert tosað um í nøkrum av røðunum sum hava verið at alla tíðina hugsa inn at gera tað lættari innan fyri brekøkið á øllum møguligum stigum altso bæði innan fyri bygningar innan fyri barnagarðar innan fyri tai ma byggja nýggjan skúla ella sum at byggja nýtt ítróttarhús so hugsa allatía tað inn nú hava vit nemliga byggjað akkurát eitt ítrótahúsar í fuglafirði og har hava vit nemliga nemliga ein elevator eina lyftu mitt í soleiðis at tað er atkomuligt á allar hæddir og tað sama er við tí íbúðar byggjarínum sum sum vit gera eisini í okkara bygd har hevur mann eisini lyftu soleiðis at allar allar átjan íbúðirnar sum vit byggja fyrst nú eru atkomuligar við rullistóli og ikki tað at at tað er kanska bara tvær ella fimm men tað er øgiliga týdningarmikið haldi eg at ta má byggja sovorði størri byggjarí at tað r atkomuligt í øllum íbúðum tí tað kann gott vera tað at tú ikki hevði ka avbjóðingar ella kanska møgulivart eldri tú flutti inn men men tú vart ikki mann kann siga rullistørsbrúkarar kanska ella hevði avbjóðingar við at flyta teg runt men kanska tá i tú búð mær trý ár og tá er tað øgiliga gott at mann framhaldandi kann kann búgva í í sama stað uttan skulda flyta einaferð afturat eg haldi tað skal eina hugvurtsbroyting til økinum og eg ætli mær í øllum førum at gera mítt til at tað sta sett í samgonguskjalið at tað verður hildið og at tað talsfólkið sum vit hava skrivað púra konkret í samgonguskjali at at talsfólkið verður sett tí tað kann ikki einum avbjóðing at seta pening av til til ein persón tað má vera kanska meira tað t mann ikki hevur ordiliga verið samdur um hvar tann persónurin skal sita og tað kann blíva fakfólkar sum ikki ordliga samdur um tað men tað má kunna vera til at loysa so so at framhaldandi arbeiða hægt við at fáa hetta her framt takk fyri harra formaður
ja tað er ein viðmerk var rósu samonsen
takk fyri hara formaður ofta tað sum vit ikki ge okkum fara um tað er tað tá vit oftanidiskutera fólk sum hava ella diskuterað hugtakið bera brek so hugsa vit ofta ikki oftani um munin millum brek og virkistarn altso tað eru eisini nøkur ting sum vit skulu eisini hugsa um tá vit hvussu st orð okkum men tað er tað er so ki eitt mál fyri seg sjálvan a men tað er uttan iva eisini ein stór uppgáva hjá einum talvsfólki at komma á definera eisini sovorðnið hugtøk hvussu vit skulu úttala okkum um tey ymisku viðurskiftini

edvard jakobsendakk fyri teir formaður ja hugtøkini tey broytast eisini og tað er ongantíð ringari meining at mann kanska brúkar eitt hugtak sum sum møguligt skuldi verið brúkt analýst tí tí at tað hevur skift nógv men men bara góðviljin kann vera tann sami og mann vil vil tað góða til til samfelagsbólkarnar og at mann hevur at tey kunnu fáa eitt talsfólk sum sum kanni fylgja við í at tá ið vit gera útbyggingar og tá ið vit innan innan øll økir hvar ið øll skulu kunna virka at tey eisini hava ein møguleika jøvnum føti eisini til at praktisku rammurnar kunna koma inn í bygningar kunna kunna virka jøvnumti uttan at tað skal líka sum følast sum ein stórur avbjóðing alla tíðina takk fyri at forma
ja takk so er tað bjørt samuelsen sum fær orðið
formaður eg fari fyrst og fremst sum uppskot settari at takka øllum teimum sum hava tikið orðið í dag eg haldi t ð verið eitt ógvuliga gott kjak e ógvuliga ógvuliga fegin um móttøkuna uppskotunum og enn fegnari um hetta setir kanska gongd á at ting verða framd og eg haldi veruliga hatta talsfólkið hevur ovurstóran týdning og tað hevur verið kjakast et lítið sindur um undir hvørjum ella hvar eieitt slíkt talsfólk ein stovnur og einum eftirlitsstovnur við enum tastisfólki skuldi ligið eg haldi tað týdningarmesta er at hetta er ein óheftið stovnur at tað er armslongd óansá hvørjumdar liggur undir um at sá fyrisettar lá til dømis so skuldi tað verið við armslongd frá løgmannsskrivstovuni altso eins og kæristovnurin til dømis altsaman í øllum førum syrgi fyri at hetta er ein stovnur sum virkar óheft og og tað hevði ikki kunna ligað undir umboðsmanninum tí tað er ein onnur funktión haldi eg tað er ein heilt onnur funktión hetta øgiliga umráðandi at hetta talsfólkið er frítt til at tala dagliga siga sína hugsan men sjálvandi eisini at ráðgeva og at alla tín at fylgja við og lurta eftir teimum sum millum annan teimum fýraogtjúgu limafeløgunum sum eru í megd og sjálvandi hava eitt ógvuliga tætt samstarv við megd hetta uppskotið spretti beinleiðis av strembanum hjá megd fyri at fáa talsfólk á økinum og fyri at bøta um viðurskiftini hjá fólki sum bera brek og eg kundi hugsað mær at viti alla tíðina nú tá vit viðgera lógaruppskot leggja okkum í geyma ella hugsuð ígjøgnum hava vit hugsað atkomu í tí allarbreiðasta merking sum mann kann brúka tað orðið inn í okkara lógaruppskot á tingi tað eru nógv av tí sum vit taka sum sjálvfylgi í dag er ikki ein sjálvfylgja og bara vit taka tí fysisku atkomuna so er hon heldur ikki nóg góð í hesum høga løgtingi hon er tað eru viðurskifti sum gera a fólk við fysiskum breki kunnu koma í løgtingi men vit eru øgiliga langtur frá at kunna liva upp til at fólk viðhoyribreki sjónbreki og eisini ymiskum fyskum avbjóðingum hava nóg líka góða atgongd sum vit onnur men tað snýr seg eisini sovart heilt vanligt sum at kunna fara á ein og hvørja matstovu latið okkum taka eitt dømi um ein persón sum er blindur ella hevur eitt stórt fysiskt handikapp og hevur børn og og skal til ítrótt við sínum børnum er tað at koma fyri tí ber tað til kann hendan mamman ella hesin pápin líka væl fara við sínum børnum til ítrótt sum øll foreldur gera nógv í dag ikki øll næstanøll tey allarflestu og og so frameftir og so frameftir í dag eru vit ikki komin longri enn at tað finnast tað eru fólk sum ikki kunnu fara ein oghvørja matstovu at eta tí tey hava ikki tey hava ikki møguleika fyri at tann matin sum tey mugu hava tí tey hava til dømis tað kann vera sum eg kennir rætiliga væl sum er gluten viðkvæmi um mannkann ein dáma uppliva í kantini á sjúkrahúsinum hóast hetta er ein sjúka sum fleiri hundrað hava í føroyum so kann mann uppliva sjúkrahúsinum at kantinan í móttøkuhølunum har ikki hevur mat sum slík fólk ella fólk við teimum avbjóðingum kunnu eta og tað er bara fyri at taka eitt ógvuliga lítið dømi tí hatta er ein øgiliga lítil trupulleiki í mun til tær trupulleikarnar sum eru hjá teimum sum hava størri bæði fysisk og ikki minst sálarligt brek grundleggjandi skulu vit spyrja okkum eru øll fólk í hesum landinum eins væl vard av okkara lóggávu og atkoma bygningar ja men hvussu við bussum hvussu í oyggjaleiðin hava vit ikki fleiri ferð hoyrt í eisini nýggjari tíð um avloysaraskip sum yvirhøvur sigur atkomulig fyri ein púra vanligan koyristól heimasíður eru heimasíður gjørdar soleiðis at øll fólk hava møguleikar fyri at lesa og hoyra tað sum er á heimasíðum fordómar hvussu møta vitfólkum við ymiskum avbjóðingum avbjóðingar við sálarsjúkum verða til dømis tomatiskar og og sálarliga sjúkurjavnsettar í okkara heilsuverki verða teir tað tá ið vit tosa um viðgerðartrygd og bíðilistar sjálgera rættin rættin hjá tí einstakas o eisini tá ið tú hevur ein verju sleppa øll at atkvøða til dømis hava vit tryggjað okkum tað bróta vit í veruleikanum í føroyum o mannarættindini á fleiri økjum dagliga uttan t vit í veruleikanum er klár yvir tað útbúgving eg var inniá í røðuni hjá mær og arbeiðsmarknaðunum í í fleiri okkara grannalondum liggur arbeiðsloysi millum fólk sum bera brek umleið hálvtrýss prosent ella hægri hvussu er í føroyum hvar íð hagtølini og heilsan har eru nógv viðurskifti í næmi nøkrar í seinastu røðu og heiltat enda harra formaður hvussu væl liva vit í føroyum upp til tann eystu sáttmálan fyri rættindini hjá teimum sum bera brek
hvør inni her kann siga at vit eru komin ov langt tað vænti eg ikki at nakar kann siga sama umtikið túsund takk fyri viðgerðina í dag og eg haldi at eg gleði meg til at síggja hvat víðari fer at henda eg ivist ikki við at okkurt fer at henda á økinum í nærmastu framtíð takk fyri
harra formaður ja eg vil eisini høta høvi at takka bjørt samuelsen fyri at hava reist hetta málið í løgtinginum haldi heta er sera týdningarmikið og bjørt samelsen var inni á nógvum áhugaverdum tingum nú til seinast her eg hugsi at okur bróta sáttmálan okum er við i til einasta dag og bróta lóggávu bróta ja sáttmálar sum okur sjálvu seta í gildi og tað er sjálvandi ikki nøktandi men mín spurningur til bjørt samulsen er tað er at nú nú selja okur føroyar sum ferðamannaland sum jami vinnan byrjar eisini at at vera meira grønur flyta seg yvir á ein meira kans kau man siga at kappingaførandi pall soleiðis at hon er er kappingarfør meneg haldi onkur var inni á tíð í áðni eisini at selja føroyar sum eitt brek vinarligt øki tí tað er øgiliga nógv ferðandi sum spyrja um hotellini hava hesi her merkini fyri brógv vinarligheit eg trúgvi at tað kann vera eitt ordiliga spennandi prosjekt at fara í gongd við eisini hjá ferðavinnuni
son
ja so avgjørt og eg veit tað h var okkurt ar beiði í gongd o eg haldi at tei teir sum kommunan var partur av tí í øllum førum vissi tórshavn har mann hugdi uppá hesi tingini og tær teir rennu mær beinanvis tilat hugsa eitti ein ein tíðindastubba sum var í dag um viku sum var rættiliga áhugaverdur tíðindastubbin snúði seg um at nú hevði mann líkasum oylæktnáttúruna at mann koyrdi upá ht her mann ironiseraði hetta við at tað var ikki o óat mann máreklamera við at føroyar vóru so óspiltar órørdar tí mann hevði mann hevði líkasum asolterað eina gøtu har norðr við gjógv út til ja út soleiðis á ytista punkt sum mann kundi síggja hava góð útsjónd og so elíkasum snúði innsegði seg um at hetta var so forferdiligt tí nú hevði mann líkasum lagt gøtuna tí mann hevði asfolterað á myndunum varð ein koyristóðul sum kkoyrandi og fyri fyrstu ferð kundi hesin persónin í koyristóli koma út til tann kenda ær í bonk har úti men tað bleiv slekki umrøtt í innslagnum man iriteraðist bara yvir at mann hevði oyðilagt okkurt romantiskt men í veruleikanum hevði mann gjørt tað atkomuligt fyren
og tað var ikki søga takk fyri sigur steinberg
takk fyri harar formaður ja eg teingi upp á ø hetta her við børnum sum hava ymisk brek sum ofta sta strandar ofta har við at tað er so trupult at fáa tær tænasturnar sum tey havi brúk fyri og tað eur verið nógv frammi í síðstini kanska serlia het har við sernám og talið undirvísing sum næstan ikki er eksisterandi sum sum faktiskt ger tað at tað eru nøkur børn sum høvdu kunnað kommunikerað men sum ikki fáa hta undirvísing og heilsu tær familjurnar sum skal til tað eru hvørfall eitt sum kann virka eitt lítið mál fyri okkum men sum er eitt rættiliga stórt mál fyri tey sum sita í tí saksinum tey sum verða við karlstat til dømis har er mær vitandi í hvørfall ikki nakað í løtuni nakað tilboð tað er bara eitt lítið dømi um at at okur ikki røkka sáttmálanum so at ttað er neyðugt at alla tíðina varpa ljós á hvat mann kann gera betri

ja heilt vist og vit kundu lagt afturat á so sjávandi teknmálstulking í nógv størri mun og eisini eg eg veit iki hvusutað eitur men men skrivitulking altso at tað tað verður skrivað soleiðis at tað kann lesa meðan tað verður sagt og eg havi sjálv ongantíð til dømis havt høvi at lært meg teknmál altso tað er ikki nakað sum sum hevur verið serliga atkomuligt hjá teimum sum kanska kundu havtmøguleika og hug til at lært seg men tað er akkurát tað at hava metviti at hugsað sjálvandi kunnu vit altso vit vit kunnu heldur ikki alt men tað at raðfesta tey tingini sum hava størst týdning fyri atkomin hjá flest møguligum borgarum haldi hevur ótrúliga stóran týdning og har kunnu vit gera øgiliga nógv og tað er ikki alt sum er so trupult at koma til sum sum sumt er
so er tað edvard jakobsen
takk fyri hara formaður tað sum tað sum eg gleðist um hesum málinum eisini tað er tað at vit hava altso skorstarki vilja frá øllum frontum eg veit ikki tað virkar bara ver eiliga tungt at gjøgnumføra hata og og tað er faktisk tað sum harmar meg mest og vit hava tað púra man sigur konkret í samgonguskjalinum um at seta í talsfólk og visti mann hyggur í fíggjarlógini so eru nokk so nógvar játtanir sum sum styllisliga hækka innan fyri hesi ymsu økini so at tað virkar sum at ati mann roynir at gera tað brúkligt fíggjarliga fyri at fáa tað bera til men tað vísir sega vera tungt at fáa eitt talsfólk sum sum kann arbeiða við hesum málinum sum kann seta orð á lógir og sum vit skuldu seta í gildi fyri at fáa yvirhildið og fáa styrkt um hettara øki so so at eg ætli mær øllum førum t vit sum er í samgongu og hava sett tað tær í at finna út av sman sigur í morgin semn annan dag hvar ið i máli liggur fyri at fáa útynt tað sum vit hava

ja takk fyri eg haldi tað var ikki so øgiliga langt undan at henda samgongan bleiv skipað tann samgongu siti nú at megd var øgiliga nógv frammi við hesum ynskjunum um eit taldsfólk og tí var fegnaðust tey á megd og tað gjørdi eg eisini um at tað kom í samgonguskjali hjá borgarligu samgonguni og tað er sum eg eisini nevndi í áðni eina orsøk til at e havi tikið tað fram nú tí at tað ikki er komið enn eg havi spurt meg fyri og a roynta at funnið út av hvat er egendiga hent á økinum og sat eftir við tí teiri kensluni at hetta er onkursvegna dott niður ímillum tí at tað lukkaði so ikki mær at finna út av ein gong hvat fyri at landsstýrisfólk áttu málið og tað sigur mær so mikið sum at mann er ikki komið serliga langt við tí men tað góða er til edvar jacobsen gjøgnum formannin tað er at eg trúgvi ikki tað pjøvist at taka serlga langa tíð tí megn hevur hugsað tær ígjøgnum grønlendarar hava hetta her tey hava sett ein ein ein tastmannaskipan á stovn og tað finnast líknandi skipanir aðrastaðni so og eg kann hvussur lova at at samgongan skal fáa allan stuðul til at fáa hetta framt frá okkum tí vit taka jú eisini fult undir við tí og tí tí vit hava lagt uppskotið fram takkfyri
ja tak tað eru ikki fleiri sum hava biðjað um orðið orðaskifti er enda og málið verður beint í trivnaðarnevndini so er bara framløga eftir á skránni eg skal boða frá fíggjarnevndini hevur lagt álit fram í løgtsmál nummar tveyogfýrs tað er uppskot ti løgtslóg um broyting løgtslóg um skatt av reiðaravirksemi og fíggjarnevndin lagt álit fram í løgtsmál numar einoghálvfems ð er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um áseting av skatti ásetingarlógin og fíggjarnevndin her eisini lagt álit fram í løgsmál nummar tveyoghálvfems tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgslóg um tíðaravmarkað avgjald á ferðandi við komu til føroyar ger leinging av tíðarskeiðnum avferðandi skulu rinda avgjald er komi til føroya hesi málini verða so viðgjørd á ein seinni fundi tað eru ikki fleiri mál til hendan fundin og tingfundur verður aftur mánaðdagin fimtanda mars klokkan tíggju tá er skráin henda fyrsta viðgerð av løgtslóg num marin níggjuoghálvfems tað er uppskot til løgtinslóg um broyting í løgslóg um tilbúgving tilbúgvingarlógin og har stendur í parantes heimild at skipa kommunal tilbúgvingarøki stovnseta ein vakt seuntral skipað kreppuráð og átaksráð og gera tillagingar síðani verður fyrsta viðgerð av løgsmáln nummar hundrað tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um sjófeingi sjófeingislógin tað er heimild hjá landsstýrismanni at krevja rættindahavar eftir upplýsingum og at taka veiðurættin aftur strika treytina um veiðiloyvi og fiskiloyvi í bólki fimm í sambandi við ávíslag av vinnuligum royndum og verkætlanina ávíkavíst fyri royndarfiskiskap og vinnuligar fiskir royndir síðani er fyrsta viðgerð av løgtsmáli nummar hundrað og eitt tað er uppskot til ríkislógartelmanin um at seta ígildi fyri føroyar annordning um ikrafttretivu forferðurina av lóg um betalingar fyrsta viðger av løgtsmáln umar hundrað og fýra tað er uppskot til løgtslóg um broyting í løgtslóg um fuglaveiðu við meira heimildar skjóta grágás treytir fyri at fáa loyvi til tess ásetingar um kanningar og vísindaligar teljingar og lógartøkniligar og málsligar rættingar og fyrsta viðgerð av løgtsmáli nummar hundrað og tvey uppskot til løgtingslóg um at seta úr gildu lóg sigdini til aftlætti utarbeiðils av niðursgøtu o panteregistri pá ferðaørini og tað síðsta málið sum við kemur til viðgerðar mánadagin er løgtsmál nummar hundrað og trý fyrsta viðgerð uppskot til løgtslóg um økisnøvn á internetinum net økis navnalógin stendur í parantess og framløgu er eisini á skránni so er hesin fundur lokin